so er tingfundur settur vit fara til skránna í dag sætta apríl og tað fyrsta á skránni í dag eru ófráboðaðir fyrispurningar og teir tað kann vera ein tíma og vit gera so vit plaga vit byrja við tí størsta flokkinum so víðari og talutíðirnar rokni við tey flestu minnast men tað tað kann eg endurtakaa tað er fyrstu spyrjarinir sum fær ein minutt at spyrja í ein minutt at spyrja enn og so fær landsstýrismaðurin svararin tveir minuttir so kunnu onnur fáa ein minutt í part og so fáa spyrjarin svarað ein minutt til síðst í part tað er ófráboðaðir fyrispurningar og teir kunnu hvør spurningur kann vara upp til tíggju minuttir s so fara vit undir spurningarnar og tann fyrsti sum fær høvið at spyrja er fólkaflokkurin og tað er elisabet mercedes
ja takk fyri harra formaður hesin spurningurin er til landsstýrismannin í mentamálnum jenisa rana havantí huga at hendan samgongan er ein avrikssamgonga ætlaði eg at spyrja landsstýrismennin u mentamálum um húsahaldsskúla føroya sum liggur í klaksvík og er ein modernaður og kreativur skúli vit vita øll at hesi skúlin hevur ligið í stoypsskeiðinum meira ella minni í áravís og spakin er ikki settur í enn tí hesin spurningur ella spurningin klakskar kommuna og bústaðir hava givið grønt ljós til sáttmála við arbeiðstakara kann gerast hvat sigur mentamálaráðið í rindarhelvtina av skúlapartinum einogtjúgu milliónir nær kann mann vænta at bygningurin ella byggingin kann byrja

rðið gersuvæl hatta var eitt sera hóskandi navn tað vil eg siga avriksamgongan ta tað kann eg bara takka fyri samgonguna vegna annars viðvíkjandi viðvíkjandi húsarhaldsskúlanum so kann eg heilsa og siga at eg haldi at tað er so gott sum at vera komið komið á beina leið í hvussu í síðstu viku tað hevði fund viðleiðslan fyri húsarlsskúlan sum jeg verðu e sjálvsognarstovnur og okur bóðu um at fáa øll skjølini tí tað er rætt sum elspett mersedes gunlegsdoktur sigur atbæði bústaðir og klaksvíkar kommuna siga at tey eru klár at fara gongd og okur bóðu sum at fáa øll ty skjølini sum okur mugu líka fáa tí at hyggja ígjøgnum og eftirkanna áðrenn okur kunnu fara ok geva loyvi til at byggja men hetta kom jú í drað av teirri orsøk at tey fyrstu tilboðini tey vóru væl hægri enn mann hevði væntað og okur hava jú royndir frá seinastu árinum at okur hava tað er lætt at rena seg í eina byggigølu og tað tað ynsktu tey ikki og tay ynskj okur heldur ikki í ummr tað er bústaðir sum betala triðingin teir hava jú rúmini sum tey tey ungu skula illa tey á skúlanum skuldu búgva í bústaðarpartim og meðan klakska kommuna og ummr hava skúlapartin og okur ynsktu ikki at okur skuldu rena okkum í eina fíggjargølu men tey hava so givið grøntljós bæði bústaðir og og klakska kommuna nú skulu okur líka fáa tíð til at eftirkanna øll skjølini og tað skuldi ikki tikið í nógvar vikur
so tað verður skjótt ja so er tað onnur sum kunnu fáa
orði beini johannesen takk fyri harra formaður t eg gleðiligt a hoyra at frá landstýrismonnum at nú er mann endiliga komin har til at mann kann fara í gongd tað hevur tað hava verið nógvar forðingar í hesum her haldi ikki at landið heur líkasum verið tað sum hevur verið ein forðing er alsfælt við frá landsstýrinum av so e aldtað øgiliga gleðiligt at bæði skúlin og eisini hesar lestraríbúnar kunnu fara í gongd nú so vónandi er tað allarsíðsta at tað fæst áv vegnum sum skjótast so at mann kann fara í holt við ett her tí t hetta er verður lagið og bíðað nú í
e langa tíð takk fyri hara formaður
mikkelsen harra formaður tað rætt sum landsstýrsmaður sigur at tað steðgað eitt sindur upp tí tað kostnaðurin var væl hægri enn tað sum hann hevði roknað við samráðingar hava verið nú við onnur feløg tvey kvinnufeløg swítwein og skúlin sum eru bygdir av einum sjálvsaknarstovni hevði tann trupulleikan at at tey sleppa ikki undan mmig og tí hevur fíggjarnevndin mælt til og og løgtingið játta eina upphædd sum lá um fýra fimm miliónir soleiðis attann parturin kundi sum fer í landskassan áv emvig kundi so stuðlast av nýggjum aftur og tað verið væntandi eisini gjørt tvey tey næstu árini soleiðis at tað kemur fíggjarligat hanga
saman og skúlin kann fara í gongd
so er tað syri stenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er gott ati tað kann koma á gongd á málið um húsaváðsskúlan tað er ein sera góður skúli kikkie kal siga at ta g ava sjálv gingið har síni tíð tað eitt gott mennandi tilboð fyri ungdómar spurninguin er nær tað akkur sum kann fara í gongd og um alt hetta her er komi upp á pláss við esínum næmingabústøðuna sum okur vistu at bústaðir eisini arbeiddu við um tað er partur av av tí heila og um hann eisini er samdur har norre um hvar skúlin skal liggja tí tað virkaði akurtsum var tað einaferð bleiv eisini ein ein trupulleiki um um staðsetingina um tað er komi up á pláss tann parturin
ja so er tað steffa
fann klein poulsen ger sovæl ja harra formaður hetta við atlandið fær mvege aftur og og harvið betala nógv minni part og kommunar betalas størri part í mun til tað hevur tað hevur verið eitt av ynskjunum sum verður borið fram og tað ljóðar til at verða avgreitt nú tað er øgiliga gott og eg haldi er øgiliga gott at at tær fáa nýggjar góðar karmar har húsahálsskúlanum og harafturaft haldi a ter øgiliga góð tilboð nú kennir eg meir tiln eftirskúlanir men tað at mann býr á staðnum eru eisini øgiliga mennandi fyri næmingarnar tí haldi at húsaháðsskúlin er eitt øgiliga gott spennandi tilboð uttan at kenna tað í detaljir og og ivist ikki í at at hesir nýggi karmarnir koma at gera tað
mikið meira spennandi ja
edva jacobsen nú bleiv tað sagt takk fyri harra formaður øat tað var ein ein avríkssamgonga og tað haldi mann hevði sæð í nógvum sum er hent hesi árini og eg fegnist eisini um at tá mann setur sær nøkur ting út í korti eitt nú húsaesskúl at tað so verð gjøgnumført til stóra gleði fyri tey sum ynskja tann smansigar at fara í tann rætningin so so tað er spennandi átak líka sum aðrir skúlar eisini eru sum sum líkasum eru komin í gongd í aftur
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið tað er elisabet mercedetils skunnlustóttir
ja takk fyri harra formaður at tað var eitt sera hugaligt svar og øll vita tað at tað sum mær dámar øgiliga væl tit síggja úrslit og sum eg skilji á landsstýrismanninum so tekur tað nakrar vikur tá eg til tey hava kannað skjølini og so er leyst og liðugt so so er spakið settur í og eg hevði hugsað mær og spurt landsstýrismann ítøkiliga hvussu nógvar vikur væntar hann at ráðið hjá honum skal hyggja ella hvørt er hyggjaðist pappírini ígjøgnum áðrenn mann áðrenn landsstýrismann fer norður um og setir spakan í og eg haldi eisini at hetta er eitt sindur spesielt haldi eg at mentamálaráðið bústaðir og klaksvíkar kommuna hava samstarvað og sum eg havi skilt so er tað eitt gott samstarv eg kann bara siga fyri mítt viðkomandi meðan eg varð av bústovum so stóð mann næstan á hondunum fyri at finna pengar soleiðisnar at mann kundi fara í gongd og tað er tað sum eg skilji at øll hava viljað øll mann sigur mentamálaráðið klaksgarð kommuna og bústaðir so harra formaður hetta er hugaligt um eg hevði kunnað fingið ítøkiliga so víst hon tær til hvussu nógvar vikur fara tey at ganga áðrenn tú spakir verður sett
takk fyrija so fær landstýrismaðurin jenus av rana tað seinasta orðið í samband við
gersuvæfyri at byrja við tí síðsta hjá elsbet mersetres gunlesdóttur so er ógjørligt at siga siga eksakt av teiri einfalda orsøk at tað veldst um hvat ið fjølini vísa altso er alt í lagi sum okur hava fingið at vitað munnligt so skuldi tað ikki tikið ta stóru tíðina men alt má vera í ordan fyri at okur ikki skuldu fáa eina gølu afturat okur hava ikki ráð til tað her í samfelagnum øfleiri hava tosað um het her við emvigenum tað var jákupt mikkelsen og steffan klein ella var taðy nvurmeint tað var gott at fíggjarnevndin kom upp í upp í hetta her og og hjálpti til við tí tað takka okur fyri bústaðir tekur sær lestraríbúðunum ja beinir johannesen tosar um r at landið hevur ikki verið ein forðing tað av hevur faktiskt eingin av hinum portini heldur verið tað vera øgiliga gott samstarv hetta verður spennandi tí hetta e ein so týdningarmikil skúli og nakað sum er við at fara í gongd eisini nú á skúlanum tað er at fáa lyktkkkaútbúgvingina upp til einaga
kronomiútbúgving so tað er nógv spennandi fyri framman takk fyri so varð hesin spurningurin avgreiddur vit fara til næsta spurning tað er javnaðarflokkurin sum nú ei torn og tað verður djóni nolsø joensen sum fær orðið
gersovælafyri hara formaður ja hesin spurninurn er til sólvit nolsøe landstýrismann í almannamálum um vit sóu miðlunum í gjár at almannaverkið skal spara og hetta gongur út yvin tænastu hjá borgaranum sum frammanundan hava stórar avbjóðingar at dragast við tí er mín spurningur til almannaráðaran hvat innibera sparingarnar í almannaverkinum fyri borgaran og í øðrum lagi tað eru stórur tørvur á at gera størri oyndir sum skapa betri raksstøvu tænastu í almannaverkinum og hava fleiri serfrøðingar vísta á ætlar landsstýrismaðurin at samla og effektivisera tænasturnar soleiðis at vit kunnu fáa meira fyri pengarnar og eina enn betri tænastu til borgaran

ger sovæl takk fyri ja tað verða tillagingar gjørdar í almannaverkinum í løtuni o har iðeitt arbeiði fer fram fyri at fáa játtanina fyri árið í ár at passa við raksturin og ítøkiliga tað sum mann hevur gjørt er ati mann hevurumlætingin sum hvørt ár er avmarkað hon verður endurskoðað man hyggur nærri at henni og stuðulstænastan verður eisini hugt eftir og har tað ber til fyri at vita um tað ber til at gera broytingar í henni men har er tað sum ein setningur har tað letur seg gera sum er nokk so avgerandi og so er tað eisini átøk sum viðlíkahald mann eisini hyggur eftir ikki tað at mann steðgar við viðlíkahaldið tað ger mann ikki tað er jú ikki pendsiksmss o tað jú tað fær mann egeinki burtur úr men at mann setir virksemið kanska niður har í øllum førum hyggur mann at útreiðslunum til viðlíkahald um tað er nakað sum leg seg gera har eisini kanska flyta okkurt til næsta ár sum annars skuldi gerast í ár men so eru tað aðrir aktivitetir sum vóru íl aktivitetir so er tað um átøk fyrjøkr ta orðið sum vórðu planløgd frammanundan sum nú verða framskundaðin ávísanun millum annað tað sambýlið sum man hevur tosað um skal latast aftur tað hevur verið í tað hevur verið ein ætlan sum er verið arbeitt við í eina tíð og har eru tað so tveir eldri borgarar skullu flytast í annað og betri tilboð enn tað sum teir hava í løtuni tí sundsvegur har sum teir eru nú er ikki bygt til tað endamáli og tann ætlanin verður so framskundað og ítøkiliga so skal mann so kanska endurskoða ætlanirnar við húsunum við tí eldrahúsinum sundsfeginu um tað er nakað sum mann skal skifta aktivitet skal mann brúka hana meir og so víðari so nógv av hesum eru ella sumt av hesum eru eisini tillagingar sum vórðu ætlaðar frammanundan sum ú vera framskundaðir takfyri
ja so er tað onnur sum
kummu fá orðið fyrst er ta siristenberg ger suvæltakk fyri harra formaður ja eg fekk svar upp á ein grein tveyoghálvtrýss spurning í gjár har landstýrismaðurin vísti á at nú fór mann at gera sparingar í almannaverkinum øog tað var umlattingin sum skuldi skerjast eg meini at tað bleiv sagt onkurstaðni her at tað at fór at raka umleið hálvfjerðs fólk eg veitkksum lanstýrsmaðurn kann siga eitt sindur nærri um tað talið av fólki og eisini at mann fór at minka um stuðlarnar og at tað ikki bleiv rúm fyri at taka fleiri borgara inn í skipanina og tænastustøðið generelt kundi lekka so mín spurningur er hvussu altso fyrst og fremst hvussu tað kann henda í so góðum tíðum tað er so tað tað er men hvussu nógv fólk tað rakar og mann kann siga heilt ítøkiliga tann metingin sum er gjørd hvussu nógv fólk kemur at raka og hvat tann eykajáttanin sum liggur í tinginum nú fer at bøta um um tað ger hon tað at sparingarnir fara burtur ella ger hon tað at tær standa við statvek men at beir ikki nýggjar skula fremjast afturat hesum her

jaso er tað rósu samuelsen grtakk fyri hara formaður tað er einki ivast í at tað kom sum ein ordiligur skelkur fyri nógv fólk tað sum gekk fyri seg í gjár bæði fyrispurningin hjá siður stenberg og tað sum var út av í viku ígjárkvøldið tað eru fólk sum hava sum er avvarandi hjá fólkum sum eru rættiliga rættiliga illan fyri sum eru noydd tí at vit ikki hava nóg góðar tænastur tí tað er noydd vit ikki t hava tey tilboð sum skulu til sjálvi at bróta svøvn nátt eftir nátt viku eftir viku og sum nú skulu verða hótt við at ikki at fáa umlætting attað hoyrir ongastaðni heima í einum nútímasamfelag og so slekt igki her hjá okkum so eg vóni at landstýrismaðurin tekur hetta aftur ongantíð fár skjótt og finnur sparingarnar onkra aðrastaðni har tað ikki rakar tí einkølta familjuni sum eru

jóhannes joensen ja takk hara formaður ja vit fáa konstatera fleiri ferðir at vit eru eitt av heimsins ríkastu londum kanska heimsins ríkasta land og allíkavæl so mugu vit gera sparingsátøk á inaðrella á tænastum á almannaverkinum og tað er undarligt at síggja at fleiri ferðir saman at tænasturnar er betri í grannalondunum en tar er í føroyum tað má vera tí at hetta samfelagið má vera rættiliga dýrt at reka ella vit dreka tað pp á einlanna máta ikki skynsamt tí at tað kann ikki passa at vit eru eitt av ríkastu londunum í heiminum allíkavæl hava vit ikki ráð til at taka okna av teimum sum treingja og tær tænasturnar blíva bara verri í verri tað má vera okkurt gerast skeivt tí eigur mann í øllum førum at hyggja eftir
hvat er við sjónskapinum
helgi abramsen harra formaður vit viðgjørdu fíggjarkarmar í gjár og tá bleiv nógv tosað um hett her at vit mugu rationalisera tingini vit halda aftur í útreiðsluvøkstrinum so kemur ein sparing her upp á fimm prosent í trivnaðartænastuni og taðsm má færa at vita ti er tað at hetta kemur at raka hálvtrýss til hundrað brúkarar og so baa spurningurin er tað rætti mátin at gera ta uppá altso v vit mugu halda aftur í útróðsluvøksinum vit noyðast at efektivisera tingini men spurni eg bara er hetta rætti mátin vist tað passar at fimm prosent sparing rakar hálvtrýss til hundrað fólk tí haldi g man skal ansa eftir øgiliga væl eftir at mann ger tey røttu tingini soleiðsnar at mann kann halda aftur í útvórsluvøksinum uttan at tað rakar alt for nógv fólk
takk fyri síðahannera
sbett mersedis gunleysdóttur gersuvæl ja takk fyri harra formaður í desemburmánað tá samyktu vit fíggjarlógina og tbleiv fíggjarnevndin tók og skar nakað av men tað var ein buffar tað var hetta her við at vusu ið fólk fingu heila skaða blóðproppahjarnan ella heilabløðing ikki vórðu fullfør at mann var klárur við ati tey kundu koma inn í almannaverkið og fáa hjálp og nú er so landsstýrismaðurin her í dag ella í gjár og biður um ein eykajáttan og eykajáttan er upp á fjúrtan milliónir krónur altso tað er ikki smávegis sum almannamálaráðið fær í játtan við setta fer ígjøgnum og tá ið tað kemur til bygbyggingar so eru trýogtretivu milliónir játtaðar her til at gera eldri ella bygningar sum eru illa ikki væl fyri um at teir verða dagførdir so her eru nógv sumi eru vendi tann rætta vegin men fara at spara hjá teimum sum hava mest brúk fyri tí tað skal mann ansa
øgiliga væl eftir
edva jacobsengersuvæakk fyri harrar formaður eg má siga tað tá ið sá hatta svarað í gjár altso eg bleiv totalt skelkað tað má eg siga og yvir orðingarnar í tí at skula skerja ásng hjá allarallartungastu borgaranum og minka um stuðlar tey sum knossa hvønn eg við einasta dag bara fyri at fáa tilverin at hanga saman hvar er annað hvar er loyðslubygnaður hvussu fær mann bara har sum garðrin er lækstur fyri at fáa tær at ganga upp visti tað er at tann játtan eykajáttan sum kom nú ikki røkkur ja so máta ein broyting til fyri at hon røkkur til at mann ikki skal skerja umlætning hjá okkara tyngstu borgaranum fyri at fáa eina so stóra játtan at ganga upp tá haldi eg at vit kunnu finna milliónir
á onkrum øðrum stað takk fyri harra formaður ja ogso
fær ruttvang eisini ði gersuvælja her síggja vit avleiðingarnar av manglandi fíggjarstýring sjálvandi skuldi henda samgongan tá ið hon legði út við at minka um úrslitið hjá landskassanum við hundrað milliónum frá fyrsta degi tað var tá mann skuldi hugt eftir hvat kemur hettar at kosta aðrastaðni í samfelagnum og nú síggja vit bara fyri at fáa nakrar fáar milliónir inn aftur so skulu tey allar allarveikastu bøta hetta er úrslitið av vánaliga
har fíggjarstýring enn einaferð ja so koma vit aftur til spyrjaran og tað er djóni nolsø joensen
ger so væltakk fyri harra formaður og takk til landstýrismannin fyri svari sjálvt um eg als ikki skilji hesa raðfestingina sum fleiri av tingfólkunum eisini hava vera inni á í spurnagarundini so so so má egeinafer siga tað at at at almannaverkið hvørja ferð verður brúkt sum tað fyrsta tá ið tað skal sparast tað tað er tí vit hava nógv onnur ráð og sum tað koma eisini fram í í viðgerðini í gjár so so skal almannaráðin til ein hvørja tíð sitandi skal hvørja ferð líkasum standa har og og skal forsvara svítt tað tað er tað er tað er ikki rætt vit hava vit pressari familjur at gera har sum hava hava neyðugt andhol fyri at yvirhøvur at kunna virka sum familja sum sum nú verða skerd í í umlæting tað kann septs iki góðtakast í tvey túsund ogtveyogtjúgu tað er ikki ókey tey tey tey tey skulu tey brúka hetta andarholi í umlatingini um summarið til at fáa til at fáa lív til restina av familjuni og tað fáa tey ikki eingongd nú so hettaher er hetta er púra púra skeivur máti at gera tingini uppá haldi eg
takk fyri vælkomin ja og so er tað landsstýrismaðurin sum fær síðsta orðið
sjálvi nólsoyar svølvja takk fyri tað er eingin ivi um tað at tá ið fimm milliónir vørur skornar av játtanini til almanverkið at og mann sær at átøk sum verða gjørd samsvarandi tíð raka hart og tað slepst tíverri ikki undan at tá mann ger eini niðurskur so verður onkur raktur raðfestingina kann mann ikki málaði altíð diskutera eingin er glaður fyri at gera nakað sum helst við almanverki tað sum eg haldi tørvur er á tað er at fara og hyggja av tyrumum til einspurning sum gjónum álsoyarum sett at byrja við tað er at fara og hyggja eftir hvat kunnu vit gera við almanverki fyri at tryggja tær nógv betur framvegur framtíðartrygging av almanvirkjuna haldi eg er alneyðug og mann hava eina luft í skipanini sum ger tað at sum millum annað leggur upp fyri sovorðnum støðum sum mann er í nú so at sann mann sleppur undantíð í framtíðini tí at samstundis sum hetta sum sær nú so sær mann eisini tað at tað verða alsamt fleiri borgarflongur erhin í skipanini sum hava ein nógv størri og samansettari tørv ár undan árið og har veksur tørvin eisini øgiliga sjálvt so har eru øgiliga grundleggjandi ting í almanverkinum vit eiga sum samlaðar politisk skipan at fara hyggja eftir og tað arbeiði eg ætli eg mær at fara undir
og tað er partur sett í verk takk fyri ja takk fyri so varð hasin spurningur svaraður vit koma til næsta spurningin er ja tað verður so sambandsflokkurin sum í tørn at spyrja og sámal hannu løgberg fær orðið

hata hendan málað kundi mann spurningurin eg kundi mann havt eitt eitt avgjald á ótilvirkaðum fiski sum fer út soleiðisn av av landinum fyri atja tað var tað tí er tíverri bara ein minuttur so er tað tveir minuttir til landsstýrismannin
jger sovæl orni skoli takk fyri harra formaður takk fyri spurningin øfyri tað fyrsta eg haldi eg bginni við at svara tí allarseinasta sumsamal hannes løgberg var inni á eg haldi ikki at tað eru nøkur skandala atvirkja sandi hevur keypt útlendskan fisk at virka eg haldi faktiskt tað er ein sallskynssøga tað er fantastiskt at føroysku vinnuna megnar at fara í útlandi at keypa feskan fisk og virkan í føroyum bæði feskan astuter keypa feskan men teir keypa eisini frystan fisk sum verður virkaður í føroyum tað eri við til at stabilisera og tað er við til at tryggja at føroysk virkir hava støðugt arbeiði so so tað er fantastiskt til spurningin um avgjald so má eg siga at eg haldi tað hevði verið fullkomiliga skeivt at fara inn á tað tað er ein í mínum høvdi ein ein tankagongd sum sum er sum er skeiv sum bara ger at vit vit upp á ein ella annan máta ger ein kodda tað er nógv betur at vinnan sjálv megnar at skapa sær tær tær umgevisina ella tað við at tær klára at skaffa sær tær ráðuruna teir hava brúk fyri soleiðis sum teir hava megnað nú vit síggja millum annað í bløðunum nú virkið inni á hulkið koma út við einum fantastiskum ári í fjør og tað er í øgiliga stóran mun baserað á ráðøri sum kemur úr útlandinum tað at tað fer úr ráður á útlandinum la til útlandið hevur tð altíð gjørt tað er onga ella stórsogabni eg haldi eg kenni tølini í nøkulunda veinum tólv ár aftur í tíðina og myndin er stórsað tann sama tað er á leið eini tjúgu fimmogtjúgu prosent av toskinum sum fer á landinum taðhevur tað gjørt í øll árini tað er umleið tríggjar fjórðingar av hýsuni sum far á landinum ta hevur tað eisini gjørt øll árini og tað er ein øgiliga lítil partur av uppsavninum kanska millum eitt og eini fimm prosent ella svorði o uppsavn sum fer á landnum tað hevur tað gjørt í øll árini so so har er eingin broyting í so máta broytingin er at føroysk virkir nú hava megnað ella megnað í nógv størri mun at gera brúk av tí ráðurjinum teir fáa úr útlandinum og tað haldi eg eri faktiskt ein øgiliga gleðilig sitivatión tað er tað vitnar um at kappingarføri hjá føroyskum virkjum er gott
og tað haldi eg vit skulu fegnast um ja so er tað onnur sum
fá orðið fyrst er ta billjustinsen ja eg haldi ein áhugaverdur spurningur eg haldi t visti man vendir eitt sindur við so kann mann kanska koyr han víðari til landssýrismannin og spyrja landsstýrismannin hvussu hann sær upp á at mann kanska koyrir stuðul inn í hesa skipanina at innflyta fisk úr norra at virka í føroyum fraktprísirin eru blivin øgiliga høgir og tað hevur gjørt tað at millum annað sandoyn siðfoot hevur í onkrum førum valt ikki at flyta fisk inn tí at fraktprísirn er blivur so høgir nú orsakað av støðuni í heiminum men hetta er eitt øgiliga gott íkast til føroyska búskapin hetta er øgiliga gott fyri tey fólkini sum eru knýtt at flakavirkinum tey hava støðugt arbeiði og tað gevur vinning til hesi virkini ogmannkann taka taka tikið a løgið at tosa um stuðul men eftir einum øgiliga kapitalkrevjandi vinna og saman við tí so haldi eg at tað kundi verið áhugavert at viðgjørt júst tann spurningin um tað ikki hevði verið rætt at fari inn og givið ein stuðul til at
ja so er
ber tað bjørt samuelsen tað heverið gott vist úhan var friður í tingsalinum gersæbjørt samelsen takk fyri landsstýrismaðurin hann sigur seg ikki taka undir við at mann leggur avgjald á fisk sum verður útfluttur óvirkaður men eg kundi hugsað mær spurt hann altso hvat hevur mann loyvi til hvat kunnu vit í føroyum altso kunnu vit áleggja gjøld til dømis fyri fisk sum fer óvirkaður á landinum fyri at stuða upp undir at hann verðar virkaðr í føroyum sum vit vita at skapa nógv arbeiði eru nakrir føroyingar tað heviverið ordiliga gott at fingið itt greitt svar upp á tað frá hesum landsstýrismanninum eisini tí at eg haldi ati svarini upp á tann spurningin eru ofta eitt sindur ógreið

ja sára johannes joensen ja eg eri eisini tí fatan at tað er sera týdningarmikið av varðveitsvirkini bæði tí tað er arbeiðspláss sum mann hevur havt í føroyum í allar tíðir kann mann siga og at hesa arbeiðsplássini hava eina vitan hesa fólk sum arbeiða hava eina vitan og ein kunnleika til fiskivinnu og flakavinnu sum vit missa við sínum við mann ikki roynir at halda lív í fiskavafiskum á landi so eg haldi mann skal finna skipanir sum sum gera tað at mann mann kann virka fiskin og eisini keypa fisk uttanlanda frá og sum landsmaðurin eisini segði so hava yvirskot verið eisini hjá fiskinum
nú í farna ári takk fyri
jákop mikkelsen harra formaður hesin spurningurin er áhugaverdur men hann er eisini kompleksurast tí at tú kanst gera gott við stuðli men tú kanst eisini gera ringt við stuðlin so tað er ein diskrussión sum kanska ikki hevur eitt úrslit men g hugsa eisini um hetta her at vit hava eina fiskavirkis skipan har vit betala fyri í studningi til tey sum arbeiða tí tey ikki arbeiða og tá hevði tað verið nógv sunnari at mann segði at vit lata teir pengarnar til virksini soleiðis at tey kunnu skapa arbeiði og skapa framburð og skapa meirvirði tað kundi kanska verið ein e eein partur sum mann fór t hyggja eftir
survæl
ja so er tað hennrikoldja harra formaður eg hugsai ofta um tað tá mann sendu leingi niður á kaiini at bíða sleppa boða smyrðøl so kenta nokk spesielt út at har komaðiú einm øgiliga rúgva skipum liggja hendan við handavirk sjálvt um tað ljóðar sum at eingi skip er eg og har verða koyrdar konternarar í alt fer í fulltrønarkassan tað koma konternari land við frystum fiski til føroysk virkir í fulltrónarkassan og tað fara nakrar umborðaftur í fulltrónarkassan vð við við feskum fiski úr føroyum tað virkar eitt sindur løgið at mann ikki ikki finnur eina smidligari skipan inn at koyra konternarar í land samtíðis koyrir mann konternararn umborð aftur við sama slapski
er ikki væl organiserað so
edvajacobsen takk fyihara formaður ein góður spurningur sum somohannelognber setur tað kann virka løgið ati um tað so er at fegnast um atn mann fær útlendskan fisk hendanvegn so kann tað virka løgið at mann mann mann mestu møtist í atlantshavinum hvar ið ið fiskur verður sildur uttanlanda og vit fáa henda at mann ikki kundi kundi viðgjørt sín fisk í føroyum vit siga at vit ganga øgiliga høgt upp í at tað skal alt skal í føroyskan keikan men í nógvastaðni er tað eisini ordiliga bókstaviliga í føroyskan keika tá að kemur inn tá vara kortini konternara og so verðtað sent enntá hava bátar siglt teim av langt langt vekk av feltinum fyri at kunna avreiða í føroyum síðani fyri síðani at fara selt út aftur har sum tað kom frá tá vildu tær veri betri at mon kundi lagt upp har sum hann var og og gjørt smitiðarskipanir altso hvussu taðsm skal gerast men men hetta kann virka eitt sindur øvu øvugt í hesin her cotvtíðin ám mann liggur um møtusta á opnum havið
ja takk fyri vit fáa ikki tíð til fleiri at hava viðmerkingar ella orðið og nú fær spyrjarin norðu aftur tað er sámal hanne lognbergja

frakprísurin er ógvuliga høgur í løtuni jg allarhelst hakkani so er tað landsstýrismaðurin sum var orðið árni
takk fyri harra formaður fiskur sum er komin á kaiina í føroyum har er tað eingin ivi um at visi føroysk vinuna er kappingarfør so hevur hon ein kappingar fyrimun at fáa fatur í tí fiskinum so vissu tað er soleiðis at onkur annar keypari sum kanska sita niðri í bullonj ella onkur situr niðr í týsklandi ella eg veit ikki hvat klárir at betala meira enn tann føroyska vinnan fyri tann fiskin sum stendur í kassun á kaiini í føroyum so er so er føroyska vinnan ikki kappingarfør so so eg haldi at tað fari inn og og gjørt tað við avgjaldi soleiðis at mann mann gjørdi tað ófortaraktit at flyta tað av landinum ella við at betala stuðul tað hevði vent púra skeivt tað hevði ikki gjørt føroyska vinnu meira kappingarføra eg haldi at tað sum g segði í áðini at tað vitnar um at føroyska vinnan er kappingarfør tá ið hon megnar at fara út á altjóðarmarknaðin og keypa fisk inn til virkjuni hjá sær sjálvum og harvit framleiða
takk fyri hasin spurningurin er avgreiddur vit fara til næsta spurning og tað er tjóðveldið sum eigur teir og tað verður hervør pálsdóttir sum fær orðið
ger suvæl takk fyri spurningurn er til kalio holm johannesen landstýrsmann í heilsumálum hvit øll fegnaðust fyrst í mars tá ið neyðtøkutilbúgvingin opnaði á landssjúkrahúsinum tað er nakað sum mann hevur arbeitt við leingi eisini tvørtur um samgongur ella landsstýrið tað gjørdist tó greitt nokk so skjótt at tilbúgvingin var ikki heilt klár tá hon ápnaði og síðani hevu tað eisini verið frammi í miðlunum at mann at kenslan hjá summum var at mann hevði trýst opningina ígjøgnum av tilbúgvingini hóast mannagongdir ikki vóru klárar og at hóast at kreppuhjálpin ella sálarhjálpin ikki varð klár í tilbúgvingini tí eru spurningarnir til landsstýrismannin hví neyðtøkutilbúgvingin varð opnað uttan at kreppuhjálpin og sálarliga hjálpin var við í tilbúgvingini og um hesi viðurskifti
tí eg komin upp á pláss nú ja og so er tað maðurin má trýsta á fyrst kailio
rsja takk fyri harra formaður øh neyðtøkutilbúgvingin er nakað sum vitav snakkað um í eini tjúgu ár og eg veit at tað bleiv arbeitt eisini í tvey túsund og sekstan við einari neyðtøku tilbúgving tá varð sálarfrøði ikki inni í myndini hari eg fingu at vita øh eg havi allantíð hildið at sálarfrøðið skal vera við í tí tilboðnum eg fekk at vita frá leiðsluni á landssjúkrahúsinum at hon var við tveir ela tríggjar dagar áðrenn vit gjørdu hatta her øh so beint áðrenn vit høvdu ein tínvso knappligan var eitt ella annað galið so var hann ikki við tað einasta eg havi sagt ha sagt tað at syrg fyri at sálarfrøðishjálp er tøk og finnið út av tí innan fyri nakrar dagar at hon er tøk og tað sum eghvði fingið at vita síðani tað er tað er at at har eru broytingar at har eg hava verið tilboð við sálarfelishjálp og eg haldi er øgiliga viktigt at vit nú tosa hesa her neyðtøku tilbúgvingina at vit tosa væl um hana og at vit hava allar tænastur við so at eg eri púra samdur at tað skal vera ein partur av tilboðnum og tað var eisini tað sum eg fekk at vita áðrenn tað bleiv kekt aftur men nú havi eg givið boð um enn einaferð at hon skal vera við í hesum tilboðnum her og peningur er settur av til sálarfrøðishjálp upp á hetta tilboðið her so at eg haldi at eg havi gjørt alt sum eg kann fyri at tilboðið er so gott sum møguligt so at eg gleðist nú um at vit eftir tjúgu ára prát hava fingið stáplað eitt tilboð upp á beinini sum sagt í tvey túsund og sekstan bleiv arbeiddur við teg eisini og tá varð sálarfrøðishjálm slekkið við í tí so at
er í lagi sum eg havi fingið at vitajso er tað onnur sum kom fáorðið fyrst er tað
rósa samuelsen ger so væl takk fyri svarið at vit nú fáa eina fulla tilbúgving tá tosa um neyðtøkuoffur tað nyttar ikki at seta eina tilbúgving í gongd har sum bara kanningarparturin er vissu ikki viðgerðarparturin fylgir við tað sama sum at ganga við einum beini so at eg gleði seg yvir at tað nú verður gjørt sum eg skilji á
svarinum hjá kai laoholumni hanesen
jaso er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja at eg haldi gott vissu hetta er komið upp á pláss eg vitkiu um lansstýrismaðurin kann gera eitt sinur greiðari at siga um tað altso um tað er komið at virka ella tú ikki sikkrt het verið brúk fyri tí til víðari men tneyvan men tað ljóðar hvørfalt sum boðini eru farin men bara mann færa at vita um tey fari um tað í ordan tað er rætt at ta eur erðu arbeitt við hsun her í fleiri ár og tað hevur ongantíð verið arbeitt politiskt altso ta hevur bara verið fakligt tilmæli sum e ligi í grund so vissi vissi tað ikki verið í árum so e tá tía han ikki hevur koyrt tað í frá fakligari síðu tað heur ongantíð verið illviljið politiskt nakkrantíð haldi g frá nøkrum ímóti hesum arbeiðinum men tað hevur verið at hava verið í øgiliga stórar avbjóðingar við at fáa nokk av gonikologum og tíbetur er tað komið upp á pláss ogtað er tað sum eg fór setningufr at mann fær tey at rigga eitt sum eisini kom fram í sambandivið hetta her tað var at at tað var kanska eitt sindur misnøgd við at gonøkologiska økið var flutt til børn og ung er tað er tað ein trupulleiki ella ella er tað nakað sum sum bara er trupult at broyta tá ið mann ger broytingar í bygnaðinim ella er tað nakað sum mann
ja og so
takk fyri ja tað er sjálvandi gott at mann at mann raðfesti størireina neyðtøku tilbúgving men eg haldi attað er al vorligt tá ið tá ið starvsfólk melda út at tað ikki hevur verið tað arbeiðið aftanfyri sum ann sum starvsfólksnistótí á langshúsinum skuldu vera aftanfyri og at kreppuhjálpin sostatt ikki er ein partur av tilbúgvingini eisini tað attað verður sagt at at tað sum problemið er tað millum annað takin glogiska økið er niðuraðfest undirmanna og undirnormera
tað haldi eg er rættiliga alvorligt takk fyri harra formaður
har gera væl takk fyri har formaður ja eg haldi hetta er sera gott tiltak sum karl johannesen hevur fingið stáplup á beinini sjálvandi øll byrjan kann vera trupul og í hesum førinum so víst tað ikki kanska at tað var onkur mangul við tá ið hon so skuldi tryggprøvast fyrstu ferðirnar men tað er ikki tað er ikki ónormalt at sovorðið nakað hendir so eg haldi at keili johannesen skal hava stóra takk fyri at hann setar tað arbeiði í gongd og vónandi kemur tað at fungera til frestillandi fyri eftirtíðina
dankar ja so er tað spyrjarin aftur har vóru pálsdóttir
gersuvæl takk fyri at eg skilti landsstýrismannin soleiðis sum at teir manglarnir í neytøkutilbúgvingini eru komnir upp á pláss men eg haldi landsmaðurn var kansk eit sindur ógreiðir sum kanska hann kann gera tð itt sindur greiðari um um tað manglarnir altso mannagongdirnar og og kreppuhjálpin er tað partur av tilbúgvingini nú tað er ræðiliga viktigt at tilbúgvingin virkar faktiskt hundrað prosent frá hon verður opna tí at hetta er ein tilbúgving sum skal takast ímóti neyðtøku ofrum sum hava útsett fyri eina so ein so krenkandi støðu at tey mugu móttakast væl og eg haldi at tað sum hevur verið frammi í miðlunum hevur verið øgiliga syrgilig eft øgiliga øgiliga øgiliga keðiligt at en ein sovorðnu støða uppstendur so tí er tað øiliga viktigt at at allir hesir lutirnir eru upp á pláss soleis at mann eisini byggir beinanvegin móttøkuna
plagar væl frá grundini ja og so fær landsstýrismaðurin kai leo hb hansen tað seinasta orðið samband við
ndasurningingersvælja altso vit hava verið samd um at seta eina neyðtøkutilbúgving á stovn trupulleikin tá var gynokologar tað var tað sum var trupulleikin tí kundi hon ikki setast á stovn tá tosa mann ikki um sálarfrøðligshjálp akkurát tá síðani hevur mann tosað um at fáa sálarfrøðishjálp inn í tilboðið eisini og tað eru soleiðis tað eru ikki øll sum vilja sleppa at tosa við sálarfrøðing tað eru øgiligan ymiskar søgur tá ið ein sovorðnun keðilig so ein vanlukka hendir fyri eina kvinnu og eg haldi at tað er viktigt eisini eg haldi at øll starvsfólk kunnu siga sína meining men tá ið tað hevur eitt starvsfólk við túsund fólkum vissu øll fara at rópa upp í est og vest so veru ta ikki nógv skil á tí starvsplássinum framyvir men tað sum eg skilti á lanum so var tað nakað við hvussu mánn føldu seg móttiknan atur tað var eitlana við samskiftinum sum ikki var optimalt og tað er so tær persónar sum eru har úti eisini hava úttalað seg sum hava ábyrgdina av tí men tey hava ikki ábyrgdina av at eingin sálarfrøðiskhjálp var í byrjanini eg havi biðið um at sálarfrøðilshjálpin verður sett á sett á stovn eg veit at onkur hevr fingið hjálp frá sálarfrøði so at eg má bara tryggja mær tað at tað er í lagi
og fylgja við væl og viruliga so tilboðið er har oeg halditakk fyri so er hesin spurningurin avgreiddur og vit koma so til næsta spurning sum og nú eigur miðflokkurin tørv tað verður so billjustinussen sum fær orðið a
gersovæltakk fyri harra formaður hetta er ein spurningur til jenusa rana landstýrismann í uttanlandsmálum vit fingu eina ferðafráboðan nú um dagarnar hvar tað stendur at landsstýrismaðurin skal eina tænastu ferð til tokyo og ørindini eru at undirskriva samstarvsavtalu millum føroyar og japan og eg haldi tað er spennandi at fylgja við uttanríkispolitikkinum í hesum tíðum og teimum frambrotum sum verða gjørd vit hava eisini gjørt eina tilsvarandi líknandi avtalu við amerika og tann avtalan er virkin og amerikanar hava verið her í fleiri umførum og roynt at fylt inn í ta avtaluna her er so talan um japan og eg fari at spyrja landsstýrismannin hvat stendur í avtaluni hvat samstarvið umfatar og hvussu i hetta kann gagna føroyum takk fyri
ja so er tað landsstýrismarisvumfarið orðið jensarana gjørt væl
asamstarvi ella royndum at fáa skipað politiskt samstarv við japan er nøkur ára gamalt eg haldi hatta komu so langt í átjan at mann helt at mann kundi gera eina fríhandilsavtalu men so komu nýggj fólk til í í japan tann uttaringsráðharurin sum hevði verið í føroyum á vitjan sum tá var hann parlamenslimur og japan hevði gott samstarv føroyar sum hevði gingið á odda fyri øllum hesun her hann hann fekk ikki undirtøkur frá millum fiskimálaráðharranuum og japan og og øðrum í japansku stjórnini at at hendan hendan fríaavtalan skuldi gerast og so kom nýggj stjørn til og sum ongan alsongan áhugaði fyri hesunm her men okur tóku so tóttum upp í teir komu til longur desembur nítjan var fundur millum umboð fyri japanesisku stjórnuna og føroyar og tey hava arbeitt miðvíst við at fáa um ikki eina fríhandilsavtalu tí tað veljar tær ikki so ein ein ein yvirskipaðan samstarvskarm og tað er samstarv á øllum økjum fyrst og fremst á á handili men eisini á á útbúgving og og gransking og og ja har er einki markfyri hetta er ein yvirskipaður samstarvskarmur tað sum so hendir tað er at okur fyri fjúrtan døgum síðani okur hava biðið umella okur hava tosað fram móti at fáa hann fáa hendan hersæssa samstarvsavtalana undirskrivaða og tað hevur japanski sendimaðurin í í í danmark eisini hjálpt nógv til við og yrjúrtan døgum síðani so kom eini boð frá teimum um at tey vóru til reiðar at skriva undir og bjóðaði mær til otopyo at skriva undir g tað fari eg so fríggjakvøldið og komi aftur týsdagin tað eru øgiliga strangar restiktiónir fyri at koma har so tað varðu ein stuttur fundur ela tað var ein fundur og
at fáa tað undirskrivað tað var ein stuttur túrur ja takk fyri bjørsha
ena viðmerking takk fyri ja áhugaverdur spurningur fyrrverandi japanski uttanrikisráðharrin sum landsstýrismaðurin nevnir kallast teirru konu og vinnunevndin var jú í japan og vitjaði og hevði fund við millum onnur teirra o konu og tað var ein øgiliga áhugaverdur fundur tí at hesin her uttanrikisráðharrin segði at vskuldu vanliga køinis fara tit aldrin fáa frían sáttmála men eg skal syrgja fyri at eg skal persónliga leggja mína orku í ati at syrgja fyri at tað verður ein frían sáttmánn men mín spurningur landsstýrismaðurin er til mannin landstýrismannin er hvat verða serliga tar altso hvat verður serlig mann hugsar mann kannsamstarva um tí mær vitandi hava tað eitt sindur avbjóðingar við við fiskaútflutningi til japans kann lans
stýrsmaðuin siga eitt sindurmeira um tað
so er tað hennrigold ja harra formaður nú havi eg til feldiga verið teg heldi í støðuga a eg havi sitið erni brúgv við fantastiska fínum radaran japanska radaran teir eru framúr góðir og tí hevði tað verið øgiliga skilagott við tá ið landsstýrismaðurin allíkavæl fari yvirt í japan og spurt um tað ikki bara til hjá teimin at set tar radar upp so mann ikki skúpdist við teg enn tvey trý ár afturat nú hæstar tað eftir hondinin nokk so rímiligt teir eru fantastiska fínir radarar so tað hevur gott at tikið tað við eisini strmann
man fer so langan veg
høgrija harra formaður eg kenn eit sinr il málið undir undanfarna uttanríkisharra poli mikkesen s m arbeidti nógv víísmálinum og eað spurdi tas fiskimálaráðharið altso veit landstýrsmaðurn meira at siga um tað er semja í millum tey ymsu ráðini í japan um hvussu mann kann fáa eina eina fríhansavtalu í lag tí sum eg minnist uttan at siga ov nógv so var tað eitt ávíst sríð millum uttanrikisráðið sum var nok so positivt meðan jjapanska fiskimálaráðið var minni positivt so um mann kundi sagt nakað
um um tað er nakað nakað nýtt har í mun til ta stjørnina sum nú siturja so fær spyrjarin norður aftur billjustinussen
ger so væltakk fyri harra formaður ja fingu eina frágreiðing um tilgongdina í hesum og at eisini sjálvt slíkt sum hetta er tykist at verða nokk so persóns relaterað soleiðisnar sum bæði jensarana og bjørt samuelsen greiddi frá eg haldi í hvussusuer at tað hevur týdning at mann byrjar onkustaðni og sum eg fati tað so er hetta ein góð byrjan at mann semist um at samstarva og jensarana nevndi handil og útbúgving og gransking tað er jú týðandi økir øso var hennrik old inni á hesum við radaranum eg veit ikki akkurát hvussu viðkomandi tað kann vera og um tað er ein partur av einu slíkari avtalu men fyrst og fremst snýr tað seg sjálvandi fyri føroyingar eisini um fiskaútflutning og japanski marknaðurin er u ein av teimum best best gjaldandi yvirhøvur so kann hetta vera byrjanin til at vit vit nærkast einari góðari avtalu innan fyri fiskaútflutning og seinni eina fríhans avtalu so er tað alt stríðið vert
takk fyri harra formaður ja so er tað jenus arana
ger so væl eg haldi eg haldi eg hoyrdi ein funtsyngja um at eg eftir øllum at døma koma at at hava møguleikar fyri at fundast við ella møta teirra og konu so tað verður spennand at eg kann heilsa unnur frá bjert saunsen og øðrum sum kennhan hann var jú í føroyum hetta her við radarunum hjá hennik old altso eg vil gjarna siga teimum at hennik old vil gjarna hava radarumegin um mann skal brúkast í vági ella í havn tað tað kann hennik old siga mær aftaná men hin raddarin sum danir hava biðið um at sleppa at seta upp tað skipar teir sjálvur fyri hvat tað verður fyri merkið av av radara og eg veit einki um at tað hastar eg veit bara tað at okur hava góðar samráðingar og intensar samráðingar og hesin radarin skal ikki verða settir upp fyrr enn í áttaogtjúgu so tað er í í í góðum hondum annars samsvara alt hett her við tann politikkin sum núverandi samgonga hevur hevur havt fabyrjan av at okur skula út í heim føroyar skulu ikki instilera seg her í føroyum oskuru út á heima okur hava nógv at bera um heiminum og so hetta er ein partur av tí ið e gleði meg til tað hvat ið úrslitið verður ein íavalaverður tað
neyvan í bræði men okur fara hvussu arbeiða fram ímóti tíð takk fyri so var hasin spurningur svaraður vit koma altt tanum einasti spurningin og hann er frá framsókn tað verður bjarni kárasonur
gersvætakk fyri harra formaður hesin her spurningurin eru ætlaður til jens arana landsstýrismanni í ttuttanlandsmálum og tað snýr seg um okkara diplomatiska samstarv viðrussisku stjórni tað er nú einaferð soleiðis ati føroyar opnaði okkara sendstovuvirksemi í russlandi í mars tvey túsund og fimtan og hava síðani havt eitt miðvíst arbeiða um at styrkja handilssambondini og millum annað at fáa eina handilsavtalu í lag við euroasialsku búskaparsamveldunum sum millum annað inniheldur armenia kirkistan kasekstan og hvítarussland og russland umstøðurnar eru nokk so nógv broyttar nú kann mann siga øhputin við góðum samstarvi við lokasenko hava gjørt innráðs í ukraina og tey flestu londuni í vesturroyminum hava slitið so at siga alt handilsligt samband við russkland og deplomatiskt samband tí er spurningurin hann koyrir tveimum sporum í fyrsta lagi hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera í mun til ati føroyar hevur eina tilveru av einum sendimanni í moskla og um hann ætlar við tí eg menti at okkara uttanrikistænasta er so skerd atumraðfesta okkara sendistovu við
semm og spakuliga avliga russiskum sendistovum takk fyrijtakk so er tað landsstýrismaðurin jenisa rana fær orðið
ger so vælja hvat alt endar við um um tað endar við eini eini eini broyting í at mann tekur sendiharran flytir hann onkur aðrastaðni tað er ikki nakað sum aktuelt í løtuni í løtuni so so vóna okur bara at at friður kemur aftur í øki og at sendiharrin kann verða verandi har hann hevur eina eina týðandi uppgávu har men at okur fara at stremba eftir at fáa ein ein eina sendstovu eisini í í í váskingoum tað vóni eg at okur kunna fáa frá hondum í hesi samgonguni tað er hvussu er tað sum okur hava tosað nógv um støðan sum er akkurát nú ja eg veit ikki hvat er hent er í dag um nakrar hent á økinum viðvíkjandi donskum aaambaambasatørum ladiplomatum sum eru í moskva tað er vistan e fimm seks eftir og um nakrar av teimum blíva sendir heim men okur hava ongar ætlanir um at biðja tannføroyska koma heim okur hava brúk fyri at hava hann har tí sum eg havi sagt í fjølmiðlunum fyrr tað týdningarmesta tað er at kunna hava ein møguleika fyri dialog og okur hava neyvt gott samskifti við hann tosað leingi við hann í gjár og hann følir seg tryggan har sum mann er og hann dugir heldtr ikki at síggja tað er nøkur orsøk til at hann skal hann skal koma heim men sum sagt hann verður verandi fyribils og vita ikki hvussu framtíðin fer at vera tað kannar eisin henda nakað heilt annað og mennu bíðja eftir ikki hendur at tað á konfliktum verður verri og tá kann tað sjálvandi koma betala kallan heim men mær vitandi so eru tað øgiliga fá lond sum og eingi okra leiðir sum hava kallað sendiharran heim tað er meiri er tað at lond fáa síni sendifólk víst út úr russlandi tí at tey hava víst russum úti frá teimum okur hava so ongan at at vísa út so eg veit ikkihvussu reaktiónin hjá russum verður
triður fyri føroyum men tað fugur at síggja ja takk fyri so var tað onnur sum kom vorðið
fyrst bjørsja takk fyri eg haldi athta er ein áhugverdur spurningur eg kundi kanska hugsað mær spurt landsstýrismannin um mann nú høvdu vit eitt eitt uttaniisaðalorðaskifti fyri nøgrum mánaðum síðani men eg kundi hugsað mær um hann kundi sagt nakað um mann hugsar kanska langtíðar strategiskt í mun til okkara framtíðarútflutning at byggja upp á aðrar marknaðir sum ja eg veit ikki hvussu vit skorða tað men men sum vit kanska fara hava tað betur við at vera okkara høvuðsmarknaðir tað er eingin ivi um at tað vera stórir útflytari til russlands í hesum døgum er ein stór avbjóðing og og sjálvandi tað at taka sendifólk aftur tað kann mann diskutera aftur og fram um um tað er fyrimunirnir altso um um tað altíð er tað rætta at gera eisini í eina krígsstøðu men tað er eingin ivi um at føroyar mágu standa greitt fram og fordøma tað sum gongur fyri seg í ukraina og tað sum russar gera og tað haldi eg nú eisini at landsstýrismaðurin hevur gjørt men arbeiðir hann langtíðart tað tekast við at
tun
síðani er tað siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg eg kundi nt bera um um landstýrismaðurin segði eitt sindur um hvørji lond hava tikið síni sendifólk út up á einana máta haldi eg eg veit gott at mann skal gera alt tað sum mann kann innan fyri deplomati men pá einana máta virka eata ett sindur undarligt okur fara um einir tíggju minuttir at viðgera at taka fólk heim úr ukraina samstundis sum okur hava sendi fólk í írusslandi eg haldi tað virkar eitt sindur løgið eg má siga akkurát sum er eg hevði hildið tað var nokk besta hnt koma heim men altso tað er ikki kaalrætt men tað er hvussur ein tanki men kanska han kansn siga han
nakað um hvørji londar tykist sínum fólk út ja so er tað spyrjarin aftur bjarni kárason petersen
ger so væltakk fyri harra formaður ja mann kann í øllum førum siga at tilver grundarlagið hjá sendimannini í maska er eitt sindur avmarkað í dag vit hava at kalla einki handilssamstarv við russlandi í verandi stund orsakað av konfliktinum í ukraina h og handilssamráðingarnar um handilssáttmála við eg a bs tykjast eisini verða steðgaða upp so ikki uttan so at jens aranakom far t telja mær at okkara sendimaður er sentralur í friðarsamráðingunum so síggi eg ikkei ordiliga hvønn leiklut viðkomandi spælir í missiónina til moskuva sjóðandi er tað at fegnast um at mann ætlar at uppraðfesta sensilugvirksmi í wascington generelt eftirspyrji eg eina strategi har sum mann hevur nøkur kriteriu fyri nær mann uppsetir eina sendistovu tað hevur typiskt verið handilssambond og tað haldi g mann hevr brotið við tí linjuna millum annað tá ið mann hevur sett eina sendistovu á á stovn í ísrael sum eg sjálvur haldi er ein ein kanska ikki so góð raðfesting men vitandi um at okkara orka á uttanríkspolitiska økinum er so avmarkað so mugu vit brúka orkuna har honum nyttar og beint nú at hava ein sendi mann í moska
pá stuttsøkt og pá langsøkt gevur ikki serliga nógva meining tíverri so er tað lasturkmaðurin
gersuvæl nei altso føroyskur uttanvírkspolitikkur verður ikki førdur upp á tann mátan at mann tekur og flyta fólk millum annaðhvønn dag ogsovíðari alt hvussu støðan er tað er eingin strategi tað er tað er vónleyst og okur munnu væl øll hava eina vón um at hetta her fer at spæla betri av enn enn tey sum frikta mest frikta og tá hava okur brúk fyri at sendimaðurin er har okur hava eisini brúk fyri at hann er er har nú so avgjørt fyri at halda eitt samband opið og hann følir seg púra tryggan við at vera har so tað verður eingin niðurlaging av av marknaðinum í í russlandi miðvíst frá okra síðu tað fara okur at síggja hvussu onnur tað okur milda út allir flokkar frá byrjanir av at okur standa økslu vig øksl og og og fylgja tí sum onnur demokratisku lond í heiminum gera men ja eg haldi eg hevði ikki meira um tað men altso nú síggja ovur hvussu dagarnar vera og fyribils so verður sendi maðurin har og eg føli meg trygva
við at hann er har verður eg glaður fyri at hann er har ja takk fyri so var has eisini has spurning svaraður og vit koma til tær seinasta spurningin í dag og hann er frá sjálvstýri sjálvstýrisflokkinum og tað er sámal petersen grund sum fær orðið gjørt væl
akfyri harra formaður spurningurin hjá mær er til sólvít nólsøe landsstýrismann í almannamálum nú hava vit snakkað nógv um kríggi í ukraina og sendistovu russlandi og annað men her heima hjá okkum merkist hatta kríggið eisini ómetaliga væl kríggið ella serliga meliterað g átakið hvat vit skulda kalla tað men prísirnir eru farnir ógvusligani upp oljan er farin upp kanska t hava fleiri kemita merkir ein túsundoseðil um mánaðn nú stendur á forsíðuni av sosialunum at húsarhaldini koma at brúka einum nítjan túsund krónur um eira um ári í mati fyri tey fíggjarliga veikast il samfelagnum uposíðar eftar øgiliga nógv tí vildi eg spurt landsstýrismannin í almannamálum hevur mær nakrar ætlanir um at fara inn og geva til dømis pensjonistumastuðul tað kundi verið á á brenniflutninginum pensjonistarnir betala í dag mvg seks hundrað litrar av olju sum eru tiknir í gjár kostaðr seks túsund trý hundrað og trýss krónur av tí er fýra hundrað og fýrs krónur og oljuavgjald og ella hundrað og seksoghálvfjerðs krónur emmig vit fáa nógvar inntøkur í landskassanum av vøktum g emmig tí prísirin er hækkaðir
hevði tað ikki verið eitt hugskot at latið pensjonistunum ein raknan brennistovning í hesi føroyum ja takk fyri so er tað so vit norskur landsstýrismaður sum fær orðið at svara trýst á árið
ja ger so væl ja takk fyri spurningin takk fyri harra formaður nú byrjaði spyrjarin við at at leggja út at spyrja um um um kríggið eisini eg veit ikki um hann ú veti kum han víst eg til tað at vit fara at ætla øll farnan at veita teimum flóttafólkum svit æla at taka ímótirein almennan stuðul og seta tað upp móti tí sum vi veita føroyingum sjálvum tað tað veit eg ikki men men til tann ítøkiliga spurningin so er tað ikki nakað sum sum vit hava ítøkiligar ætlan um nú nei tað ta ikki tað iki nakað vit hava men tað kundi veri ein áhugaverdur spurningar tikið upp serliga vist tað er nú síggja vit at at oljan øgiliga knappliga hækkaði og vónandi kemur tað aftur upp á pláss skjótari heldur enn seinni men tað ereinkin ivast í at visse í verandi støða heldur fram og so er tað nakað sum verður neyðugt at hyggja at vistu ta hevur tí sum spyrjarin sjálvur vístir til so hevur tað verið víst á ati tað rakar príshakkingar rakað øgiliga hart í løtuni so tað kann vera at at tað verður í øllmfrum neyðugt at at taka upp men til tann ítøkiliga spurningin so er tað ikki nakað sum vit hava gjørt enni taðe ta ikki
ja takk so
onnur sum fáa orðið sigur steinberg í hvønn takk fyri tey harra formaður ja eg haldi tað er ein viðkomandi spurningur tí at tað eru nógv sum koma at merkja dyrkanina av olju og av gerandisvørum og sjálvandi er tað serliga tey sum hava lágar inntøkur sum koma at merkja tað og har eru tað kanska serliga teir pensjonistar sum bara hava fólkapensjonum liðugur av men eisini tey sum arbeiða í innan fyri tey størvini sum eru láglønt tey koma sjálvandi at merkja tað sera hart vissu oljubrísurin fer nógv upp og hann skal gjarna ikki hekka meira enn nú og helst fara niður og eisini gerandisvørurnar breyð og alt mjólk og alt annað sum er gerandisvørur tey eru longu dyrkað so tað sigur seg sjálvt at tað er nakað mann má fylgja nokk so nevnt við tí at tað er ein stórur vandi fyri at tað verða nógv sum endur fátarkraváða við sum mann ikki
ikki ikki fylgi við tí takk fyri
ingilín strøm gersuvælnítjan túsund krónur dýrari verður tað hjá vanligum fólki at liva bara soleiðinar sum viti liva í dag tað sleppa forsínið á einum av bløðunum í síðstu viku og eg haldi at tað er øgiliga viktigt at vit mugu tryggja ta grundarlagið undir teimum allar lagsløntu í hesumher ógvusligu prísøkingunum eitt er at mann tryggjar at tey lagsløntu eisini fáa lagt um til grøna orku og eitt annað er nakað so grundleggjandi sum at fáa mat í munnin níggjan túsund krónur eru ósáliga nógvir pengar tá ið mann hevur tá mann hevur soleiðisinar at tað bara røkkur saman tað er kanska skjótt at gloyma tá ið mann hevur nokk men tað er heilt ótrúliga nógvir pengar ommann verður noyddur
traðka til har frá mínari síðu
eg haldi tað er ein spurningur sum er rættur at viðgera hjá sandpølisgrund ein annar møguleiki er at mann sigur at tá ið í mvg dekkar inn gott og væl oljaavgjaldi so kann mann strika oljaavgjaldið tá ið oljan kemur so langt upp tí at tað koma nógvir pengar inn í landskassan nú av tí at oljurprísurin er høgur tá hann fer niður aftur so kann oljaavgjaldið traðka til aftur tað er hvussu ein eini lætti máti at administera hatta uppá tí tað ger oljupeløgini fyri landskassan og tað hevði lætt um hjá øllum teim sum í dag mugu betala eina øgiliga høga rokning fyri fyri at fylla
sær tangan
ja harra formaður vit viðgjørdi teg í síðstu viku eisini at at stættarmunur í føroyum er jú nógv størri enn vit vanliga tosa um hesum á hesum tingi og tí er takið nú eisini at finna loysnir sum kunnu gera tað at at ein hjálp fer til tey sum veruliga bara hava lágar og miðalinntøkur og pensjonistar sum einki annað hava uttan fólkapensjón og samhandsfasta og ein møguleki híl lnnsshavan petergund nevndi har vit hava eina skipan sum er tann serliga viðbótin til pensjonistar tann sonevdi brennioljuflutninguri har er ein skipan har mann hevur gjørt tað man mann veit tað til tey sum ikki hava aðra inntøku so eg fari bara at spyrja landstýrsmannin um tað um um tit hava hugsað um slíkar loysnir har vit altso hava royndir av at gera ávís átøk fyri fyri fyri teir bólkar sum sum einki annað hava enntæir
gagstovu og miðalinntøkunar ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur tað er sámal petur í grund
ger sovælharra formaður ja altso grundin til at eg nevndi hetta heri við hesum brenniolgsgjørnum tað tí tað er rættiliga onkult mann veit hvør far hann um mann hevur játtanirnar tað er skjótt at gera eitt kundi eisini verið oljuavgjaldi men til dømis hava einari rokning upp á seks hundrað litrar sum er seks túsund trý hundrað og trýss har er oljuavgjaldið fýra hundrað og fýrs og mvig er elliv hundrað og seksoghálvfjerðs men eg skilji ikki altso eg eg skilji ikki hví mann skal bíða harra formaður hví skal mann bíða mann veit efti vera problem men veit eftir eim trupulleiki hví skal mann bíða tey fnú o kavara uttanfyri er kalt og og maturi og munnin og tað at sita heitur er so grundleggjandi í okkara samfelag løgmaður sigur at við vila ikki ganga odda við tiltøkum í í esum her við ukraina men vit kundu ikki gingið á odda inni á okkara egna landi og ser fyri at okkara borgara og hvussu sær kompenserað fyri tað sum
kríggið ávirkar tey veikastu takk fyri ja takk so er tað sólvitt nolsøe sum fær tað allarseinasta orðið í samband við spurningarnar í dag
ger so væltakk fyri harra formaður at siga vit einki at hava gjørt og bara hava bíðað tað er so heldur ikki rætt tí at sanniliga eru pensjónurnar og hækkaðar meðan hendan samgongan hevur sitið og tað eru fleiri sum hava fingið hægri veitingar av ymiskum slag meðan hendan samgongan hevur sitið so siga at vit hava bíðað og einki gjørt tað er nú heldur ikki heilt rætt men tað ertað er tó av staðfesting at fyrst korona og síðani kríggið hevur havt príshækkingar við sær og tað rakar óheppin støð og tað er hatta er ein ein áhugaverdur spurningur sum er eisini er verdur at viðgera nú um tey sjálvur eitt boð upp á hvat kann gerast biljustinussen hel eitt boð upp á hvat kann gerast tí at hetta er heldur ikki eit einfalt ein einfalt loysn til ein øgiliga tí heta er ein øgiliga kompleksur og samansett spurningur so sanniliga er at tað nakað sum er kundi verið vert at viðgjørt víðari
í øllum førum tað vil eg siga takkfyrihara formaðja takk fyri so varð hasin spurningurin avgreiddur og vit eru komin á mál við teimum ófráboðaðu fyrispurningunum í dag og so fara vit víðari í skránni í dag og vit koma nú til fyrstu viðgerð av trimum málum sum verða viðgjørd undir einum tað er løgsmál numar hundrað og trýogtretivu uppskot til løgtslóg um rættin hjá persóni er rikin úr ukraina til veitingar í sjúkrahúsverkinum og tað næsta málið er løgtsmál umar hundrað og fýraogtretivu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar andorðning viðkrafttretivu forferðurin av lóg um millumriti opphólstillals til personur tað er for tretivi frá ukraini og tað triðja er so uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri apríl tvey túsund o tvey nummar hundrað og fimmogtretivu hesim málini verða sum sagt viðgjørd undir einum og vit gera soleiðis at tað er ein framsøgumaður fyri fyri hvønn flokk sum vanligt fyri øll málini og vit viðgera tað sum um tað er eitt uppskot og tað verður ein sum fær hesar tíggju minuttirnar sum framsøgumaðurin far og hini fáa so fimm minuttir sum annars byrði um orðið og tað verður khristian andreasen fyri fólkaflokkin helgi abrabsen fyri sambandsflokkin høgni hoydal fyri tjóðveldi og ingilín dirisjen strøm fyri javnaðarflokkin so er tað steffan klein poulsen fyri miðflokkin d fyri sjávsýri ruttvang fyri framsókn eg haldi eg havi fingið øll við nú og fyrstur at røða er khristian
hara formaður htað er trý mál til viðgerðar og kamma siga høvuðsmáliðveð kanska ríkislógartilmæli um at

tað hong jús saman við at tann fýraogtjúgunda februar í ár tá hendi tað sum einginhevði roknað við heldur ikki serfrøðingar at russland gjørdi innrás í ukraina púra ómotivera óprovokerað og allir heimrillir stóðu bara sum sum kánus og hugdi at hvat tað hvat var tað hendi og sjálvandi hevur tað havt við sær eina stóra vanlukku fyri ukraina og eg haldi at einir fýra milliónir fólk flýggjaði úr landinum serliga inn til polin og sovíðari her frá kideuropa og og tað hevur havt við sær at tað er ein stórur flóttafólkastreymur og tail vesturheimin og eisini til okkara partur av av av heiminum og tí hevur landsstýrið saman við andstøðuflokkunum tosað um at føroyar eisin kuu vera við til at taka ímóti hesum her flóttafólkunum úr ukraina fyri at vera við til at hjálpa um ta støðu sum er upstaðin

vit hava ikki havt straditión fyri at móttaka flóttafólk í føroyum og vit hava heldur ikki nakað móttøku apparat fyri tí sum so meni orsakað av tí serligu støðu sum er komin so hevu mann valt allíkavæl atið vela við ilat hjálpa til

og tað sum uppskotið gongur út uppá er at vit siga tað ati tað eru longu fólk komin til føroyar frá ukraini sum eru her tá eg komin faktiskt som ferðafólk tey koma til føroyar sum vanlig ferðafólk kunnu vera her í tríggjar mánaðir og longu eru nøkur komið sum eg segði og tað sum so liggur viðhesum her tað er tað ati hesi fólkini kunna søkja um at fáa eitt fyribils uppjalsloyvi í tvey ár í føroyum og har skal mann so hava eina skjóta viðgerð soleisnar at tað verður skjótt avgreitt viðvítjandi teirra uppjaðsloyvi og treytini er bara tann at tey koma frá ukraini og eru fordrivin har aftaná seytjanda mars í fýraogtjúgu haldi og tað eru altso danskir myndugleikar sum sum viðgera ta umsóknina eg gangi út frá føroyski myndugleikar verðat verða inndrignir og tá ið so tann málsøðgerðin sum danski myndugleikar var av er liðug og hesi fólkini hava fingið eitt fyribilst uppijaldsloyvi í føroyum í tvey ár so verða tey frá tí dagir av betraktaði sum ja sum ein partur av tíføroyska samfelagnum tey fáa eitt ptal og tey kunnu arbeiða uttan atat hava serligt arbeiðsloyvi og tey fáa eisini lut í almennum tænastunum her føroyum heilsuverkið tar at uppskot slsum eisini ligur í dag tey skulu fáa undirvísing í skúlaverkinum og tey skulu eisni kunna fáa veitingar frá almannaverkinum og hvørjar veitingar talan ir um tað framgongur á síðu tjúgu og einogtjúgu í uppskotinum hvara nnakrir takstir verð upplýstir fyri hvat ið hesi fólkini kunna fáa í almannahjálp alt eftir hvørji hvørja uppskylda hava og so víðari eitt annað sum liggur íð hsuni er altso eru tey kunnu henda v sum flóttafólk sum hava tey eisini rætt til familjusamanføroying men tað verður so eftir teimum galdandi reglunum í tí lógini sum er galdandi í dag og har eru sjótvija nógvar avmarkingar galdandi í tí hvat er tað so hvussunógv fólk tosa vit um sum koma hendan vegin tað vita vit ikki altso tí at støðan broytist alla tíðina og eg síggi upskotinum her atmannhevu lagt upp til at kanska í mesta lagi tvey hundrað fólk koma hendan vegin eg síggi at tað verður nent í viðmerkingum hundrað vaksin hundrað børn so tað liggur líkasum kortinum at mann hevur gjørt eina avtalu um at kunna móttaka tvey hundrað fólk man kann spyrja seg sjálvan er tað eitt rætt tal tá vit ikki hava nakran móttøkubarat sum so

ger forhastigar avgerðir altso eg haldi tað er ølga viktigt at mann avmarkað ta talið í mun til ta móttøkabla sum vit hava solðanr vit ikki fáa trupulleikar av hesum her í tí føroyska samfelagnum og tí má tíma andtalið av fólki sum koma inn avpassast eftir tí kapasiteti sum vit hava vit hava hava ikki nøkur móttøku sentur í føroyum menlandsstýrið hevur havt gott samband við deygarkross sum skal vel vita samskipa tær mann hevur tosað um t kanska innparinnparterafólk á skúlum og í í fyrsta umfari og øðrum stovnum og seinni er líkasum lagt upp til at tey kunna fara út í

er so tað at hvussu tað arbeiðið fer at ganga tað má mann líkasum hyggja eftir og vit noyddu at tillaga okkum støðuna sum er fyri hvønn dag sokna vit tilpassa streymin av fóttafólki til føroyar í mun til tað sum eg klári at taka ímóti tí tað verður ein útforningur trúgvi eg at taka ímóti tvey hundrafólkum bo innganga har hugsi eg bæði um skúlaverkið og um at integrera fólkini í tað føroyska samfelagið og sovíðari so tað er vussu øliga viktigt at tey fólkini sum koma føla seg trygg og føla seg væl móttiknan og væl behandlaðan og at ikki fáa ein trupulleika í atir taka for nógv fólk og havvið gongd útyvir øll tey sum koma hvat kemur tað so at kostað tað eru kanska eisini torført at siga tað stendur í viðmerkingunum at tað kanska fyrsta árið keman kosta millum fimtan og tjúgu miliónir krónur og kanska tað sama næsta ár og taðer lagt upp til at tað skal verða galdandi í tvey ár men tað kann jú for leingjast eftir serligum reglum fram til fimmogtjúgu

at flóttafólka streymurin kemur jú inn í ríngið við en danskar við viðe donsk portur kanska tikin harfrá til føroyar og og tí trúgvi eg at tað var neyðugt við einum samstarvi millum føroyskar danskar eitt sum hevur verið brúkt eitt sindur av tað er at føroyingar eru farnir proaktivt út og hava tikið flóttafólk heimi til føroyar hvussu tanda skipaninvirkar veit eg ikki trúgvi at tað er nokk so neyðugt at mann samskivar hetta her soðeðinatað ikki verður eg trúgvi at tá ið ta a henda skipanin verðr set í verk so er tað nokk so viktigt at at tað sum hendir hevur verið samskipað soleiðisnar gjøgna myndugleikarnar og at mann ikki soeisina fær í holt við at at privat fólk frakta flóttafólk henda vegna til føroyar tað trúgvi ikki p á longu sygt er til fyrimuns fyri nakran tí tá kann tað blíva ein ókontilerari prosess haldi men sum sagt hetta er eitt nýtt øki sum vit ikkihava roynt fyrr og eg haldi e gott at vit vísa ein vilja og vísa samkensluvið fólkunum og hjálpa hesini fólkunum sum eru komin í neyð so tað er eiliga viktigt at tey sum koma her verða væl viðgjørd og vera væl við handlaði og føla seg væl í teirra trupul støðu tay erí tað er jú sanniliga langt vekt frá ukraini at koma til føroyar so tað er ein stórur undveltingur kannmann siga og tí er tað øglia viktigt at vit behandla teg væl sum koma so hetta málið velur viðgjørd vit ætla at hava hoyringar í morgin fyrrapart síðsta vit kunnu halda fram við við tingviðgerðini eina litna í morgin tí tað er jú llar freisti eru ja ann er frávíkjanda freistir so tekvurt endamálið við tí vit efta ætlanin í hvussur
takk fyri frú forkvina takk fyri
ein viðmerking frá djóna nolsøy joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja ja til fyrst er at siga at hetta er eitt gott uppskot sjálvandi vit taka okkara part av av ábyrgdini tá ið hendan ólukkuliga støðan er henda í í verðini tað minni góða er so kanska tað at vit áttu at kanska hert meira á tí í mun til tað sum vit kundu gjørt á fyri fyri at samtionera men men tað er so ein onnur onnur diskussión ø eg haldi ikkiat mann skal vera so altróður at koyra hesar flóttarnar út í í samfelagið so skjótt eg haldi ata er gott at mann samlar tey fyrst líka fær líkasum tð er ein kreppu og tí kemur móttøkuhúsið eisini sum ein partur av hesum veit khristin andreasen hvar er tað samgongan tosa um hvar tað móttøku skal vera til dømis og man heur hoyrt í danmark eisini at fleiri av fløttuni sum ru kovnar úrkr hava sjúkur við sær ella eru sjúk av tíbertum og so framvegis er tað nakað sum mann hevur umrøtt heilsumessia ell hvussu skuldu tey kannast áðrenn tey
víðari út í í samfelagi takk fyri
segersvæja takk fyri frúforkvinna jú tað er ætlanin at hava móttøkusentir síðsina mann innpartera fólkini á einum á einum prosentum staði mann hev lags eftir at tað skal henda onkursans í miðstaðar økinum akkurát hvar veit eg ikki men tað er hvussu ætlanin og tað ver sin ælanin at reyðukross skal vera við til at samskipa tað osuvíðari so ætlanin er ikki at halda fram við tí minstum hvar privat fólk fara út til heinta fólk til føroyar men mánn tekura organisera inn vi móttøkusrentur eisini fyri at tryggja sær hvussu fólkini hava tað fá hjálp tey hava fyri neyðini og og so víðari og taðr eisini evu ta øgiliga viktigt at tey koma skjót út til føroyska samfelagið kunnu bgin at arbeiða kunna fara í skúla og og so víðari tey ikki stranda nakrastaðnisog ikki vita hvat hvat tey skuldu gera sovíðari so
har eri eg líkasum ætlanin at gera takk fyri
tað kemur postafturgerð so væl takk fyri eg haldi at tað er ordiliga gott at løgtingið kann semjast um at vit eiga at taka okkara lut sum eitt land í heiminum og at hjálpa fløttafólkiðeg ætli at spyrja kristian andreasen nú er hann nýggjur formaður í fólkaflokkinum um tað er eitt hálvningsskifti man sær í fólkaflokkinum í mun til at tey fóru til val til fólkaeringsvalið undir slokanum nei til fløtta fólk so er tað eitt hálvningsskifti við nýggjum formanni í flokkinum
sonum mann sær nú
gersætakk fyri frúforkvina eg má siga tað ati haldi har handan harvæl kampanjan eg kanska ikki nakað við ffari at tosa um beint nú tí hatta var kanska ymiskar meiningar um eisni inanfloks fólkalokrin hevur altíð havt tann hálningin at man skal royna at hjálpa flóttafólk á tí staðnum har sum ta er har sum hjálp inni nærmast ogsovíðari og men sjá ylgilig í hesi støðuni hv vit er víð nú hvar mann fær eitt sovorðut ógvusligt kríggj og nógv fólk koma í í komu trupulleikar so eru vit eisini treiðar at broyta holning og taka flótta fólk frá føroyar tað sigs sjálvt atso so vit eru fult við upp á hetta uppskotið her p á allar máttar
takk fyri forkvina takk fyri tann næsta røða verður ingilín didrigsen strøm
ger so væl takk fyri frúfólkina eg ætlaði at byrja við at trytera úr bókini um kríggj var í norðarlundum eftir janu tellur
ger so væl takk fyri um nú kríggj var í norðuran londum hvagar hevði tú so farið um bumburnar høvdu lagt størsta partin av føroyum størsta partin av tórshavn í oyði um húsini tú og familjan búðu í høvdu verið gætað gjøgnum ella vindeyguni sorað takiðskrætt omanav veturin nærkast eingin hiti er tað regnar inn tað ber bara til hjá tykkum at vera í kjallaranum mamma tín hevur brokt kittis og aftur ein lungnabruna er á veg stórubeiggi tín misti fyri stuttum tríggjar fingrar á vinstru hond tá ið ein minabrast og hann stuðlar vápnaðu mótstøðudeildini hóast foreldur tykkara ikki vilja lítlasystir tín hevur løstur í høvdinum av spreingibrotum hon liggur á sjúkrahúsinum og sjúkrahúsið hevur onga útgerð omma og abbi tín doyðu tá ið ein bumba rakti røktarheimið sjálvur ert tú enn heilur men bangin morgun midag kvøld og nátt tú støkkur upp hvørja ferð ta ketturnar fara físandi avstað í tí fjara hvørja ferð tú sært eina ljósglæmu í sólaringinum og ikki veitst um rakettin hesa ferð hevur kós hagar sum tú stendur tú støkkur upp hvørja ferð ein brestur er hvussu nógvir av vinum tínum vórðu raktir hesi ferð

tað er ódfrøður marni rasmussen sum hevur týtt hetta verkið um kríggj var í norðralondum eftir jani otellir sum sigur øgiliga væl hvussu tað er at vera fyrst í einum krígsherjaðum øki at liva har og síðani at flýggja úr sínum landi og hvussu tann kenslan og prosessin er vit læra okkara børn at tey eru fødd fræls og javnlík og at vit bara skulu gera ímóti øðrum soleiðinar sum vit ynskja tey skulu gera ímóti okkum og tí haldi eg og vit í javnaðarflokkinum at tað er ein stórur dagur har sum vit endiliga taka lut í heimssamfelagnum og nú vónandi fara at gera okkum tær fyrstu royndirnar á flóttafólkaøkinum at bjóða fólki friðskjól sum rýma undan kríggi her eru trý uppskot sum vit viðgera í dag tað fyrsta tað er eitt uppskot innan heilsumál har sum mann fær rætt til ókeypis heilsutænastur sum mann ikki hevur ta karantenina sum vanliga er inni tá ið mann fær uppihaldsloyvið í føroyum tað næsta tað er eitt ríkislógartilmæli tað kanska álóggávuverki um umsókn og so framvegis hfyri at at fáa fyribils uppihaldsloyvi fyri fólk sum eru flýggjað úr ukraina og tað triðja tað er so ein eykajáttan sum koma av at taka ímóti hesum flóttunum og flóttafólkatilbúgvingini og treytirnar fyri uppjaldsloyvi tað tar eru sjálvandi tað mann er ukrainskur statsborgari sum fýraogtjúgunda februar ella seinni er farin úr ukraina har viðkomandi tá hevði bústað man kann eisini vera fløtti og vera búsetandi í ukraina og eiisni somuleiðis verða flýdd aftan á fýraogtjúgunda februar ja ella kann mann hava verið í føroyum ella hava uppihaldsloyvi í føroyum tann fýraogtjúgunda februar tá ið kríggið brarst á herafturat síggi eg so koma so reglurnar um samanføring

tað tað handlar um at tað eru teir tættastu familjulimir hjá teimum sum fáa uppijaldsloyvi sum sum so eisini kunnu søkja um at fáa eitt uppjaldsloyvi í føroyum tað er ein maki børn undrað og átjan og tey sum hava livað saman í húski frammanundan og hesi fáa eitt serstakt og fyribils uppijaldsloyvi uppijaldsloyvi tað skal søkjast í føroyum men tá ið tað kemur til samanføring so kann tað søkjast í føroyum ella uttanfyri føroyar mann fær so tikið fingramerkið og eina mynd í hesum her lógaruppskotinum so hevur mann sett eina kodu á tvey hundrað fólk sum eisini longu e blívið nevnt øh og á trýsti tað er stórt og vit fara nú at gera okkum nakrar royndir og verið støðan ikki betri við krígnum og tað eydnast okkum at fáa integrerað borgarar væl í okkara samfelag so vildi eg mett at tað kann e at at møguliga kunnu taka fleiri enn hesi tvey hundrað kvotan hon tekur hædd fyri tað sum í lóggávuni eitur hent syni til familjuns enhet og tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið hjá okkum at undirstrika í føroyum tá ið vit fara í holt við at taka ímóti flóttafólki at vit ikki koma út í tær nógvu sakirnar sum vit hava sæð niðri í seinastuni har sum familjur eru blivnar splittaðar sundur og summi eru blivin útvíst og frátikið av síðl meðan aðrir partar av familjuni framhaldandi kunnu liva í íí danmark so tað haldi eg er ein øgiliga týdningarmikil áseting sum mann hevur her øhetta er so galdandi inntil fýraogtjúgunda mars í tjúgu fýraogtjúgu við møguleika at leingja til tjúgu fimmogtjúgu og tað er so sjálvandi alt eftir hvussu støðan tá verður beint nú støðan á kutt vónandi verðurin ikki tað men tað vita vit sjálvandi ikki h í umsóknar periotini so skal útlendingastovan hava ábyrgd av bústøði og heilsutilboð og útgiftir til undirhold sum tað eitur tí útlendingasdirlsen hevur ábyrgdina av av fólkunum inntil tey hava fingið uppijaldslívið í føroyum so dekka tey ta útreiðsluna sum tað hevur við sær tá ið tey fáa uppijaldsloyvi so verða tað teir føroysku myndugleikarnir sum koma at hava fulla ábyrgd av hesum fólkunum og tá umsóknin so er gingin á møti um mann fær svar og mann fær játtandi svar upp á uppijaldsloyvi so verður mann skrásettur í fólkayvirlitinum og fær eitt ptal og kann virka í evnum føti við borgarar í føroyum annars hava sjálvandi eina undirvísingarskyldu og har verður so eisini møguleiki fyri at skipa móttøkuflokkum sum mann longu ger tað síggja vit eisini í dey og viku at mann har sum vit høvdu einari portasju frá tvøroyri har sum ja mann hevur savnað børnini og eru so m farin undir at læra tey føroyskt øog tað fer so eisini at vera sálarfrøðilig hjálp og kunning um frítíðarvirksemi so sum eg fái lisið meg burtur úr hesum her uppskotunum tað verður so eisini til vaksin fólk møguleiki fyri hesum her sum børnini eisini fáa atilæra føroyskt sum annað mál og har haldi eg eisini tað er ein kunngerð um føroyskt sum annað mál har sum tað ásettir mann hevur tjúgu tímar ella ímillum tjúgu tretivu tímar at læra seg føroyskt sog har má mann altso virkliga eisini tá mann fer í í holt við tað eisini hyggja at hvørjum hava hvat kunnu tey fólkini sum eru komin til føroyar hvat kunnu tey taka um vikuna og orðna tað í samband við vist tey longu eru farin út á á arbeiðsmarknaðin so orðna tað í samband sambandi við tað soleiðinar at mann ikki leggur tað niður yvirdeyð afturat tí øgiliga smoitunum sum tay er fyrsta skula flýggja úr sínum heimlandi síðani skula intigrera seg í føroyum og so at læra seg eitt nýtt mál omaná kanska atað hava eitt arbeiði so har eru nógv ting sum skulu samspælast øsjálvandi tíðini gongur skjótt og har eru nógvir tættir í hesum her lógaruppskotinum

visu vit taka eitt fram so stendur tað til dømis at miðja verður eftir at skjóta upp broytingarlóg um lestrarstuðul og tað haldi eg ljóðar kanska eitt sindur forafturhaldandi í mun til at vit longu taka ímóti hesum fólkunum at mann ikki hevur hugt upp á lógina um lestrarstuðul enn summi av hesum fólkunum skulu kanska inn á ein miðnámsskúla og har verða treytirnar teir somu til upptøku stendur men hvat við at mann eisini gera ein móttøkuflokk til hesi sum skulu inn á miðnámsskúlarnar og hvat við mann hví setir mann ikki longu lógina um lestrarstuðul øí í verk nú saman við teimum uppskotunum sum sum koma nú tað var bara eitt eitti ein spurningur sum eg havih og annars so er tað kommunurnar sum fáa ábyrgdina av dag røkt og dagstovnum heimatænastu eldrarøkt og tað er sjálvandi ein stórur bdat taka tá ið vit vita hesi økini ír trýst í forvegin men her mugu bara minnast til at t eru fólk sum rýma undan kríggið í sínum heimlandum og vit hava skyldu til at at veita teimum taka yvir høvdi og ein tryggan gerandisdag her hjá okkum í føroyum eisini annars so haldi eg at mann nú havi eg øgiliga lítla tíð eftir men eg haldi at vit mugu viðurkenna og reyðakrossið í hesum her arbeiðinum hava gjørt eitt ótrúliga stórt arbeiði og vit hoyra nú eisini at í kvøld verður aftur ein kunnandi fundur har sum tey taka fólksaman sum ynskja hjálpa í hesum flóttafólkamóttøkunum og eisini tað at mann longu fara at søkja eftir fólki til hetta móttøkuhúsið sjálvandi nógva fólk eru longu komin so sjálvandi skal mann fara at seta tað í verk beinanvegin men eg kundi eisini gott hugsað mær t hoyrt kanska meira frá landsstýrismonninum um hetta her móttøkustaðið hvussu verður tað skipað hvar verður tað skipað og kanska eisini hvøri hevur ella hvør fer at taka sær av tí men nú er tíðin hjá mær tíverri farin takk fyri frú forkvina takk jóhannes joensen
viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvina ja øsjálvandi skulu vit taka okkart ábyrgd og taka fløttar til føroyar og royna at bjarga teimum sum best men eg hugsi at tær skipanar sumvit hava frammanundan eru sjálvandi nakrar av teimum eru sperdar sum eg síggi her nú játta mann fimtan milliónir eg hugsi at kanska hetta fer ikki at syggja til tá eg hugsi um at til dømis sálarfrøðihjálp tú køir eisini til útgreining og annað og eg veit í skúlunum hevur tú ikki nókk av tímum til verandi skipan sum er við fremmandmalt undisgal fremmandmælt og annað so eg hugsi at her verða nøkur eyka átøk neyðug í framtíðini hugsi eisini nokk játta og hjátta nakrar pengar úr framtíðini eisini í øll hesi her økini her so eg hugsi um um um um hetta kanska er bara byrja nev tí tað kemur at kosta tað kemur tað og og sjálvandi vit skulu hjálpa eg ætlaði bara at spyrja ingilin ditrisan strøm hvussu tað er við hvussu vit gera vit køirnar um tey koma fram í køina ella fara aftur í køna líkasum føroyingar
hvat ger mann har
ingilin ditirsen strøym ger sovæl takk fyri eg ímnda eg ímyndi mær sum lesi eisini út frá hesum uppskotinum sum ekomi at mann skipar fyri einari serligari sálarfrøðiliga hjálp til tey fólkini sum koma eitt nú í hesum her móttøkuhúsinum har sum mann fyrst velur at savna øll tey flóttafólkini sum koma til til føroyar so eg eg trúgvi at tað er soleiðis mann fer í øllum førnum í fyrsta lagi at taka sær av tí sálarfrøðiligu hjálpini men tað er heilt sikkurt har eru øgiliga nógvir ósvaraðir spurningar h men nú fær mann so tað fyrsta lógarverkið um uppihaldsloyvi ígjøgnum løgtingið men har eru øgiliga nógvir tættir sum skulu spæla saman og eru nógvir ósvarir spurningar eg veit ikki um játtanin hon fer at røkka mann kann ímynda sær at at at kanska koma fleiri útreiðslur men tað vita vit øgiliga lítið um sum nú er tay fyrstu flóttafólkini eru komin til føroyar og tí er tað týdningarmikið ogeg haldi eisini at at landsstýrismaðurin skal hava rósuppborð fyri at hava at handla so
so skjótt í hesum viðvíkjandi takk fyri takk soleiðis
spet mersedis gunlestóttur ger sovæja takk fyri harra formaður forkvinna eg haldi øll eru sera samd um at hetta er ein øgiliga syrgilig støða og mann vil gera hvat mann kann fyri at hjálpa men eg hugsi um hesi fólkini at nógv av teimum tey vera ikki væl fyri tey hava sæð tivið nógvar ræðuleikar og hava brúk fyri sálarliga hjálp og eg eg hugsi bara hava vit nóg nógva orku til tað ø og so hugsi eg eisini at tá ið kanska familja menninir ella synir koma hendan vegin so kann mann rokna við at teira vera útsettir á onkrum ógvuslig heitum har teir hava brúk fyri nógvum hjálpa einum hospitali er kanska noyddi at sendast uttanlands fyri at fáa hjálp nei vit vita at vit hava sæð nakrar vitiupptøkur sum han vera heilt óhugnaligar tað sum eg hugsi um tað er eru vit nóg klár ella hvussu

ingilein ditersen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna takk fyri spurningin eru vit nóg klár nei altso tilboðini eru ikki klár sum nú er tað er jú tað greiða svarið men eg rokni við at vit verða klár vit skulu minnast til tað at ettaher eru fólk sum einki annað væl hava uttan at rýma úr sínum heimlandi tað eru eingin sum ynskir tað eingin ynskir at fara heimanífrá tí at kríggið er í heimlandinum hjá tær so har mugu vit vit vita at tað er trýst á øllum økjum innan fyri vælferðina í dag tað er tað tað er tað virkliga og tað er heilt sikkurt eisini nakað sum vit í javnaðarflokkinum í øllum førum hava sett okkum fyri at arbeiða nógv við vissu vit koma aftur í stjørn vónandi so øhtað er sjálvandi nakað sum vit skulu arbeiða við men vit mugu eisini góðtaka tí tðher eru fólk sum flýggja undan kríggi í sínum heimlandi og teimum mugu vit og hava vit skyldu til at at tryggja tak yvir høvdið fyri at vera ein
partur av altjóða samfelagnum takk fyri akk fyri tann næsti at røða verður helgi abrams
ta er er tað er kríggið í europa fyri fyrstu ferð í nógv ár og sum heimurin er samansettir í dag so síggja vit dagliga myndir frá krígnum og tð reinki at taka seg aftur í at tað nemur við okkara kenslur og tað fara nógvar kenslur í spæl tá ið vit síggja slíkar myndir og onkur hevur hug at opna allar hurðnar beinanvegin loga bær øllum inni at vit mugu hjálpa øllum tí at vit eru ávirkur av hesum myndunum og onnur eru meira skeptisk men tað er ink at taka seg aftur í at heta er eina álvarslig støða og vandi er fyri at hetta kann blíva størsta humanitera keppan í europa í fleiri áratíggju o tað er einki heldur at taka seg aftur í at grannalonduni hjá ukraina er undir stórum trýsti tí at nógv flóttafólk kom handanuð kanska serliga polin og hvat gera tey fyri at fáa hesi fólkini víðari ever onkur art samanborað hetta við tá ið tú vaknar um náttina og sært at tað eru eldur í hjá grannanum hvat gert tú tá ja tú havt fært ikki at hugsa um hvør orsøkina til tað hvør ið hvør er ábyrgdina ella tær ferðinar tú og grannin havara ósamdur um okkurt tað einasta sum mela í høvdinum tað er eg má fáa fólkini út úr hsum húsinum íg annars stoyggja tey og kanska flyta tey inn til tína búgv ína tíð og tú gevur teimum tak yvir høvdi og klæðir á kroppin men tankin er so sjálvandi tann at ein dag so skulu tey tá ið húsini hjá teimum sjóvuni ikonu upp á tar at standa so flyta tey út aftur og kunnu forseta lívið har men hvat er tað sum fólk som ræðast við at taka flóttafólk inn til okkara at tað er fyri at brúka myndina av grannanum aftur tað er tað at hvat nú vissin grannin heldur athetta er fínt so eg livi væl av tær og tú tú gevur mær klæðir at kroppin tú kemur mær mat eg pjøðis seg at fara til arbeiðis altso kann eg ikki bara at liva av tær og pjøðist eg at fara heim aftur og og tær sigirnar hann ella e teyteir vanar hanna heima hjá sær sjálvum teir vil hann flyta inn til tín og soleiðisnar er ofta ymiskt miseydna hjá nógvum londum tí mást eg bara latið hurðarnar upp og og eg hevur ikki verið fyrireikaður til ta til tað sum fylgir við og tí haldi ati eg haldi ikki at ð vit pjøðast at enda íini sovorða støðu vit skulu bara vera væl fyrireikaði til tað vit gera soleiðinar at vit bæði hugsa um at hjálpa teimum sum eru neyð her og nú gera skjótt av men samtíðis eru fyrireikaði soleiðisnar at tey ikki skapar nakar keðiligheitir hjá okkum sjálvum eg haldi eisini eg skuldu hugsa um at fólk sum vit bjóða henda við tey skuldu hava tað gott meðan tay eru her vit skul ikki bjóða fólki her til nakað sum vit ikki fyrireikaða til so kann mann vera samdr ela ósamd við talinu um at seta tal tvey hundrað tí tað hevur mann metti landsstýrinum at ta er eitt hóskandi tal onkur vili siga meir onkurt at siga minni eg haldi í øllum førum vit mugu royna at finna hava eitt tal sum vit meta at vit klára at taka ímótir klára at geva eina góða uppliving av at vera í føroyum børnini skulu kunna fáa undirvísing fólk sum skulu kunna fara til arbeiðis tey skulu búgva væl altso vit skulu hugsa um øll hesi tingini soist tey hava tað gott meðan men men men vit skulu altso hugsa um at hjálpa men vit skulu eisini hugsa um at tað skal møguligt at fólk hava tað gott tað eru nógvir ukrainar longu komnir til føroyar men tað er tær eru skrásettsin ferðafólk og kunnu vera her í tríggjar mánaðir øhvit hava eina útlendingarlóg men hon herur ikki mett at vera væl egnað akkurát til hesar støðurna øhtí at tað gevur bara loyvi til at vera her í tríggjar mánaðir so er tað eisini nakað við tí at umsóknin til at koma hendan við hon skal verða send úr heimlandinum ella ella har sum tey ha uppihildið sær tríggjar mánaðir famanundan og og tey tay so knappliga bara farin av berum so ja so hava tað kanska ikki akkurát tann møguleikan so útlendingarlógin er ísæ sjálvum ikki egnað akkurát a hesa støðuna og tí er tað mann eg roynir at gera aðrar loysnir soleiðsnar at vit kunnu lofta hesari støðuna øtá ið útlendingar sum nú er eftir útlendingarlógini søkja um friðsjól í føroyum so verður ter sendir til danmarkar tí at vit hava ikkinakrar móttøkustøðu til tey í føroyum og so varðu tað viðgjørt har og tað er nakað sum mann eisini ætlar at skipa í hesum førinum sum mann kann hava eina móttøkustøðu í føroyum til fólk at koma í og sjálvandi skulu tey eisini øll hesi tingini sum krevjast tað skulu kannast fyri fyri sjúku og og alt møguligt annað tað má altíð verað upp á pláss so hetta snýr seg um eina undantagsstøðu sum ger tað møguligt ati

at gera atlata hesi fólkini blíva ein aktivur partur av føroyska samfelagnum

her er so trý uppskot og tað eina tað er sjálvur bulurin í tí tað er hetta ríkislógartilmæli sum sum gera hetta møguligt at at fólk koma hendan vegin so eru eisini uppskoti um umrættind til persónar til veiting frá sjúkrahúsvarkinum tað krevur eina lógarbroyting soeist at tey kunnu fáa ókeypis sjúkraviðgerð á sjúrahúsinum á jøvlum føti við føroyingar tað er nakar sum gravar lógarbroyting men so er sjálvandi eisini onnur ting sum ikki krevja lógarbroyting skulnu gera so tað sæst á hesum her eykajáttanaruppskotunum at mann biður um fimtan komma fimm milliónir har pengarnir verða deildir til undhvørvis vinnumál uttanrikismál ella uttanvigs mentamál tik sjóvandi skúla undirvísing og so er ta heilsumál og almannamál øh eg haldi at at vit eioga at gera okkara til at hjálpa hesum fólkunum øhog tvey hundrað er er sá tal sum landsstýrismaðurin og hansara fólk eru komin til um tað er tað absolutt í rætta talu tað kamst so altíð diskutera men eg haldi at tað er rætt at mann setir eitt tal á sum mann metir at mann klárar at geva eina góða tænastu í føroyum so kan man siga hvat nytta tað føroyar vit eru smeteropi í havinum men eingin dropi í havinum er meira enn bara ein dropið í havinum og allíkavæl er er havið stórt so hetta er absolutt tað rætta og vit fara at viðgera hettar víðari í teimum nevndum hetta fer í og og tað er einkin ivið u um vit fara a at taka undir viðhesum
takk fyri takk ein viðmerking frá estbønum
msedis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað er akkurát hetta her við eru vit klár og tá meini eg við at tað ber ikki til at vit siga at vit standa við opnum ørmum og so tá ið ið hesin fólkini koma hendan vegin so fara vit at siga innan fyri tað sosiala økið vit brúka for nógvar pengar innan fyri sjúkrahúsverkið vit brúka for nógvar pengar íbara sum í gjár hvussu nógv við mann ikki tosa um at mann brúkar for nógv siga við ja til at fáa fløttar so skulu tey føla seg vælkomnan og vit skulu eisini velja at raðfesta eisini fíggjarliga tað er har eg eri og vit skulu eisini gera okkum klár yvir at vit kunnu vænta at tað varu nógv fólk sum verða illa farin tá kanska skotin ella mistu eitt bein ella hvat tað skal vera tá ið páparnir ella synir kom hendan vegin eisini tað skulu vit vera klár yvir og velja

hildið aprilsen gjørt so vælfrá fólkum tað er púra samdøg við at eftir at mær setur skuldast á tí at tað er øgiliga umráðandi at vit eru klár til tað sum vit gera og tað er akkurát tað sum er vandin tí at vit livinum heimum hvar ið síggja myndir síggja sjónvarp frá hetta støðunum tað er skjótt at kenslurnar frá staðvi okkum sjálvandi ávirka tað okkum kensluliga so at bara hug at siga lat mær allar hurðar upp lat mær øll koma her og so vit sløkkja klára taka ímóti hannum tá ið vit lova fólkini hendan so má tað merkja at er tað sjúk so fáa tey sjúkraviðgerð er tað børn sum skulu sleppa í skúla og alt tað vit mugu vit skulu hjálpa fólki men vit mugu eisini vera klár til at taka ímóti og geva teimum tann tænastu sum

strong gjørt væl takk fyri ja nú er hetta nú er hetta eitt serstakt og fyribils uppjalslevi sum fyri fyrst eru tvey ár og so kann leingjast í einum ári afturat so møguleikin fyri at hann eri jú til staðar visti vera ein ein ein integrerari partur av tí føroyska samfelagnum og tað skuldu tey væl sagtans eisini vera vera vælkomin til so eg haldi ikki at vit skulu síggja hetta bara sum eina sum eina ræðustøðu og brúka onnur myndir fyri fyri flótta fólka innrás eg haldi eisini at vit skulu taka til okkum at tað eri nakað sum vit fara undir nú og vit fara at skipa tað sum
sum best er takk fyri

ja frú forkvina nú bleiva tat kjaknir í sjalinum meneg eg eri púra samdur við við ingilin strøm í tí at at ja tað kann gott vera at onkur vel tat ikki fara heim aftur og eg ræðist ikki so nógv tann tankan vvit hava fyrireika ongum til ta støðuna og tey intigreraða væl í føroyum tað sum eg ræðist yvist fólk um hendav og ikki intigrerast í føroyum og blíverandi altso tað er tað er vandi tað er tað sum e gingið galið aðrastaðni og tí skulu gera alt fyri at tað ikki hendir í føroyum men men vit skulu taka ímóti fólki taka okkum væl av teimum og blíva tey ein partur av føroyska samfelagi intigreraður partur so er tað ikki so ræðuligstari vand sum tey sluta heim aftur vandin er hiv sar ikki blivin integreraði og verða verandi tað skuldu ansa eftirtakkfyri
takk edva jacobsen ger sovæl atkfyri frú forkvinna nú var reyðikrossur inni á at teir høvdu higartil skaffa bílið upp á kanska millum hundrað og hálvfjerðs og fýrs tað kann got vera tæðr økt í dag og so so sigur mann er tað tí mann brúka tvey hundrað tað sum eg haldi øgliga týdningarmikið tað er tað at tey sum koma at vit vit líkasum frammanundan tryggja at tey kunnu hava virðilig kor í eitt longri tíðarskeið og tí er bílið ótrúliga stóran týdning at tað passar saman tí at mann mann hevur longu lisið um tað til dømis niðri at mann hevur havt avbjóðingar tí tað blívur so tað blívur so nógv og tey fáa ikki hýst og so blívur tað ein óvirðilig støða hjá hesum menniskjunum sum e komin til landið og so er tað eisini at tað fíggjarliga epa á pláss soleiðis at mann kann veita tær tænastur eisini bæði fyri tey og tað at t ikki gongur inn ella gongur tyvir aðrar tænastur hjá okkum men mann fær tað at passa saman so at mann mann hevur tikið og tað er gott er komin nú tað er longu nógv fólk komin sum sum

elgiabramsen gersovælfrú forkvina at tað er øgiliga umráðandi at vit hugsa allar øll hasi tingini gjøgnum hvat hendir vionkur um tvey ár ikki vil heima aftur og vil vera her hvat hendir um hetta og hvat hendir um hatta tí skuldu verða fyrireika til øll allar møguleikar ella øll sinarið ikki kunnu henda eingin yvið um tað so eg haldi at at at vit eru í rættari leið og vit hava eitt avmarkað tal og onkur kann halda teg for nógv onkur kannhalda for lítið men tí at talisð hann er mett hetta klára vit at taka ímótir og geva allar tær tænastur og og og taka tær fortreytirna við so eg haldi at vit eru á á á heilt góðar leiðisner
takk fyri tann næsta røða verður høgni hoydal
men tað er eisini ótrúliga skjótt sum tingini kunnu broytast í okkara egnu høvdum og sálum hvussu skjótt okkara sjón og okkara kenslur og okkara fatan av heiminum og av okkara ábyrgd og av okkara samhaldsfestimótvegis øðrum menniskjum eisini kann broytast og tað er tíbetur hent í málinum um tað viðleysa kríggið sum russland hevur skapt í ukraina tí at nú ber knappliga nógv av tí til sum bara fyri fáum døgum vikum mánaðum síðani seyðist ikki bera til nevniliga at føroyar sjálvsagt eisini kunnu bjóða fólki sum hava mist hús og heim og

uppihald í føroyum sum flóttafólk tað fegnast vit almikið um í tjóðalsflokkunum og vit hava meldað greitt út ja eg hugsið næstan at tað mum vera tjúgu ár síðani vit samtyktu í okkara stevnumiðjum okkara útlendingarpolitikk har vit nettupp søgdu at føroyar mugu sum fólk í heiminum sjálvsagt taka okkara part í teimum ræðuleikum teirra hjálpt sum neyðug eru runt um í heiminum og eisini taka okkara part av flóttafólki og nú er tað so liggur tað sær á borðinum fyri flóttafólk úr ukraina og lat meg tí beinanvegin undirstrika at eg haldi eisini handa her stórbroytta støðan vit eru í í okkara kenslum okkara sál og okkara høvdum okkara hjørtum átti eisini at fingið okkum at hugsa um at her hava vit øgiliga skjótt funnið semjur men vit vil skulu ikki gloyma tað at í tíggjutals ár og bara tey síðstu tíggju árini hevur tað verið ein ovurstór flóttafólk róppa í europa sum er komin í av krígnum í irak sýria libia oganistan jemenn hon er kanska ikki komi sonógv til europa har henda eisini ræðuleika hvønn einasta dag fólkamorðini era kurdar roynd verður tað nærri okkum niðri í palistina so vðí vónini vit vóna tað at hetta eisini ger tað at vit kunnu tosa um hvussu vit yvirhøvur fáa ein flóttafólka og ein útlendingarpolitikk í føroyum sum eru bygdir á somu grundleggjandi moralsku og samhaldsfólskuprinsippir sum vit tíbetur tykjast vera samd um í dag tá ið tað snýr seg um ukraina

uppskotini sum liggja her í dag haldi eg í stóran mun eru góð er gjørda ein serlóg í danmark fyri ukrainsflóttafólk og tað er sjálvandi tí tey ikki vilja geva øðrum flóttafókkum somu treytir tað harmast vit um men heta so ein serlóg sum byggir á tey prinsippini sum eg veit at nógvir flokkar a tosa um vit hav so orða tí okkara útlendingarpolitikki at tað er so týdningarmikið at tá ið vit skulu taka ímóti flóttafólki og eisini útlendingum sum koma til føroya at tað allarfremsta er at tú fært eitt heim at gott stað at búgva at tú kans fara í skúla at tú helst kanst fáa eitt arbeiði um tú ert førur fyri tí at børnini sleppu barnagarð læra føroyska málið fáa eina móttøku sum sum riggar og sjálvandi eru serligar avbjóðingar við tótta fólki sum kunnu verða samantiseraði og hava tørv á heilsu og sálarligari men hetta kunnu vit byggja upp og eg veit at summi siga ja men eru vit klr jat vit verða iki lár fyr hm vit royna tað og eg haldi tað arbeiðið sum her gjørt frá reyðakrossi og frá øllum teimum skúlum og skúlanæmingnum og og sjálvbodnu fólkin sum át bjóðast fram eg longu at prógva um at at tað ber so øgiliga væl til at vegna tað vit koma utan yva at gera nakar feilir eisini men tað ber so øgiliga væl til tað sum mann ikki helt ber til at gera tað tá ið vit knappliga standa saman og tá okkara útsýnu akkurá sum okkara mentalu forðingar ella sálarligur forðingar bara tað standaup hetta burtur knappliga móti at síggja fólk sum sum tey eru at vit at øll fólk hava somu rættindi til frælsið og trygd og lív

mær dámar eisini væl at landsstýrið hevur lagt fram samstundis eina eykahjáttan til at til skúlaverkið og at mann sjávandi fær heilsuhjálp eg kundi hugsa mærat spurt lanstýrismann í heilsusmálinumhann eg kann skera ímillum landsýrsmaðurin marnusrasmuse kansa svara upp á tað at hetta við at vit taka burtur ta karantenina ella tað tað tíðarbilir tú ikki kann fáa hjálp tá tú flytur inn í sjúkrhúsverkinum er sjálvsagt men hvussu er tað við heilsutrygd annars og og kommunulæknum og ja heilivág at fáa atgong til heilsuhjálp og teir partarnar har uttan yva nógvir spurningar umvit mugu viðgera úti asær so so at so tað ikki bara verið tosað tá vit siga tað at tá ið vit nú taka must fólkafólk fáa tey eisini tær treytir sum ger at tey kunnu vera í royndi vera ein ein javnsettur partur av samfelagnum við teimum rættindum sum a eiga at vera hjá hjá flóttafólki

síðani fari eg eit stutt at umrøða tað sum eg var inni á áðrenn at at tað er nokk neyvan nøkur nakar sum ivast í tí vit hava ví at verið á fundir við landsstýrið fleiri ferð og tað sum vit ynskja okkum í tjóðveldi tað er at tað vit nú kunnu gera okum royndir við og útlendingastovan er jú uppi í hesum her longu reyðikrossir sjálvbodnirfelagsskapur samkomur skúlar at vit eisini kundu sjálvi viðgjørt málsviðgerðina fyri tey sum søkja um at fáa flóttafólkastøðu og eg veit at onkur sigur jami tað er so trupult t lógartekniskt men eg eri sannførdur um at úllendingastøvan skal eg longu í dag taka støðu til eisini arbeiðs og nógvav teimum akkrát eimum somu krøvunum sum vit sum sum vit seta til fólk sum fáa arbeiðs vanligt arbeiðs í upjaðsloyvi í føroyum eru í veruleikanum koyrd inn hesa lógina hóast heisi hesi hava so nakrar sertreytir tey kunnu tey kunnu søkja úr føroyum koma inn sum turistar og søkja men hetta við at hava bíli at kunna at kunna forsyrgjast so teir førleikarnir skulu kortini byggjast upp um teir ikki longu eru í stóran mun bygdir upp á útlendingastovuni so tað er itt inniligt ynski at vit eisini taka tann partin av okkum tí at eg má siga mær dámar slett ikki tá mann hevu eina lóg sum siga so skal danski ráðharrin snappið at leingja okkurt við at við eina samrøðu við landsstýri altso vit mugu eisini kunna her í løgtinginum hava hava ræði á teimum lógum og teiri fyrisitingum sum fer fram á hesum økjnum tað er eisini ein partur av at kunna t byggja okkum upp til at vera eitt land sum tekur ábyrgd av flóttafólki í heiminum so tað eri eg eri g eri tað er eit ein inniliga áheitan um mann es skal viðgera tað í nevndini g um tað kann vera undirtøka fyri tí tí eg meini avgjørt og vit tjóðeldi meina avgjørt at tað ber til at gera tað og tað hevði givið okkum upp eftur meira innlit tað sum gongur fyri seg og ikki gjørt tað so fjart tá ið nú ein slík lóg kann verða avgreidd so kann tað verða at løgtingið kanska missir innlitið í hvat síðani hendir á á økinum

eg eri eisini sera fegin um sum eg sigi at hesar her skulu vit siga menniskjasligu forðingarnar vit hava havt sum vit øll hava havt onkursvegna hvussu her fyribils eru falnar eg havi í langa tíð í hvussu eg lasta mær sjálvum fyri er tað veruliga blivið so at vit hava at vit hava ment eitt mótstøðuføri móti menniskjaligari líðing altso bara nú nevndi eg trættafólkakreppina sum veru í her ír europa altso tá vit hava sæð børn liðið á grikskum strondum skolaði upp á land tá hevur eingin sagt at nú skuldu vit taka ímóti fótafólki og vit hava heltski kópt serliga hart um tað og tá eg síggi hvat hendi niðri sýria og á ganistanm á tey fóttafólkin sum eru har tá fekk mann tá eg hugsan at hava vit veruliga bygt upp eitt eitt mótstøðuføri ella t ovurvið hvat móti yvirhøvur at seta okkuminn ta støðuna tað er so kvussu burtur nú og eg vit vóna inniliga at tað kann at vit ikki bara siga tað nóg so er tað fari og so byrjaði mann aftur at byggja upp teir múrarnar sum hava gjørt heimurin í dag er so grundleggjandi órættvísir og hevur so nógva líðing sum vit einki gera við og í stóran mun er tað tann sonevndi vesturheimurin sum hevur skapt tey kríggini tað var yrakríggi føroyar vórðu óbeinleiðis við yrakrígnum við umvegis danmark tað skaptu eina milliónslættafólk og ger tað kanska enn í dag kanska eina til tvær millión pluss tað eru upp mótri ena millión fólk deyð dripin í tí krígnum hvussu nógv er drigin av ganastan so tað er tað er so tann veira víðari parturin av hasum her at hetta átti at kunnað verið á okkara roynd til eisini at farið at kunnað hugsað og botið og ikki aftur bygt upp ta mótstøðu før ímóti menniskja sær líðing í heiminum sum í stóran mun er orsakað av tí búskaparligu ójavní heiminum men eisini orsakað av at framvegis verið vápnaðmegi brúkt so nógvastaðni í vheiminum til at vinna sær politiskt og búskaparligt vald

øhso fari eg at so fari eg at enda at siga tað at atieg haldi vit kulda avgreiða sær hr málini rætiliga skjótt og eg haldi at tað i ótrúliga konfert lansstýrismaðurin eisini regluliga onkursvegna hevði flokkarnar saman sum hann hevur gjørt nakrar ferðir nú áðrenn hetta komið niðan har vit eisini kunna fáa samband við tað ligur eitt øgiligt trýst á reyðakrossið og tey gera eitt einastandandi arbeiði og útlendingastovan at vit onkurstagnakunnu hava samband við tey sum skulu skulveras partur av teirri tilbúgving og tí sum it øll skulu gera og tað ber jú til í føroyumvit hava longu sæð at fólkið gongur altíð undan altso tað tað sum tað sum fólk í føroyum longu hevur gjørt við innsavning og við at bjóða síni hús fram og við at bjóða sær hjálp eg longu nógv størri og so tað allarsíðsta frú forkvina visi eg kann fáa ein hálva minutt afturat eg haldi eisini vit skulu byggja upp nú eina tilbúgving í føroyum fyri at forða fyri at vit byggja upp mentalar forðingar og rasismu og niðurgera øðrum fólkum í føroyum ta tað er so øiliga skjótt tað hendir vit mugu tryggja tað at tað ikki aftur verður at sum tað føroyska orðatakið um at fremmandi fuglur verð altíð happaður vit mugu forða fyri tað verður bygda upp ein mótstøðu tí at e nógv siga jamen hví hví fáa eg gjørt hetta her nú tá vit ikki hava loyst trupulleikarn hjá sálarsjúkun annaníú og tað passar hetta ver eisin atkuna prógva kvussuskjót vit kunu gera nakað við at hnna t standa saman menvit muu bara ansa eftir at vit ikki byggja upp nakað sum helst fordómar theldur ikki ímóti russarum í føroyum tað er ein tað er ein stór stór uppgáva hjá allari okkara politisku skipan at vit onkursvegna a royna at fáa e mótstøðu fóru ímóti tí at vit ikki byggja upp aftur mannvándar og rasistiskar og og at býta heimin upp í at summi fólk eru betri enn onnur ó ansa hvar tey koma frá tað tað skal vera mín ynnasta
hon ið tú víðari viðgerð hasum málinum takk fyri frú forkvina takk fyri ein v
merking frá rósu samuelsen ger so væl
høgna heita nevndir at tað at vit hava havt verið ivasamd um tey rætt at taka fóttafólk inni í landi hella ikki men hetta er so ein tíverri eini ait møguleiki at fina út av hvussu kunnu byggja tað upp og hvussu kunnu útbyggja tað øðrvísi tvit slu eisini minnast til at hesin fólkini kunnu eisini vera ómetaliga stórt gagn fyri okkara samfelag tað kunnu eisini fólk sum koma missiga at búsetasegirsum føroyum sum verða tilfeingi nú tá vit mangla eisini arbeiðskraft so at men eg fegnist um tey at allir flokkar á tingi kunnu vera samdur um hetta her og hetta er ein øgiliga góð byrjan og eg hopi at tað heldur
fram í øðrum málum eisini
høgni hoydal ger so væl ja takk
fyri hasar viðmerkina til til rósu samuoensen umvegis forkvinnuna ja eg eri púrasamdur t taðkann vera ein ómetalig tilfeingi fyri tað føroyska samfelagið at vit fáa vit fáa fólk til føroya sum vilja óv nógvulga kanska bara vera her fyribils kanska onkra tar blíva verandi og sum vilja læra seg føroyska málið og sum vilja bæði vinna og arbeiða tað sum eg tað sum eg meinti við til tað síðsta tað var tað vit mugu eisini so ansa eftir at at tað eisini verður so til dømisrættind í arbeiðsmarknaðin tað kann tað kann tað kann henda so skjótt at mann eisini at onkur anti el ov tilvitað fer at fer at at geva hesim fólkini verri verri arbeiðstreytir og tí havi eisini sagt vegna tjóðveldið eg var fundir hjá fora arbeiðafelaga nýljiani saman við millum annað aksel johannessen og magnus rasmussen at eg haldi at vit skulu krevja tað at fólk sum koma til føroyar bæði sum hava arbeiðs uppraiðsloyvi og og lótta hesi ókin fáa sama status skulu verða limir ví einu fakfelagi bara tað er ein ótrúliga týðandi partur í at vit ikki fáa kasman siga ikki innlýti hvat hendir og hesu fólkini kunnu missa rættindi so so eg eri samdulig taðereit stórt tilfeingi visti vit gera tað rætt men tey sum so ikki fáa arbeiðt mugu so eisini fáa alla hjálp sum tey sum teimum tørvar
ruttvang ger sovæltakk fyri eg skal ikki á nakran hátt forsvara kríggj hvørki í irak ella í í askanistan ella ella aðrastaðni har sum vesturheimurin hevur gjørt um seg og og við vanlukkuligum avleiðingum til tíðir men munurin á teimum innrásum sum vesturheimurin hevur gjørt at har hevur tað verið eina intensjón um at innføra demokrati hetta kríggið snýr seg um tað øvuta her er tað eitt land sum ger innrás fyri at forkoma demokratiið og tað er ein vissumunur er eisini samd við høgna hoydal í at eingin menniskjur eru betri enn nakar annar tað liggur øgiliga fast í okkara kristna mentunararvi men tað eru lond sum eru betur enn onnur og tað er tí vit hava fløttar
takk fyri
ja eg heri púra samdur vang í tíð at ð atað er tað er eisini munur á sjálvandi og hvat hvat mann ger og við í hvørjum motivum mann ger tað men eg nevni tað bara tí at vit hava vit mugu eisini í allum tí at vit fordøma og gera tað beinanvegin altso vit sjálvndi vija sjálvandi einoghvørja tíð fordøma eitthvørd kríggj eitthvørt manndráp til framma fyri at vinna sær politisktu og búskaparlig vald og ikki minst tað sum tað sum fer fram niðr í ukraina nú men vit siga par atvit mugu ikki vit mugu tá ikki missa vit mugu fá ikki myrkna okkara sál til at siga ja men tað samanvar vera galdandi eisini tá ið vit antin beinleiðis tilta óbeinleiðis hava ábyrgd av tí og tað sum er farið fram í irak til dømis er so burturvið og so langt úti óðansær hvusu mann roynar at motivera tað og tað hevur kostað so ótrúliga nógvum fólki hús og heim so nógvu børnum sínar framtíð so nógv deyð fólk og so nógv flóttafólk og tað undrar hann bara tá at vesturheimurin so kallaði vit kundudefinera up á nógvar mátar eghaldi vesturheimiriin vistiman kal brúka taðathugtakk um má vera tey tey sum hava eina demokratiska skipan okkusvegna at mann tá ikki gjørdi meira við at hjálpa teimum flóttafólkum týskland gjørdi tað men bleiv knúlvágsundur av nógvum men altso tað var ein tað tað er framvegis ein stór fóttafólkreppa í europa sum mann ikki hevur gjørt orsakað av krígnum a kríggi um mann sjálvur hevur verið við í og har er tað eingin moralsku munur á hóast tað í stórurmn
ir á londum og á demokratiskum londum ikki
so er tað siristember gør so væl takk fyri fyrá forhvinna og takk fyri góða røðu eg haldi at at tann støða sum er nú hon er eisini at dømi um hett her við at tað sum skilur okum í dag tá savnaðir okkum í morgin tí at nú eru flokkarnir samdur um at ukksla at taka ábyrgd og hjálpa teimum sum koma á hendaá veg og sjálvandi haldi eg eisini er tað hetta hevvi at tað skal vera somu rættindur at fólk sum koma inn í landið slal sjálvandi hava somu rættindir sum øll onnur og somu skyldur og verða viðgjørd áv junuføti sum øll onnur og tá áliggur tað eisini okum øllum enn nokk so stór uppgáva at tryggja til dømis alt ett her við sykatriini skúlaverk dagstovna økið og svíðar har sum oku vita at tað kann vera trupult frammanundan at tað eisini verða skaptur batar har soleiðis at tað ikki fer at at skapa rbotn fyri nakrari konfliktsonir sum er púra óneyðug tí okur tí at tað handlar eisini um raðfestingar hvar mann vil
seta pengar inn takk
høgni hoydal gersuvælja tað ger tað og eg eg eg eri sannførdur um at við tí samanhaldið sum hevur víst seg í hesum málinum at tað fer at bera væl til at at at megna tað og eisini at fáa sett tað neyðugu resurturnar inn og eisini sum eg sigi at vit at vit ikki hava tinginu umafur hvørjm øðrum men men men samanhalda um at handla skjótt í eina slíkari ræðuligari kreppu sum er komin komin í fyri fyri fyrifyri ukrainska fólkið at tað era eisini at læra okkum at tá ið vit standa saman um onnur mál kunnu tey eisini loysast tað má tað má vera svarið og seta av til tað og so bara fyri at viðmerkja aftur til tað ruttvang og annað eg hon var at iniriterað umær í haldi tí at eg sigi hatta her at vit mugu eisini læra at at so síggja allan heimin í í hesum her sjónarhotnunum altso eg haldi til dømis at danski útlendingarpolitikkurin er ein tann mest grúshónri sum hevur verið í langa tíð altso flóttafólk sum koma til danmarkar á ganastan og eur irakt sum tey sjálvi hava verið við í á kríggjastímóti tú tekur enntá altso virðisella ella vat er tað smúkkur frá teimum altso o altso vit vit vit síggja tað ikki vit eru blivin blind fyri tí tíverri og tað er tað eg sigu vit mugu eisini brúka hesa støðuna til at duga at lata eyguni upp fyri tí at vit viðgera fólk so ófatiliga ymiskt í mun til hvar tey koma frá og hvusutey síggja út og tað er tað sum eg bara vóni hetta kann brúkast til at at at gleiða uppum

takk og síðani er tað ingilin dyrkens trøði takk fyri for forkvinna ja eg kann vera samd við høgna heidal í at eg haldi tað er gott at vit ikki fáa alla tí donsku lógina samtyktir í føroyum har eru nógv ting í sum eg haldi eru slett ikki upp á eitt stuttligt pláss men eg haldi at tað er øgiliga gott at mann fær gjørt at vit fáa sum eitt samt løgting vónandi ljóða tað til at fáa gjørt okkum royndir á fløttafokk á økinum so sum vit eisini hava víst á í javnaðarflokkinum eisini tjóðveldur fyri at vit til dømis kunnu taka nakrar kvotufløttar tá ið vit hava fingið sær tilbúgvingina væl upp at koyra og gjørt okkum tær royndirnar sum vit skulu og fingið gjørt eitt gott og skipað lógarverk og tilbúgving á hesum økinum so eg haldi absolutt teg positivt

nioyal gersæ sera samdur og eg veit væl tað ber ikki til í øllum førum men men vit hava kanna ettsidur hjávondum hvat hvat hvat ísland hevur gjørt og tað at tey longu la tá alt og tey hava tikið kodufløttar so hava tey viðgjørt tey nær nærum á saman hátt sum sum til arbeiðsuppróvðsloyvið tai siga tú hevir kunna komin út á ofta e at koma út á fleiri fleiri støð í íslandi hava kunna fingið arbeiði hava kunnað farið í barnagarðvi um tey ikki eru so tramaliseraða at tey mugu hava aðra hjálp meðan onnur lond hava brúkt hetta við at seta øll flóttafólk í eina flóttafólk á legu har tey kunnu sita í upp til ár altso tað vilsia a te yvir høvurikki hava nakað samband við tað umgernd í samfelagið og har har hrav uppstanda øgilianógvar trupulleikar so leingi vit kunnu bjóða tað sum faktist tendur í uppskotum hjá lansstýrismannum bíli ein ein ein ein eina tilveru ein gerandisdag visu tað riggar so er tað eisini tað besta bestu mátin at gera ð upp á og at sleppa undan øllum teimum móttunum sum fólk hava við við at við at fólk fylgja til føroya o annað tílíkt at tað prógvast at tað ber til at liva sama
konað en gerast tey takk tann næsti at røða verður steffan klein poulsen
fyri frú forkvina vit gera tað sum rætt er vitrætta hondina út til okkara næsta sum lýður ótrúliga nógv vit hava sæð hvussu bumburnar hava hegla omanyvir ávísar býir í í ukraina øog eg hugsi mangan um um býin mariopol hesar dagarnar sum hevur verið kringsettir av av russum í í ja fleiri vikur eftir hondini og

og vit sóu eisini tey sevilu fólk sum verðu myrgd uttan fyri kf í í bukka og og um um mann kundi nevnt nógv nógv fleiri dømir sum eru ein avleiðing av hís krígnum í ukraina og og hetta førir sjálvandi til at milliónir milliónir av av ukrainum og og fólkflýggja úr ukraina tað nýggjasta talið sum eg havi funnið fram til er at fýra komma tríggjar milliónir flóttar úr ukra ina og og har av pólland hevur tikið helvtina og eitt land sum moldivág hevur tikið eini fýra hundrað túsund og og so framvegis e og tí haldi eg tað er tað einasta rætta at at vit hóast vit er óroynd at vit taka okkara ella taka ein part og ja tað hevur fleiri ferð nevnt at vit asfaltera samstundis sum vit koyra men tað sum vit hava at bjóða hesum fólkunum tað er ati vit hava frið vit hava ein frið í okkara landi og vit eru eitt rættiliga ríkt samfelag hóast vit sjálvandi hava okkara avbjóðingar ymsastaðni so eru vit eitt ríkt land og og og tí er tað rætt at vit gera sum vit gera við hesum lógaruppskotinum sum liggja á borðinum man kanst so skoyta upp í at ukrainar hava stríst øgiliga væl og og tíbetur er russiski fronturin stakneraður og tá hann stakneraði nokk so skjótt tí tað hava verið øgiliga brotalt og og tað sær út sum at ukraina kann blíva sum eitt annað norður og suðurkorea har har russar fukusera upp á ávís øki og og hvat tað so kemur hava at siga fyri viðvíkjandi flóttafólk um annað frameftir tað tað má tíðin vísa men tað sær út sum at landið kann blíva kloyvt í tvey

men hetta verður so okkara fyrstu fløttar hetta verður fyrstu ferðirnar at vit hava eina skipaða móttøku av flóttum og og tað sum vit seta okkum fyri her er at taka tvey hundrað flóttar pluss sameiningar so tað kann blíva nakað fleiri enn tvey hundrað og tað eru tey sum eru ragt av skrígnum altso vit vit seta skeringspunkt á fýraogtjúgunda februar sum jú var dagurin taði kríggibrast út og tey sum vóru í stødd í ukraina tann dagin og eg flýti frá fýraogtjúgunda februar og og aftaná tað tey tey kunnu fáa ella koma sum flóttar til føroyar ella søkja um at blíva flettar í føroyum og eisini tey sum hava havt uppihavstloyvi í føroyum áðrenn eftir hetta sama tíðarskeiði og og fáa tey status sum flóttar í føroyum jamen so fáa tey eitt ptal líka sum vit allir føroyingar hava og tað gevu teimum atgongd til sjúkrahús skúla og almennar veitingar og og so framvegis tey blíva sum føroyski borgarar og og tí er eitt eitt uppskot sum serliga er til sjúkrahúsverkið tí har vanliga er ein ein ein karnkarantena á seks vikur og tað karantena tókvan eisini vekk so tey koma beint inn í allar skipanir sum vit hava at bjóðað teimum tá ið tað eru góðkend sum fløttar í føroyum og og hetta her kemur sjálvandi hetta kemur at kosta hetta kemur at kosta tá vit tað má ofra seg fyri ein fyri ein bólk av menniskjum yvir ukra ina so kemur tað sjálvandi at kosta okkum og bæði fíggjarliga og og og orku og og kapasitet og annað tað er jú tað sum skal til fyri at taka ímóti teimum og og eykajáttanir sum fylgir við hesum uppskotinum honum hon ljóðar á fimtan komma fimm milliónir sum eg er til skúla sjúkrahús og osaalmennu veitingarnar serligani og eisini vinnuhúsið sum skal viðgera hesar umsóknirnar og og alt íð gingið øgiliga skjótt so tað kann vera at tað kemur at kosta meir tað er alt metingar øog tað kann hugsast at tað allarhelst kemur at kostar meir og og afturat tí sum vit h eisini hava viðgjørt fyrr og vikuni so er eitt øgiligt trýst á okkara vælferarøki ella vælferða samfelagi vit hava fingið nógvan kritikk fyri at raksturin veksur ov skjótt og tað er manglandi kapasitetir á nógvum økjum men eg haldi ikki at tað skal blíva ein forðing fyri at vit taka ímóti hesum tvey hundrað flóttunum ella ukrainum og og og sraman við teimum sum eru ragtr av hesum krígnum øhtí eg haldi vit leggja leggja okkum eftirein øgiliga góðum skilagóðum loysni her við at siga við at siga tvey hundrað fólk og tað eru deildar meiningar um um um tað er for nógv ella for lítið eg haldi tað er ræðuliga ringt at siga um um vit um vit seta tað for høgt ella forlágt tí vit hava ikki s nógvar royndir á økinum men í fyrstu atløgu so hugsi eg at tvey hundrað fólk ljóðar sum ein yvirkomiligir bólkur sum vit kunnu taka okkuna av og og forsyrgja og

og vónandi eru hesi fólkini so mikið væl fyri at tey eisini kundu taka lut í samfelagnum og og blíva væl integreraði tí tað er tað sum skal til vissu hesi fólkini skulu vera her í longri tíð og vit koma sjálvandi eisini at geva ella at fáa gera okkara egnu royndir av av hesum hesari støðuni sum it eru komin í og og tað verða allarhelst tillagingar gjørdar frameftirni men men hetta er hetta er rætt sum vit gera frú forkvinna tí vit kunnu ikki bara standa og hyggja at og og hetta skal fáa eina góða men ikki minst skjóta viðgerð í rættarnevndini og hinum nevndunum tað verður ja spurnigurn er um um um mann fær tillagar so ræliga nógv nú men mugu hyggja upp á at at alt hongur so væl saman sum tað nú einaferð kann og at athesi fólkini fáa eina góða møttøku í føroyum
takk fyri so orkuna
takk fyri djóni nolsø joensenjja takk fyri frú forkvinna er púra samdur við steffan klein poulsen í at vit við hesum taka okkara part av ábyrgd sjálvt um mann kjakið er um at tað skal vera meira ella minni men eg haldi t at tað er rímiligt sum lanstýrismaðurin hevur lagt upp til at vitleggja kkum eitt tal sum eitur tvey hundrað tað haldi eg er fínasta slag og so tekur mann líkasum og ger sær nakrar royndir av tí men tað eru meira hetta her sum eg hugsaði tað stendur aso við fimtan í uppskotinum her at tað e ettaher sum hevur við við móttøkuhúsi at gera at allir ukrainar fáa ilboð tilboð um heilsukanning ha og nú hava vit hoyrt í danmark kanska tær royndirnar kanska vit eisini skuldu gjørt okkum um ikki bara binda um heilan fingur beinanvegin og kanska gjørdi tað sum krav at tey skuldu kannast fyri til dømis tubersku losu sum eru øgiliga útbroytt hjá teimum tað er meira kanska fyri atbæða at verja altso veit veit stefan klein poulsen um tað er ein partur av av av hesi tilbúgvingini
takk fyri
takk stefan klein poulsen ger sovælja frú forkvina vitvit taka sanniliga okkara part við hesum uppskotinum og vit vit eru nýggj á hesum frontunum kann mann siga ella óroynd sjálvandi verið tað er øll forendu ikki verið flóttar í so stórum tali sum sum eru komn er undir skipaðum forholdum og vónandi fer tað at eydnast væl ogtá tað kemur til hettar móttøkuhúsið so kenni eg faktiskt ikki allar deteilirnar rundan um tað og tað eru akkurát hesi tingini sum vit vónandi blíva klókar upp á í í í rættarnevndini hóast tað skal tað skal ganga skjótt so so so hyggja vit upp á tær deteilirnar sum vit ne einafer kunnu og og fleiri av nevnt móttøkuhúsið og vit fara sjálvandi eisinihygga pp á tað eg
eg tú veit ikki hagt meira her nú takk fyri tað næsta røða vi rutt vang
ja av sovnum liva vit í søguligum tíðum í dag ikki bara her í føroyum men í europa og í heiminum sum heild eg var ein av teimum sum líka til tað síðsta trúðu at vit fóru ikki at fáa kríggj tað var líkasum við okkara vesturlendska meinsetti og logikki so dugdu vit ikki ordiliga at síggja hví at putin skuldi leypa á ukraina og tað tann leyp á er jú bara ein staðfesting av at puturin júst ikki hevur sama meinsett og logikk sum flesti av okkum vestanfyri tað av sær sjálvum eg rættiliga rannsakandi og eg kann ikki lata vera við at hugsa um hvussu politiska gongdin hevur verið ígjøgnum mítt lív barna og undómsár vóru merkt av koldum kríggi so fingu vit ta stóru broytingina í níggjuogfýrs og serliga russlandi sá sera ljóst út vit giftust í nítjan hundrað og níggjuogfýrs og tað var so mikið ljóst og gott at verfaðið hevði sum tema fyri brúdleypstalini glasnost og perstroyka og tað var eitt upplagt evni til eina brúdleypstali eg vil siga at tað gteg í gingið hjúnabandinum hjá mær munandi betri enn tað hevur gingið russlandi síðani

og afturat tí at sum vit kanska eisini stt hugsaðu um arabiska heimin at tey fóru at taka okkara virðir til sín tað helt jú heldur ikki so onkursvegna er hettar ein ein rannsakandi tíð fyri okkum í vesturheiminum bara tað at vit brúka heiti vesturheimurin so ofta sum vit gera eftir hondina tað haldi eg ta er nógv ár síðani at vit á henda hátt tosaðu um vesturheimin og at vit í heilt annan máta er blivin tilvitaði um at tað sum vit hildu vóru universell virðir fyri okkum øll mannarættindi fólkarættir ella fólkaræði frælsisrættindi talufrælsi tað er ikki universaluniversel virðir tað er nakað sum vit í vesturheiminum fyrst og fremst síggja viri í eg trúði tá tá ið eg var yngri at tað var bara ein spurningur um tí og tað trúgvi eg nógv við mær djørdi at tað var bara ein spurningur hvar á tíðarlinjuni vit vóru áðrenn vit øll høvdu tikið hesi virðini til okkum

tað sum eisini haldi er sera áhugavert og søguligt tað er at vit sum undanfarni røðari vísti á atir fyrstu ferð at vit hava eina skipaða móttøku av flóttafólki í føroyum

hóast vit ikki til funnar hava ábyrgd av okkum sjálvum so er tað eisini søguligt p á tann mátan at vit taka ábyrgd sum ein partur av heimssamfelagnum og hjálpa fólki í neyð upp á ein máta sum vit ikki hava gjørt fyrr eg eri avgjørt fyri hesum átøkunum eg haldi tað er rætt og og neyðugt at vit taka ímóti fløttum til føroyar eg haldi samtíðis at vit skulu gera okkum ómak vit hava eina stóra politiska ábyrgd fyri at fáa hetta at eydnast væl serliga tí tað er fyrstu ferð at vit taka ímóti fløttum og fer hettar at eydnast væl so kanska tað gevur okkum mót upp á at taka ímóti enn fleiri tí vit hava ongar ábendingar í løtuni um at talið á fløttum í heiminum fer at minka

eg haldi eisini t vit skulu síggja tær avbjóðingar sum eru sum vit kunnu vænta av at síggja tær í eyguni og ikki taga tær burtur tað hevur verið tosað um tvey hundrað persónar frá byrjanini av tað sum so er nýtt ella tað sum sum er blivið meira ítøkiligt tað er tað at mann sigur at vit áseta eina kvotu upp á tvey hundrað eg haldi at tað er gott eg haldi tað er gott at vit avmarka talið onkursvegna eisini við hesum fyri eyga at fáa tað at eydnast tað verður tosað nokk nógvað um integratión eg eg havi tað eitt sindur torført við orðunu um integratión tí eg haldi tað er øgiliga ymiskt hvat vit leggja í orðið integratión tá ið summi tosað um integratión so so tosa tey um sum um at útlendingar tá ið tey seta fótin á føroyska jørð so eigur mann at hugsa sum ein føroyingur og handla sum ein føroyingur men soleiðis eru vit ikki sum menniskju mann kundi spælt við tankalistað var øvugt vissi eg flutti til afgansav hvussu lang tíð hevði gingið áðrenn eg fór at hugsas sum ein afano neyvan hevði eg nakrantíð farið at hugsa sum ein afgano og so slett ikki nú eg havi búð seksoghálvtrýss ár í føroyum ella í hvussu er her á leiðini eg hevði ikki tikið til mín teirra hugsan um kynini allarhelst hevði tað havt akkurát øvutan virkna at eg hevði blivið eini radikalur feministur heldur enn at eg fór at at umhugsa um kvinnur nú um tað nú var neyðugt at útbúgva kvinnur og tað haldi eg eisini vit mugu vera tilvitaði um at tá ið vit taka ímóti fløttum við einari heilt aðrari mentan enn okkara so mugu vit vænta at tað eru menniskjur sum hugsa og føla øðrvísi enn vit sjálvi gera tað er ikki blivið sagt kanska er tað heldur blivið tagt burtur men eg ímyndi mær at orsøkin til at mótstøðan ímóti hesum fløttunum ikki er so stór sum hon hevur verið áður onkur hevur nevnt at í tvey túsund og nítjan var tað ein flokkur sum fór til væl við slagorðunum vit skuldu ikki hava flóttari til føroyar tað kemur ikki upp at venda nú og eg billi mær inn at tað er tí at vit hava eina fatan av ukrainum sum fólk sum líkjast meira í okkum sjálvum tey síggja út sum vit gera tey eru ílatin sum vit eru tey hava eina religión sum er tættari upp á okkara enn flótta fólk sum vit annars hava sæð í vesturheiminum og vit hava eina fyristilling um at tað fer at ganga betri av teimum orsøkum tað vita vit so ikki men eg haldi tað er viktigt at vit gera okkum ómak at fáa hetta her at rigga og eg haldi heldur ikki at tað er bara politiska skipanin sum hevur ábyrgd at tað evur stóran týdning at vit eggja hvørjum einasta føroyingi at taka væl ímóti hesum fólkunum sum eru í neyð at vit gera hvat vit kunna at knýta bond til hesi fólkini og akkurát hetta við paralell samfeløgum hevur mann tosað um í øðrum londum sum er ein avleiðing av at av flóttafólka streymum at vit nemliga ikki bara opnar dyrnar til landið men eisini opnar dyrnar til hvørt einasta heim tað trúgvi eg hevur týdning og sjálvandi kunnu vit vænta at fólk tilpassa seg tær treytirnar sum hetta samfelagið nú er

h nú havi eg ikki verið so nógv inni á teimum ítøkiligu tingunum sum eru í hesum her uppskotinum og tað tað er kanska slett iki rætt tí vit hava jú samtykt tar í tinginum at vit skulu víkja frá øllum tíðarfreistum og tað merkir at hesi hesi trý lógaruppskotini fara at fáa eina minni grundaða viðgerð enn lógaruppskot annars fáa men sum heild takið eg undir við hesum her uppskotinum tað merkir at vit fáa ella at hesi fólkini koma at liva stórt sæð undir somu treytum sum vit onnur gera her ú føroyum at uppihaldið er treytað av bæði nøkrum persónligum viðurskiftum altso at at fólk kunnu missa síni sín status sum flótti ella sum sambært hesi lógini eisini avorsøkum altso persónligum orsøkum nakað við við við viðurskiftum og eisini sjálvandi er støðan tengd ati hvussu støðan er í ukraina og tað sum vit sjálvandi øll vóna er at støðan stabilisera seg og at tað verður friður í ukraina og at russar kekkja seg aftur tíðin hjá mær er farin men tað skal eingin ivi vera í um at vit í framsókn fara at taka undirð
við hesum lógaruppskotinum takk fyri takk fyri at her verður postað sær
fyr ein viðmerking ger so vælfyri eg haldi at tá ið mann snakkar til dømis um integratión av avfólki í danmark sum er komin úr muslimskum londum so heldur mann ofta at støðan er nógv verri enn hon er í oktobur í fjør kom ein kanning út í danmark sum varð gjørd um integratión í danmark hvussu danir uppliva at integratiónin gongur og har vísa seg at fimmoghálvfjerðs prosent av danska fólkinum halda at integratiónin gongur verri enn hon faktiskt ger altso eru fólk sum koma ar danmarkar nógv betri integrera kriminaliteturin fellur og so víðari men fatan er an onnur og tað er ofta tí at bæði politikarar og tí at miðlar og suvíðari útstilla støðuna til at vera nógv verri en hon er so faktiskt stendur tað slekkio illa til í eina tað vísa ein spildurnýggja kanning sum e
fyri hálvfum ára síðani
ger so væl ja sera áhugavert og eg ivist ikki í at júst hatta hvussu væl integratiónin riggar er eisini báða veri sjálvandi er tað tað g og miðlar og vit øll hava eina stóra ábyrgd hvussu vit tosa og hvussu vit eru saman við fólkum sum eru øðrvísi enn vit sum hugsa øðrvísi soleiðis at vit ikki gera avbjóðingina
tann størri enn hon í veruleikanum er takk fyri
helgiabramsen gersvæja frú forkvina nú nú sá eg facebook at rutt vang um deygarnar tfekk eina bók við føðingardagsgávu sum kallaðust liberalistmen sum vild farild sær eg vet ikk vuslank hon er komin at lesa bókina men at røðun javar tað sum an ikki komi so grivliga langt meni meni eg eri púra samdur tí at at eg eri ikki so onkumt altso tað er øgiliga viktut at vtikki taka meira fólk henda við enn vit kláru at taka ímóti og tað er ikki líka krevjandi at taka ímótir øllum eg veit tað at politiskt ókorekt at siga at øll fólk ikki líka men øll eru ikki líka altso tað eru ymiskar mentan og fólk kom frá og er ta fólk sum konnframmentas líkist minni okkara so so klárar ikki nakað ímót líka nógvum sum frá frá londum sum sum líkjast meira okkara altoer tað um mann viltað ella ikki sjálvt um tað tað politiska ókorrekt at siga tað og tí og tað má mann hugsa um eisini tá man
takk fyri
takk frá tvangfjørvumtakk fyri nei nú eri eg nokk so spent upp á at lesa hesa bókina eg haldi kanska at titilin var eg kanska ikki svaraði heilt við við innihaldi bara at søkist útsøra tí sum eg las á baksíðuni men eg má siga at eg haldi hetta vit uppliva í dag sannføri meg enn meira um at tað tað liberala fólkaræðið at tað veruliga hevur sítt virði og tað er blandað við einari sannføring ja men tað er sløkkið innlýsandi fyri øll onnur og tí er tað so ót ella tað hevur so fyri meg so ótrúliga stóran týdning at vit stríðast fyri tí eg hugdi at í filminum um hon vinst ein kjørkil nú er fyri dákis avður tað tað yvirveitslið hann gjørdi áðrenn hann fór í kríggj við hitlera veitst eg nú dí at síggja tíðirnir strekkir ikki til tær men niðurstøðan hjá mær aftaná sæð tann filmin er tað fer við jøvnum millumbilum at vera støður har sum tað er vert at
fara í kríggj fyri nakað og eg haldi vit skuldu tækka vitstercharchøld millum annað at hann fór í kríggj og stríddist ímóti teimum heilt ótrúliga kreftinum sum tá vóru pá spæl ja takk søgan rúmast illa í ein minutti

ruttvangsera góður spurningur júst hetta her við við hvat hvørji revsitiltøk ið vit seta í verk og og tað má eg siga at tað segða eistin til miðlarnar henda dagin at tá ið vit hyggja eftir hvat ella tá ð vit síggja hvat ið fyrigongur í ukraina í dag so er tað ikki nakað sum er nakað revsitiltak sum er forharðligt at seta í verk spurningurin sjálvandi sum onkursvegna er elevanturin í rúminum er í hvønn mun skulu vit fara víðari enn onnur vesturlendsk lond og hvat merkir tað um vit fara víðari um viðganga fremst hvat fyri avleiðingar hevur tað og tað er tað sum eg ynski mær at fáa lýst so at ikki nakað kemur óvart á okkum og eg sakni faktiskt at mann ikki hevur innkallarar altso at landsstýrið ikki kannar inn til kunnandi fundir um støðuna um hvat fyri ivrvaðisi mann ger sær í mun til ta sambandið vit hava við russland
takk fyri ja takk so er næsti røðari sámal persón
fyri harra formaður ja tað hevur trý mál til viðgerðar undar og einum og takin evið undantak frá tíðarfreistin og tað vísir tann alvorðn ella ella tann neyáneyðin sum eg fari at handla skjótt í hesum málinum tað er soleiðis at støðan í í hesum londunum er ella í ukraina er rættiliga kaotisk tragisk myndirnar sum vit síggja frá frá hesum landinum dag ov dagliga neyðina sum vit síggja í fólkinum og kanska serliga forsetan sjálvum sum hevur ein ótrúliga djarvur maður í at verja sítt land og hevur verið úti ímillum fólki og tað hevur ávirkað okkum øll og nú er so loksins hetta málið komið á skrá hvar ið vit kunnu fyrireika okkum til eisini at vera millum teirra sum taka ímótir hesum leygarspólkum eg havi lat mær ikki at viðgera so nógv lógaruppskotini tí eg hugti ígjøgnum og takið undir við tí øllum sum tað er tað er møguligt at tað skuldu onkrar koyrektiónir í okkurt av tí víkjandi tí fíggjarliga tí at eg veit slett ikki um tað akkurát kemur at halda kriteriunir treytirnar fyri at hesi heri fólkini kunnu koma undir hesa skipan tey eru sett eisini og men verður tað vorderað aðrastaðnis aðn akkarater hjá okkum hvør ið uppfyllir tey kriteriuni o ikki men a et egentiliga eitt alvarsmál fyri tað føroyska samfelagið tí

nú nú er tað sagt at tað er ópolókorekt politiskt at siga t er munur á londum og tað kann gott vera men um tað er ókoyrektitt likki men tað kann mann kann ikki víkja fyri samleikan og lereralitetinum frá tí tað er stórur munur á fólki og tað er stórur munur á mentanin í teimum ymsu londunum hvussu nógvhon víkur frá tí føroyska føroysku mentann og tað er eingin ivi um at mentanin hjá akkurát hesum fólkinum í ukrainska fólkinum líkist okkum í ein ávísan mun teir sum hava siglt saman við hesum monnum sum koma hareftura teir sum arbeitt saman við teimum teir hava bara alt gott at bera hesum monnunum og tað nemmir at vera saman við og umgangast men avbjóðingin liggur í tí at hetta eru fólk sum ru vist tey uppfylla kriteriuni sum eru traumatiseraði hetta eru fólk etti kvinnur og børn og pensjonistar manligi bfaltningurin í góðum aldri sleppur ikki út úr ukrainan skal at verja sítt land tað vil siga at hesi fólkini umframt at vera rivin frá sínum egna heimlandi tað er eisini rivin burtur úr sínari familju

ikki bara rivin úr sínum landi men tey eru rivin burtur úr tí famillierahøpinum kanska tryggleikanum og koma til eitt land sum tey ikki kenna eitt land sum tey kanska er skeptiskt grivin fyri ella eitt land sum tey sjálvandi er takksom fyri vil taka ímóti teimum men men teirra hálningur og teirra hvat tey føla og hvat tey uppliva yvir fyri hesari lítlu tjóðini tey koma til er ikki tað for og siga so uppgávan í hesum er kolusal

og tey mugu ikki líga nakrað yvirlæst meðan tey eru heru heima hjá okkum og vit skulpa minnast til hvussu sárbar tey eru og tí vóni eg at tað føroyska fólkið tað hevur hom so einki við hetta málið at gera men at tað føroyska fólkið virkuliga tekur hesi fólkini til sítn

at mann fer væl um tey man tekur tay við inn í ta sosialu samveruna men tað er eitt annað sum er ein avbjóðing esnú tað er tað at tað liggur í hesum lógaruppskotinum at hesi fólkini fara heim aftur og tí undrar tað undrar tað meg eitt sindur at tað stendur í í tekstinum í hesum her lógaruppskotnum at at mann skal stuðla undir eina væleydnaða

sum eg uppfati integratión so er tað at tú fært fólkini til ja vil sagt tað at blíva føroyingar vist tú visti tú skalt integrera tey í samfelagið mentað er møguligt tað liggur okkurt annað í tí men hetta er fólk sum sum vit skulu vísa kærleika yvir fyri men við tí fyri eyga at hesi fólkini fara avstað aftur tað skal vera undarligt tá ið tey venda sær fyri seinastu ferð móti tí heimideyga forlátu um tað sær sund og bomba um tað ikki liggur í teimum at vit vilja sleppa heim aftur harra formaður at tey vilja sleppa aftur tygu land tað er ikki farin frí vilja tað er likin vekkkaðani tað er runt um tann kúluregni tey hava kanska traðkað upp um líkini av onkrum av teimum nærmastu

tað stendur eisini at vit kla at taka hadd fyri undirvísing í føroyskum sum annað mál

eiga vit ikki vissu nú vit hugsa okkum til at tey skula vera her tvey ár eiga vit ikki at tryggja hesum fólkunum at tvey ár ikki verða tikin burturúr hesum skúlabørnum at tey fáa undirvísing í ukrainskum kundi mann til dømis sett eitt ynski fram til teir sum seta kriterium og treytirnar at tað er onkur undirvísara ímillum soleiðis at hesi børnini koma eisini at fáa undirvísing á teirra egna málið tað eri tað er nakað sum eg haldi eri hevði verið heilt ótrúliga gott fyri hesi fólkini fyri heseg børnini eg síggja at mann hevur gjørt tað soliðsat mann líkasum pointerar at mann skal í norðuoyggjum suðuroynni eysturoynni vágum og tórshavn líkasum konsentrera seg um tað undirvísingarmessua í hvussu sær tað ver vít ikki til at tað skal vera serlig útbúgvingartilboð tá er tað nokk serliga meinin tað upp á bamiðnám so vítt eg havi skilt og so málskeðið og fyrireikingarskeið og tað er akkurát her at eg mest ivist í um upphæddin heldur tað stendur at ter fimm hundrað túsund sett av til málskeiðið og fyrireikingarská fimm hundrað túsund krónur rekka ikki langt í dag og vissu vit hugsa um eitt eitt áramál upp á tvey ár

eg eri fyri av fullum hjarta at vit taka ímóti fólknum men e eri eitt sindur stúrin hvussu tað fer at eydnast tað hóast tey líkjast okkum í mentani vig slupa minnast til at hes fólkini hvat tey hava

at tað føroyska fólkið virkuliga tekur ímóti eg trúgvi at so seðin liggur í um tað føroyska fólkið tekur hesar fløkningarnar til sín ella ikki tað verður ikki lógarverkið sum so lógarverkið skal sjáfylgiligt vera trygt og

vit fara so í øllum førum frá sjálvstýrinum at taka undir við hesum og eisini kanska at fylgja teg upp takk fyri

eg møtti teimum í túnunum nú ein dagin teimum trimum sum eru komin til sands úr ukraina

meni tey søgdu varisliga nei takk og tað kanska lýsti ta støðuna sum nógv av hesum fólkunum eru í sum flýggja undan tí ræðslu eskimið sum sum russiska stjórnin hevur sýnt at tað veruliga er at tey eru púrasta tikin av fótum í mun til sínum í sína rættarstøðu í mun til sína demokratisku støðu og í mun til sína menniskjaligu støðu ati hóast eini varlig bygdarslig útræft hond var til staðar so so tordu tey ikki at taka av og tað havi eg eisini stóra virðing fyrr ella góðtaki men eg haldi ati eg haldi at júst tað má vera styrkin hjá ogumsum samfelag skulu vit búgva okum til at taka ímóti flótta fólki vit kunnu altíð diskutera tann stóra prinsipiella spurningin um hetta er málsøkið er føroyskt ella danskt men eg haldi ikki tað er tann rætta diskussiónin beint nú og tí fari eisini at takka landsstýrinum fyri at komi við hesum pakkanum í tingi og landsstýrismanninum magnus rasmussen tí eg haldi ati tað er oiliga týdningarmikið at vit fáa formaliserins viðurskiftini sum onkursvegna hava verið partur av okara samfelag í eina tíð otað er ikki ein haldfør støga at hava ta søguna sum vit hava havt sum sagt haldi at at tað at vit hvør í sínum lagi lata dyrnar upp ella lata hjarta upp hvat vit velja at kalla tað fyri hesum fólkunum sum hava verið í svárastu neyð og sum sum royna at søkja sær frið hjá okkum tað er tað er okara tað er okra stóra avbjóðing og ov stóra uppgáva sum sum menniskr at at bjóða teimum hendan vegin eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit gera tað væl eisini í teirra skipan sum vit hava

eg havi sjálvur verið eitt sindur iva um hvussu hvussu nógv vit skulu klára at at at hýsa og eg síggi at arguentatiónin í uppskotinum er at ella tá byggir mann kjarnin í argumentatiónir upp á hýsismøguleikarnar at mit klára at hýsa upp móti tvey hundrað fólkum og eg haldi at tað er eitt sindur veikt veikt grundarlag at at bara at siga at vit hava bíligt til sooso nógv og tí skal talið vera tað ella tað eg kundi eisini hugsað mær ati at vit vóru kanska eitt sindur meira at tikið tað í stigum at at vit royndu at fáa hesa hesa skipanina so at fungera so væl sum gjørligt við øllum teimum fasettum sum nú einaferð eru bæði fyri børn og vaksin at vit kanska tóku hálvtrýss ella hálvfjerðs ella okkurt sóðorital í fyrsta umfari í eitt tíðarskeið metta um støðuna hvussu væl vit komu frá uppgávuni bæði í mun til trivnaðin hjá teimum og um hvussu vit hvussu væl vit kláraðu at at lyftahs uppgávuna og koma so til ta niðurstøðu at vit gjørdu okkara arbeiði væl so kundu vit latið upp fyri at tikið tey næstu hálvfjerðs og kanska einaferð og hálvfjerðs omaná eg veit at tað er eitt sindur vandamikið yvirhøvur at siga tað men eg haldi tað er týdningarmiklari hjá okum at taka okum ordiliga væl av teimum fólkunum sum vit taka ímóti og og og sum sagt at lyfta ta uppgávuna væl tí tað skal standa tað eftir at vit sum samfelag við vjalbjargaða samfelag klára at bjóða hesum fólkunum vælkomin og at tey sanniliga hava eina góða kenslu meðan tey hava verið her summi hava sagt at vit skulu eggja teimumtil a fara stað eg veit ikki um tað er rætt eg haldi at vit sum vit gera uppgávuna so væl sum vit yvirhøvur kunnu og hesi fólkini velja føroyska samfelagið framum ukraina ella hvat annað land tað mátti verið so haldi eisini vit hava gjørt uppgávuna solítar og vit hava sanniliga brúk fyri fólki sum ynska at vera ein partur av føroyska samfelagnum takk fyri forma
ja takk so er tað jørgen niclasen
formaður tá ið vit gera nakað so haldi eg at tað er ógvuliga umráðandi at vit gera tað ordiligt ræðuleikarnir sum ganga fyri seg í ukraina kunnu ikki pp á nakran máta forsvarast og vit eiga sjálvandi at hjálpa til her er talan um eitt land ja veg kunnu næstan siga eitt av okkara grannum nú vit tosa um europa og spurningurin er altíð hvar kundu vit gjørt mest nyttu kanska við pálska markið rokni eg við at tað er mest brúk fyri skjótari og kanska nógvari hjálp í løtuni men hin møguleikin er sjálvandi eisini at fólk kunnu koma til til føroyar sum flóttar men eg kundi hugsað mær í staðin fyri at at tað sum hevði verið í higartil so hevur tað verið tosað nógv her um um kenslur og og gog tað er eisini rætt men eg haldi tað er nokk so viktigt at at vit ikki stýra einum samfelagi við kenslum eina altso tað ræður um at hava kensli men eisini at hava logikk og sunna fornuft ljóðar kanska skeivt at siga men við kenslum eina verður einki land í verðini stýrt og slett ikki við skili h tá ið vit taka ímótir fløttum sum hesi uppskotini leggja upp til sum tað sær út til at vera stórur meiriluti fyri so er er mín einfaldi spurningur jamen hví tvey hundrað altso í uppskotinum er standa tvey hundrað pluss familjusamanføring og familjusamanføraoyingur h eg sæð úr øðrum londum tað kann skjótt pláva nógv fólk og so er spurningurin eru við til reiðar til at taka ímóti so mongum her og nú áðrenn havi vig fingið at vita at tað skal heilt serlig tilbúgving til tá ið tað eru fólk sum hava í út fyri slíkum ræðuleikum eg spyrji hava vit tær førleikarnar til eitt so stórt tal av fólki tí er kanska mín spurningur hví byrjar mann ikki við eitt sindur færri vit samanbera okkum við onnur lond sum hava royndir á hesum økinum við at taka sær taka ímóti og taka sær av fløttum tað hava vit ikki eiga vit ikki at byrja spakuligari og so síggja ja men men hetta lukkaðist jú væl og tí kunnu vit økja ella hetta lukkaðist ikki so væl tí tí taka vit ímóti fólkunum sum mugu syrgja fyri at tey koma til nakað virkuliga gott tey sum

eg havi spurningar um á hesum økinum tí at also lat okkum nú siga tá vit taka heilsuøki ja so skulu hesi sjálvandi fáa sjúkruviðgerð men men er er er heilsuverkið ført fyri at taka ímóti altso skal eg man hevur hoyrt um serliga serligt slag av sálarfrøði er er plásshava við tað

ella tað vil siga at bíðilistarnir hjá føroyingum verða enn longri ella skulu hesi fløttarnir bíða ella hvussu hugsar mann at at skipa ella koma fløttarnir inn í ta kø sum er tað vil sega hesar her tólv átjan mátaar mánaðar bíði tí tað tað tað ljóðar gvussur ikki rætt hvussu ger mann har tá tað so kemur til almannaveitingar so skulu hesi fólk fááa rætt til almannaveitingar og sambært tí sum eg dugi at lesa burtur úr hesum her so koma tey at fáa meira enn fólk í somu støðu í danmark eg kundi hugsað mær at spurt hví men tey koma at fáa minni enn fólk í somu støðu í føroyum altso ein ein stakur uppihaldari við tveimum børnum í føroyum sum erup á fyritíarpensjón hevur sjeyogtjúgu túsund og fimm hundrað netto taðel seg aftaná skatt eftir um mánaðin meðan tá tað kemur til hesi fólkini í somu støðu so fáa tey nógv minni er tað tí at mann metir at

tá mann beginnar at gera mun so sakni eg argumentir hví skulu hesi hava meira í føroyum enn líknandi í danmark hví skulu hesi í føroyum fáa minni enn føroyingar annars í føroyum tíðin gongur skjótt harra formaður og tað gera pengarnir tíverri eisini fýrs milliónir u út í gjár fimmogtjúgu milliónir í dag og tað ljóðar sum øll ætla sær at taka undir við penganýtsluni hóast her í tinginum tosar mann bara um at vit brúka for nógv so so eg hvussusuer
víga sum sum farast taðn takk fyri formari ja takk so er tað viðmerk
helgi abramsen harra formaður ja nú gjørdi jørgun niclasen nógv burturúr hesum talinum tvey hundrað eg haldi at tað talið er eitt eitt sindur av num eini meting bara hvat ið mann heldur og tað er nokk uttan iva at talasmetil diskussión hvat men eg púra samdur tí at sjóvandi skal mikki gekka meira fólk henda við mann klárar taka ímóti taogtað er sjóvandi øliga umráðandi at mann finna fram til hvat tað tað ligur nú nevndi jørgun niclasen teer at hvar gevr mann størstu nyttu a nevndin við pálska markið altso trupulleikin og páska markið sum eg havi skilta er nettugpt tað at har koma nógv fólk inn og og mann má fáa tey víðari og og er ikki nettupt tað vit gera nú at hjálpa við páskamarkið altso vit fáa fólk víðari harfrá sum koma hartil ella hvat ítøkiligt kundi jørgun nilasen annars hugsað a tær at mann gjørdi

ja til hatta talið tvey hundrað eg veit ikki hvar tað er komið frá onkur heldur at tað er ein landsstýrismaður sum fingi spurningin og so bara smekkar til veit eg ikki onkur segði tað kestur at tvey hundrað eisini men men eg haldi hvussu so er at at tað er tey allarflestu fólkini sum eru í í nærumhvørvinum og teirra størsta ynski er at koma heim aftur og tað er uttan iva hjálp har vit kundu geva um tað er nógv ella lítið tað dugi eg ikki at siga men eg legði mest til at tá mann sá allar hjálparfelagsskapur sum vóru komnir til at hjálpa til so sá mann eisini at har vóru básar við londum til dømis í israel hevði ein ein básar til til at hjálpa fólki so so eg haldi vit kundu gjørt meira nyttu við at gjørt meira har men eg haldi hvussu so er at tal er tvey hundrað til at byrja við haldi eg er for høgt vit eiga
byrja lægrið og so síggja hvussu sukseðin er og so taka støðugt frá tí aftaná so er tað kristian
andreasen ja takk harara formaður talið tvey hundrað stendur í lógartekstunum og eta ríkislógartilmæli g er nok so ringt hava við at gera hjá okkum í løgtinginum tí ivit hava ikki lóggávu vald á økinum men hvussu an kann gera taðhar eg trúgvi tí at mann kann loysa hana har trupulleikan við at skriva í viðmerkingunum at mann ynskir at starta áeni meðan í minni tali og so kanska síggja hussu tað gongur og so kanst ka økja talu viðstat vist tað gongur gott og steðgaða visutú iki gongu gott altso eg trúgvi at hatta kann loysast við at mann skrivar nara viðmerkingar í rættarnevndini vit hava til viðgerðar í morgin og fara sjóngiligt
gev tí eitt sindur takk fyri mær
jú tað er sjálvandi ein ein møguleiki men altso tvey hundrað sum stendur í lógaruppskotinum merkir ikki tvey hundrað tí at familjusamanføring kemur afturat so vit kunnu rokna innan fyri ikki so langa tíð so eitur hetta tvey hundrað í lógini kanska trý fýra hundrað eg eg tori at siga men sjálvandi kann mann skriva viðmerkingar um at byrja varisliga men í framløgu fingu vit at vita at nú setir mann bara tvey hundrað uttan at eg fekk at vita hvar tað kom frá men mann kann altíð hækka tað seinni h og tí siti eg hugsi um mat hevði tað so ikisverið rætt í ríkislógartilmælum at seta eitt lægri tal og so kann mann hækka tað seinni tá mann hevur sæð royndirna tí tað sum eg kenni til ríkislógartilmæli so plaga tey ikki at verða koyrd ígjøgnum í danska fólkatinginum fyrr enn aftan á triðju viðgerð úr føroyum tað vil siga at tað ber til at gera broytingar so eg hevði ynskt at at

beini johannesen takk fyri g eri samdur vð jørgun niclasen vit mugu vera øliga varin tá tað kemur til eftirr vit hava fyri vuð ongar roynd r økinum vit hava ikki royndir við tilbúgving og annað og vit hava onga integratiónslóg hvørsfalt enn og og vit hava eisini torført við at integrera tey ið longu eru komin í dag upp á familjusamanføring og og annað og so erta júst tað sum jørgin niclasen inja um tvey hundrað til dømis koma tað er so talð sum er nevnt her og tað kemur og man eisini sosarðum sá familjusamanferingur seinni tá kríggið árnanfyri vónandi verður liðugt hava vit so tá tað klárt til tilbúgving og kunnu vit veita tær tænasturnar sum tá krevsta okkum og hava vit bílirøsl til øll tey tá so hetta er í hvørfall vit mugu vera
øgiliga varin tá tú kemur úleytur takk fyri
ja skal mann lurta eftir orðaskiftunum í føroyum tey seinnu árini so er eru bústaðir ikki tað sum vit hava virflóð av tað er hvusssu er mítt inntrykk men men eg ivistiki í av tí sum beini johannesen sigur at at at vit taka eitt tal av fløttum nú ja sum er tramatiseraðir av tí sum er hent men tann seinna bylgjan sum er familjusamanføringin ta eru samsýnivíst tey sum hava verið mitt í krígunum og eru munandi verri fyri nú nú giti eg bara tað sigur mín logikkur og og tað var eisini tíð eg hevði spurningin men eg eru er eru vit klár at taka ímóti tí og um vit eru tað eru vit klár til at taka ímóti einum so stórum tali tí vissu ið vit taka flótta fólk og vit ikki geva teimum eina góða hjálp í hesum landinum so haldi eg ikki vit hava gjørt tað gott so so tað sum vit gera lat okkum gera tað gott
lat okkum gera tað ordiligt og elsa fareftir mær
tey høvdu skunnleysað tær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður hatta er nevniliga sera áhugavert tað sum jørg niclas er inni á at tað er við at hvør er tað sum fer at sleppa fyrst framat tá til dømis tá tað er til sallarfrøðing er tað tey sum koma aðrastaðni frá sum eg kann fyrisilla mær mangan hava eina akuttan brúk fyri at fáa sallarliga hjálp so hatta har er vert at taka upp og tosa um og tá ið mann tosar um hvat fyri veiting tær fáa so er tað ikki fyritíðar pensjón men tað er fyribils uppihaldsveiting og har er tað soleiðis at við sínum eini ein støk við fyribils uppihaldsveiting fær átjan túsund og fimm hundrað og hálvtrýss við sínum trý børn yngri enn sjey ár hetta er ikki fyritíðar pensjón

bjørgin miklasengerðsvøllur ja og umframt so var tað jú sagt at hann aðra upphæddin men so verður latið okkurt tíðskoyti afturat men hyggi eg eftir eg havi meint at hava familjuískoyti sum kundi latast afturat tá hjá so fer tað harfrá uppaftur tað vil siga meira enn í danmark men hyggja so eftir hvussu ein ein ein ein ein føroysk føroyingur í somu støðu er so koma aðrar viðbøtur afturat og og og har er tað eg spyrji hví er landsstýrið komið til at fløttar í føroyum skulu hava rætt til hægri veiting enn fólk í somu støðu í danmark og hví lægri veiting enn fólk í somu støðu í føroyum og og hetta er ein spurningur tí eg
kenni ikki svarið ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið nú er tað beinta
til viðgerðar er uppskot um at geva fólki úr ukraina uppijalsloyvi í føroyum og harra formaður endamálið við uppskotunum tað er kann eg sjálvum sær sigast at vera positivt tí tað snýr seg um at hjálpa nøkrum fólkum meni eg haldi samstundis at hetta uppskotið ber brá av at tað er gjørst øgiliga nógv í skundi og her og nú tí eg haldi her eru rættiliga nógvir spurningar og rættiligani nógv ivamál men tað er onkursvegna sum um ati løgtingsfólk ikki ordiligani tora at viðgera teir spurningarnir ella tey ivamálini tí sjálvandi hetta er eitt øgiliga emt mál men eg haldi tað r øgiliga umráðandi at vit tora at viðgera tey ivamálini sum vit hava soleiðis at ja at vit fáa svar og greiða upp á nøkur ting og at tað eisini kann ja ja blíva eitt vaski man kan siga friðariga uppskoti í øllum føru eitt sindur greiðari enn taeg nú

føroyar skulu taka ímótirtvey hundrað fólkum sambært hesum her uppskotinum her men tað stendur einki nágreinað um hví skal tað akkurát vera tvey hundrað fólk tað stendur bara í viðmerkingum til uppskotið at mett verður at føroyar kunnu hýsa tvey hundrað persónum og tí er í uppskotinum ásett ein kvota á tvey hundrað persónar og so verður tað sagt atð ír støddin á landinum taer kapasiteturin á ymsu økinum sum er avmarkaður her uppi í bústaðir og tað er akkurát spurningurin um bústaðir sum eg haldi er øgiliga umráðandi tí at tað tykist rættiligani ógreitt sambært ella tí so sum eg fata ta í hesum her uppskotinum her

tað stendur ikki í her er tað soleiðis at ætlanin er at tað eru privat fólk sum skulu mann sigur veita hesar bústaðirnar her sum eg skilji er tað ein ella annar listi onkustaðnar har mann hevur mett út frá her er pláss til so so nógv fólk er tað veruliga soleiðis at vit siga at nú koma hesi her fólkini til føroya og tey tey fáa fáa eina íbúð fyrst ferta móttøkuhús men so fáa tey eina íbúð her hjá einum ella øðrum privat persóni men undir hvørjum eru leiðutreytirnar er tað soleiðis at hetta er ein langtíðar leiða sum tryggja hesi fólkini í alla ta tíðina meðan tey eru her ella er tað soleiðis at um so er at eigarin av húsunum ella íbúðum og nú ætlar at leig út til ær við ei bi ella onkran annan jamen so kunnu hesi fólkini sigast upp undir og hvar er hvat er uppsagnartíðin tað mugu vit hava greiðað tí at hesi fólkini mugu hava hava tað trygt at tey kunnu ikki bara vera uppsøgd mho sigur frá einum mánað til ein annan tí at eigarin nú ætlar sær at brúka íbúðirnar til okkurt annað og um so er at tey verða uppsøgd ú úr bústaðnum meðan hvør er so ábyrgdin av teimum og hvør hevur ábyrgdin av at finna teimum hvør hevur ábyrgdin av at finna teimum nýggjan bústað tað haldi eg ikki er nóg greitt í hesum her uppskotinum her og tí vóni eg at landsstýrismaðurin kann svara tí og eg vóni eisini at tað kann viðgerast eitt sindur í nevndini øog so er tað hetta her tali sum er tvey hundrað eg meti at tað verður hægri tí tað stendur eisini í uppskotinum at tað sjálvandi eisini verðr talan um familjusamanføring so tað talið verður eisini hægri og tað mugu vit sjálvandi eisini taka hædd fyri

harra formaður sum sagt hetta er fyrstu ferð ati føroyar takur ímóti flóttafólki og so tí er í er hetta ella tað ber hetta uppskotið kanska eisini øgiliga nógv brá av men so er tað tað hvussu mann skal gera tað sum sagt tvey hundrað skuldu hesi fólkini koma í einum ella hvussu ger mann eg haldi tað ljóðar øgiligani nógv at fáa tvey hundrað fólk í einum onkur hevur tosað um talið hálvtrýss eg kundi hugsað at við mann kan ska gjørdi tað mann tekur kanska hálvtrýss í fyrsta lagi og fær tey upp á pláss og so kann mann fáa nøkur inn afturat tí sum sagt eg haldi aðer øgilia umráðandi at hesi fólkini fáa tað beinanvegin sum tey skuldu hava og so hugsaði eg eisini at spyrja landsstýrismannin nú hoyrir mann um at tað eru longur nøkur ella rættiliga nógv sum eru komin her umsumundir tí sum nokk eitur ferðafólk tí tey hava ikki rætt til uppialdsloyvi enn eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin tey fólkini sum longu eru komin um tey hava ein framvíkjarætt til uppijaldsloyvi ella hvussu tað fer at ganga fyri seg og so kundi eisini gott hugsað mær at fingið landsstýrismannin at sagt løgtinginum um hann veit hvussu nógv fólk longu eru komin til føroya men harra formaður eitt sum eg haldi eri rættiligani positivt tað er at børnini sleppa í skúla og fáa heilsutænastu og annað tí tað er øgiliga umráðandi at tað verður tikið væl ímóti børnum so tey fáa ein vanligan gerandstað sum skjótast men har ertað umráðandi at skúlin og

ja dagførarformaður tað eru fleiri sum hava viðmerkt hetta her í sambandi við tvey hundrað haldi eg ting og framlønina halda eg minnist meg rætt tað er eingin sum sigur at tað skal vera tvey hundrað men talið tvey hundrað kann tað í mesta lagi vera pluss pluss familjusamføringar so eg haldi tað er eisini viktigt at fáa tað staðfest at tað góta endain vera tvey hundrað tað er gott at enda við hundrað og hálvtrýss ella kranna men í tó í mesta lagi hundrað tvey hundrað so kemur beinta løvi inn á eitt afturat gloymdi eg hvat har var nevndi eitt annað sum eg ætlaði at viðmerkja tað fór men ja

beinta løgið sum fær orðið ja takk fyri harra formaður ja vit vita ikki hvat e nevnt hvat e talið er men sum sagt tað snýr seg eisini um at mann hevur bygt út frá hvat mann klárar at hýsa fólki og har helt eg tað var nokk so so eisini at síggja í viðmerkingunum at tað verður tosað um móttøkuhús eg síggi at tað faktist varið lýst eftir fólki til móttøkuhúsið í dag og har kundi eg spura at hugsaðmær at spurt ti landsstýrismannin er móttøkuhúsið skipað men sum stendur eisini at fyri at tryggja eina smidliga yvirgongd frá móttøkuskipan út í samfelagi verður samstarv við áhugafelagsskapur og privatpersónar hvat merkir tað er tað áhugafelagsskapur og privatpersónar sum so fáa ábyrgdina av flóttafólkunum taðr
eisini ein spurningur takk fyri
teir renna tycgers væl ja takk fyri mær dámdi væl jarðbundnu røðuna hjá beint tí løgu jacobsen eg haldi at nættum tað sum hon vera inni á nú mótir endanum efta hvør ið hevur endaliga ábyrgdina eg haldi ter veriða týdningarmikið at at vit fáa hesi viðurskiftinim skipaði tí so iðis at líka so væl sum hesi fólkini skulu vísa til føroyska samfelagnum virðing so skulu tey eisini hava tann eyðugu sjálvsvirðinginum tey skulu ikki standa í nakrari serligari takksemis kenslu til nakran ávísan privat persón ella nakran persón í føroyum tær eskulu at varðveita sín sín rætt sum menniskja í øllum liðum tá ið tey eru eru tí er týdningarmikið at vit tryggja teimum tað
og at tað hevur gjørt væl takk fyri
ehm beintalógin takk fyri ja tað er júst tað at tað er árliga gott at privatfólk vilja hjálpa til tað er ikki tað sum er men hasum fólkini mugu eisini vita at tey hava ein bústað og ikki bara kunnu sigast úr bústaðnum innan fyri ein mánað ella hvat er so tí hugsi eg at tað hevur verið silað gott at tikið nøkur í senn og tað eru eisini onnur ting tey hava rætt til til dømis almannaveitingar og so framvegis at síðu tjúgu har standa nakrar upphæddir men hetta stendur sum ein fyribils upphædd og har kunnu tú hugsa mær at spurt landsstýrismannin hvat merkir tað merkir tað at hesar upphæddirnar tær verða broyttar at tað antin verða lækkaðar ella hækkaðar og hvat um fólk verður longri enn til tvey túsund og fimmogtjúgu hvørji rættin tey
hava tey so og hvat koma tey so undir takk fyri
edva jacobsen o akkurát tað sum jacobsen kem inn á nú má tosa um upp til tvey hundrað men har haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at mann hyggur eftir hvat hava vit møguleikan av at við býlum tí at tað var ikki komið har til men men upp ímót tá mann taldi hvussu nógv kundi verað í hvørjum húsi men akkurát á ær sum kanska lanstýrismaðuin kær inn á so so vóni tað má ikki vera soleis at tá ið tveir mánaðir gingurer so so so fær mann aðrar tankar við hesum býlinum tað má sikkra soleiðis at tey tí annars verður tað ein stór avbjóðing tí að vita vit tí vit hava ikki so nógv at gera gott við so er týdningarmikið at mann at ta er fantastiskt at vit kunnu vera til eina hjálp rættaen hond men hondin má vera líka góð um eitt hálvt ár soleist man ikki stendur tá og so hugsi eg eisini um tann kostnaðin sum kommunurnar bera í hesini her hvhvat
kemur tað inn og tí har jú eisini bæði til børn og eldri takk fyri harra formaður ja
so er tabnja takk fyri ja nemligani eisini sum kommunurnar tann kostnaðurin har og har haldi eg tað er fantastiskt at hesi børnini til dømis kunnu sleppa í skúla tí tað er so ómetaliga umráðandi at tey sleppa tað bein an veg men eitt er bílig eitt annað sum eisini stendur her sum eg ivist eitt sindur í tað er hetta her við tá ið tað i viðmerkinu verður sagt hvør fer á ellisheim sum standa eingin fer á ellisheim so hugsi eg hvat ætlað á landsstýrið skal henda við eldri fólki sum koma hendan vegin sum fløttar og hava tørv á røkt ella skulu á ellisheim skulu vit so ikki taka ímóti teimum tí at tey hava tørv á røkt ella hvat hendi við teimum har er enn ein spurningur sum eg kundi hugsað mær at
fingið svaraðhann takk fyri
so færhennionaltso polakkar eru ikki verður en som ríkasta fólk tá ið mann hoyrir at tey hava tikið ímóti trimum erenan hálvum milliónum upp á nakrar fáar dagar so virka tað eitt sindur løgið at nú stakkar mann um tær áttaoghálvfems ella hundrað eat hundrað og hálvfjerðs ela tveð o hálvfjerðs fólk altso eg trúði at okur vóru soófáliga nógv ríkari impol lakkarvorði men okur beir eru avkomin er lendiheit okur klára ikki at taka eitt menniskja inn her uttan at deskotera tað ein heilan dag um ok sul taka hálvfjerðs ella fýrs ella eitt annað okur henna møtu hvønn sunnudag í kirkju og tá i tað kemur til at prøva avprøvað systemi sum okur at finga a vita í kirkjuni so sigur ah tað má ikki vera for nógv kanska okkurtfr ellisheim hetta fólk er besta í áðrenmtað e ikkimein við at sasina á ellisheim nógv av teimum eru arbeiðsótey eru uppvand frá tey dugdi at ganga til at fara til arbeiðis
eikki annað í høvdina teimum tað a arbeiða so er tað
beintavi gersvænú veit ikkium hatta skuldu skiljast sum um at vit ikki skuldu taka ímóti fólki sum skulu á ellisheim tað fari eg ikki ordiliga atviðmerkja tí at kann ma gera tann munin han tú skalt ellisheim so skalt tú ikki koma hendan vegin men sum sagt at tað eru nógvir spurningar om ivamál sum eg haldi at vit mugu
bora at taka her og viðger í løgtingini takk fyri ja takk fyri síðan er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
tað eru dagar mann minnist tað eru dagar tá ið mann hevur verið nógv ár í politikki so eru tað nakrir serligr dagar sum koma at standa eftir g sum mann uttan yvir fær at minnast allar dagar einstøkur dagur er sjálvandi fýraogtjúgunda februar tá ið kríggsbrastáo ukraina og putin veruliga gjørdi innrásið ukraina sum flestu høvdu væntað og vónað ikki fór at henda men ein annar dagur er eisini dagurin í dag tí tað er fyrstu ferð síðani alt tað eg minnist mína tíð á tingi at flokkar hava staðið saman um at lata upp fyri at taka ímóti flóttafólki og akkurát eg veit ikkium eg havi hug at brúka orðið errin men í dag føli eg at tað at tosa hart um at mann er onkur vil kalla tað kristi fólk onkur vil kalla tað framkomiðsamfelag onkur vil kalla tað eitt av heimsins bestu samfeløgnum tað haldi eg vit við virðing kunnu siga tá ið vit taka okkara part av ábyrgdini fyri at hjálpa heiminum harra formaður føroyingar eru tiltiknir fyri nógv millum annað eisini fyri at hava opið hús tá i tið veitslur og tá ið mann hevur opið hús og brúdleyp so er tað ikki vanligt nei ikki óvanligt at tað er nógv fólk hundrað tvey hundrað ja summi hava ein dag trý hundrað sum koma á veitslu tey fáa t eta tey eru o tey verða hýst og gjarnaso er lagi gott so heldur tað kanska fram brúðarhús dagin eftir um tað er talan um á í hesum førinum tosa vit um at taka ímóti tvey hundrað ukrainum sum ikki koma nakrar veitslu men sum flýggja undan størstu ræðuleikum mann pjøvist bara at nevna navnið á býnum býttra fyri at vita hvat eg tosi um tað er eingin inni her sum ikki hevur sæð tær mestu ræðuligu myndirnar har frá ikki bara ein borgarstjóra við sínum børnum og manni sum vórðu nakkað skotin og og jarðaði men av øllum hinum ræðuleikunum vit hava sæð og bukkja er bara eitt av fleiri dømum og eg veit gott tá ið eg tosa hendan hátt so fari eg beint inn kenslurnar og so fara fólk at siga ja men vit kunnu ikki bara brúka kenslur at vit muga mugu muga vera skilagóð og fornuftig og hugsa um avleiðingar og øll munna kunna koma ellisheim og fáa sálarhjálp og fáa alla hjálp og so víðari ja men vit standa yvir fyri einari katastrofu í europa tann fyrsta í okkara tíð og tað bekjymrar ikki meg so øiliga nógv um vit ikki kunnu gera perfektar umstøður til øll beinanveg tað umráðandi fyri meg tað er at vit hjálpa og lata upp lata hurðar upp og gera borglig breið altso um eg skal búgva í onkrum minni kamari í eina tíð tí onkur skal búgva í mínum húsum tað sakar meg ikki eg veit at hetta eru ikki fólk sum blíva búgvandi her forva ja vit hava bústaðarneyð í føroyum men tann bústaðarneyðin hana skulu vit framvegis leggja alla orku í at loysa men tá mann tosar um kreppustøður sum hesa so haldi eg tað blívur í mínum oyrum avbjóðandi at mann tosar um á tvey hundrað er for nógv tí um vit tóku nøkulunda tað sama sum tey tosa um at tey fara at gera okkara grannalondnum so hevði talið itið túsund og tað er nokk so stórur munur á tvey hundrað og túsund og so teimum familjusamanføringum sum kunnu koma afturat so eg virði tað at landsstýrismaðurin hevur mett a tvey hundrað fornuft í tal men eg haldi ikki tað er eitt øgiliga stórt tal vit hava seytjan oyggjar har fólk búgva vit hava seytjan oyggjar við nógvum bygdum har tað eru húsarúm og hjartarúm allastaðni

harra formaður nú fór tíðin næstan longu men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um nøkur ting til dømis um hetta viðbørnini sum skulu í skúla og málsliga hjálp til tað og um mann altso reyðukrossur stendur við øla stórari partur av særi ábyrgdini og tað verður skipað fyri eini móttøkusentri sum eg skilji at tanútlendingarstovan so ella so hevur ábyrgd fyri men kann lanstýrismaðin koma i sindur meira inn á detaljur um til dømis hvussu hjálp man børnum í skúla hvussu fær mann altso er mann í ferð við at gera listar yvir fólk sum kunnu undirvísa sum duga ukrainskt og so frameftir og so frameftir ja tað er í veruleikanum harra formaður eini ja tað er leiri tíggju tals spurningar vit gott kunnu seta í dag eg fari at endurgeva orðini hjá einm av embatsfólkunum tá vit vórðu boðin á fund hjá magnus rasmussen úti í tinganesium sum segði at vit vit mugu bara asfoltera meðan vit koyra og eg haldi tað er øgiliga gott sagt vit vit kunnu ikki hava svarini heldur ikki sjálvt um málið fer í nevnd so er tað ógjørligt at hava svar upá hesar spurningarnar uppá so stu skopbra so latð okkum taka hesi tvey hundrað fólkini inn og hjálpa teimum alt vit kunnu og og ikki bekjemra okkum um at v ikki ku klára uppgávurna tí sjálvandi klárar eittað heimsins ríkast og bestu londum við so nógvum góðum fólki sagt
at hýsa tvey hundrað fólkum takk fyri har var mær
viðmerking har er formaður vit kunnu so øll føroyska siga tað at vit gera kanska tingini eitt sindur øðrvísi kann mann gera aðrastaðni her hava vit eitt móttøkusentur sum fólk gera mær tað ikki bert at koma úr øllum ættum og so stendur mann har sum mann nú sær at hendur í danmark so eg siga tað at rósa til landsstýrsmannin eisini at og øll flokkar at og saman við reyða krossi har hava øll gjørt alt rætt

bjórssamelsen ja takk fyri tað tað er hin spurningurin eg havi til landsslýrksmannin sum eg haldi nokk so viktig at fáa svar uppá tað er ati reyðikrossið hevur gjørt tað heilt eina standandi stórt earbeiði og eg haldi faktiskt øllum føroyum sum hava gjørt tað skuldu hava takk fyri tað meni eg haldi tað er íso ofta tað ljóðar sum um at reyðikrossið kemur at standa fyri samskipanini av tí heila í hesum her sovas lansstýrismaðurin kundi kanska útgreina lítið sindur tað onkursvegna eg veit ikkum mnn skal kalla tað samling av kreftum sum eg gangi út frá landsstýrið hevur syrkt fyri er soleiðis at mann fær og samskipa hesi tingini vist hann kundi sagt eitt sindur frá hvussu tað gongur fyri seg altso hvør er tað sum er inni altso hvussu hvussu roynir mann at fáa øll hesi tingini upp á standa sum mann klárar at fáa hesar tænasturnar út og ikki minst hett her við børnum undirvísing sum eg nevndi so tað hevði verið áhugavert at fingið eitt lítið sindur meira upplýst enn vit fingu henda dagin men eg ynski virkla landsstýrismanninum og okkum á øllum hepna hond við við hesum og fyri mín parta harra formaður so kundi eg gott tikið nakað fleiri enn tvey hundrað
takk fyri ja so er tað jóan
takk harar formaður ja eg kann gera lítið ííískoytið til kjakið sum hevur verið tað sum eg nú var eg øiliga samdur við bjørt samuelsen sum frammanundan røddu so væl um hvussu vit sum samfela eiga at kunna klára at taka hesar flóttarnir sum koma vit tosa um okkum breggja okkum av at vera eitt av ríkastu mest framkomnulondum og so seta vit spurnartekin við um vit klára at taka tvey hundrað flóttar tað haldi eg kann verða tikið eitt sindur látuligt sjálvandi skulu vit taka ábyrgd og vísa samfelagssinni í heiminum og tak okkum av teimum menniskjunum sum líða ney sum hennikold eisini vísti á vit sita jú á fremsta beinki í samkomun og kirkjum og prætikar næsta kærleikan og so skulu vit eisini duga praktisera hann í í veruleikanum tá eg hugsi um hetta her at tey koma til føroyar og vit samla tey saman í móttøku hús so kann tað vera skilagott at hyggja eftir hvussu skulu vit slúsa tað út í samfelagið nú keni egeitt sindur til hetta við sum bjørt samelsen nevndi hetta við skúla og hvussu mann eg roynir at undirvísa fremmandmæltun í dag og har veit eg at mann hevur lærarar mann hevur eini fimm í dag sum undirvísa fremandmáltum og mann ger tað ymsastaðni e mann ev gerta í havn mann gera tað til dømis vestur í vágunum og har hevur mann so fleiri skeið og tey skeiðini tey vara minimum tríggjar mánaðar trý hundrað tímar og tá vin slakka um trý hundrað tímar so merkir at tað at vit mugu royna at hava fólkini samlaði hesa tíðina trý hundrað tímar til tríggir mánaðar so tey mugu vera samlaði so fáa vit mest burturúr teimum tímunum titspjaraðu tey út áðrenn vit skulu undirvísa jamen so mugu tað hava nógv fleiri at undirvísa og tað ger so tað at tað fer at taka kostað meira fleiri tímar so míni boð vildu veri at vit royna at hava tað samlaði sum vit fáa eina móðurmálsundirvísing í byrjanini har øll fáa tað sama hvussu er tað sum tað er før fyri soleiðis at vit kunnu fáa integrera tey væl út í samfelagið seinni eitt annað er eisini hetta sum fleiri hava nevnt tað er sálarfrøðiliga hjálp ella ymiskar tørvir tey hava tað má sjálvandi eisini samskipast beinanvegin á einum stað nú veit eg ikki um nú snakkað nógv um at koma tey í aðrar skipanir sum vit hava í samfelagnum ja tey gera tað sjálvandi men í byrjanini burdi tað verið soleiðis at man hevði serskipanir til tey so er tað tað at tær skulu eisini fáa at vita hvussu samfelagið er er háttað og tað má so vera her í byrjanini tænasturnar sum tey kunnu fáa tær brgdábyrgd og skyldir sum tey hava ímótivigissamfelagnum eisini tað er deyga sjálvandi eisini rætt hava rætt til at fáa at vita og hvussu tey skulu háttast seg tá tey fara út í samfelagið aftaná hesar tríggjar mánaðirnar ímyndig mær at mann so fer út og gevur teimum innivist í ymiska ymistøð í landinum soleiðis at mann ikki samlað tey einum stað men roynir at integrera tey væl runt um í samfelagnum landstýrsmaðurin kann kanska koma eitt sindur inn á hvat hann hugsar tá hvussu mann ætlar t integrera tey við frítíðarvirksemi arbeiði og bústaði og annað men eg gangi út frá at tey koma at búgva runt føroya land og eg vænti eisini at føroyingar farat taka rættiliga væl ímóti teimum tí eg hugsi at vit eru a gestablív fólkaslag og vit eiga at vísa samfelagssinni ímóti hesum menniskjum sum hava ligið so nógv og eg eri spentur upp á at síggja hesi flótta fólk í mínum nápulagi mínum har sum eg búgvi og vit skulu royna at taka hjartaliga væl móti teimum har sum eg í øllum førum har sum eg búgvi og eg vænti eg vóni at fleiri koma til vágarnar eisini har vit koma at ein hev ta gleði av teimum t sum hennikold eisini nevndi í áðni í eina viðmerking hetta eru eisini fólk sum ynskja at arbeiða og vísa samfelagssenni og vera ein ágóði eisini fyri samfelagið eitt íkast vit mangla eisini arbeið
tey takk fyrija takk so er tað næsti røðari nú er tað hervør polsdóttir
takk fyrieg haldi at tað er gott at politiska skipanin í føroyum og at føroyingar nú semjast um at føroyar eiga at taka ímóti flótta fólki í hesum førinum úr ukraina sum partur av altjóða samfelagnum so er tað okkara ábyrgd at taka ímóti fólki ið rýma undan kríggi og eg haldi eisinite okkara ábyrgd at vit kunnu veita teimum at vit veita teimum fishálv men haldi eisini atað er okkara moralska skylda at gera tað serliga sum eitt ríkt land og nú byggja vit so tilbúgvingina upp í føroyum reyðukrossir tey hava gjørt eitt megna arbeiði og tað gera tey altíð og nú skulu vit so fáa tey sum koma til føroyar í skúla í arbeiði at vit skulu instogrera tey og tað fer sjálvandi at krevja nógv tað ger tað men tað er ein uppgáva sum vit taka á okkum vónandi leggur hetta eisini ella byrjar hetta eisini eina varandi flóttafólkatilbúgving í føroyum soleiðis at vit framyvir kunnu millum annað taka kvota flótta fólk eg haldi ati tað er nokk so áhugavert hvussu ting kunnu broytast upp á nokk so stutta tíð tað verður seg ðu og alt møguligt men eg haldi at tað er eitt sindur áhugavert at hyggja eftir at fyrri einum góðum hálvum árum síðani tá tók talibban valdið í afkanistan og tá var tað nokk so breið semja í føroyum um at vit ikki megnaðu at taka tvær familjur til føroya úr afriganistan men í dag eru vit samd um at vit okkum taka tvey hundrað fólk úr ukraina o tað er sjávandi gott at vit taka móti teimum sum rýma úr ukraina men e eitt sindur syrgiligt at vit ikki hildu okkum vera før fyri at taka tvær familjur úr auganisktan og tí haldi g at vit eiga eisini at arbeiða víðari við at vit kunnu taka ímóti kvotafløtta fólki soleiðis at vit eisini gera okkara til tí vit vit eiga at vera før fyri at taka tað og nú byrja vitsær eina tilbúgving sum skal menna okkara møguleika at taka ímóti flótta fólki um vit skulu taka ímóti flótta fólki tí tað er tað rætta at gera meir enn helvtin av heimsins flóttafólkum húsast í dag av tíggju londum og tað er ikki tey ríkastu londini hesi tíggju londini tey standa fyri eg haldi trimu prosentina av heimspeteunum so tað er ikki tey allerríkastu londini sum húsa mesta partin av flótta fólki og tí eiga vit og vestur heimurin at taka eina størri ábyrgd á okkum at liva upp til tær skyldur sum vit hava sum tann ríki parturin av heiminum at taka ímóti fleiri fólki sum rýma undan kríggi undirundan forfylging undan veðurlagsbroytingum og so víðari so eg fegnist um at vit í dag byrja tilgongdina at taka móti flókta fólki føroyum og vóni at vit fáa so positiva viðgerðir framyvir eisini

jóhannes joensen eina viðmerkingtakfyrihara formaður ja nú snakkar man nógv um mann skal ikki mann skal ikki taka avgerðiriki kenslu men eg hugsi onkuntíð skal mann gera tað sum er rætt og ikki bara tað sum loysisir fyri enn sjálvan ella fyri onkran ávísan part mann kal gera tað sum er rætt í hesum førinum vita vit hvat er rætt tí er tað gott at vit eru samd og og at landsrsmaðurin hevurlagtp
uppskuldi frá so er tað bjørt nei
og orsaka hervørðarpostsøtur ja eg eri samd tað er rætt at taka ímóti fløttafólki og gera okkara men eg haldi ofta tá ið tað verður sagt at vit skulu ikki taka avgerðir ella vit skulu ikki brúka at taka avgerðir skulu ikki lata kenslurnar taka yvir so taka vit hvønn dag avgerðir sum eru baserar upp á okkara kenslur hvønn dag í politikki og í okkara húsarhaldi og í okkara familjulívi og í okkara tilknýt til onnur fólk vit taka alla tíðina avgerðir sum er baserað upp á kenslur tað merkir ikki at tað er ein ringt ting onkuntíð er kenslurnar góðar onkuntíð er tað ikki góðar men vit taka avgerðir av kenslum hvønn dag einasta dag
takk
bjørt samanløgsan ja takk fyri kendi heimspekingurin arnines sáli hann segði júst hetta at tað býrur nógvur intelligensur í kenslum og tað er eingin niðri um at har sum kenslið loysi er har eru vandarnir størstir og eg rokni ikki við at nakar rokna við at at putin hugsar so øðrum nógv við kenslunum men eg ætlaði at spyrja har í postaftur um hetta við eitt sum fyri at hetta skal eydnast væl at taka ímóti fløttafólki til føroyar so krevur tað jú at tey koma í samband við føroyingar og heldur tingkvinnan at tað eru nógv fólk bæði ung og eldri í føroyum sum verða ynskjað at koma út og koma í samband við fólkini og hevur hon sum ein vanur fyriskipari hon hevur vonast skipað fyri øllum møguligum tiltøkum nøkur góð hugskot um hvussu mann kann fáa eitt gott samband
band
takk fyri eg haldi tað virkar sum at tað øgiliga nógv fólk sum áa melda seg til at vera sjálvboðin í flótta fólkahjálpini hjá reyðakrossi og tað er bæði vistu mann hevur onkrar fakliga førleikar sum kunnu gerast brúka men eisini sosialartil sosialartiltøk altso atatverða við til integrera fólk at at geva teimum eitt eitt netverk og svíðari so tað virka summa at tað er stórur áhuga millum føroyingar at hjálpa til í tann mun mann kann og tí er tað øgliga viktigt at vit bæði kunnu taka væl ímóti børnum ungum til dømis í skúlum og at tey kunnu vera við frítíðari ítrivi í ítrótti í samkomulívi og so víðari at tað verður tikið væl ímótteimum at tey verða integrerað vælsoleiðis at tey nemliga fáa eitt netverk sum gera at tey trívast og er við til at menna føroyar
ja so er tað her har
nrði gersæ takk fyri harra formaður eg hugsaði um at taka orðið í sambandi við tað fíggjarliga partin hev tað verður jú eisini beint í fíggjarnevndina so sum okur skula viðgera í morgin øhvar ið mann fer at a at líkasum blota dýpið frá landsstýrismonnunum hvussu hvussu eg má koma fram til hesi her beløpuni sum mann ú hevur ásett ø eg haldia er øgiliga gott at okur nú taka tvey hundrað flótta fólk til føroyar einaferð skal verða fyrstu ferð og eg haldi at attá ið mann skal byrja so er hetta her ein góð byrjan eg havi oftani hugsað um at tað er løgið at okur ongan hava tikið ongan flotta men nú fáa okur so tvey hundrað men tað skulu okur nokk klára tí tí skipanirnar hava okur úr landinum og okur hava væl viljan og okur hava eina peninga ríkiligheit sum skuldi gjørt tað at tað er at tað ikki burdi verið nakar trupulleiki fíggjarliga hjá okum og okur hava eisini tær tann serkunnleika innan fyri bæði tann sálarfrøðiliga partin visti er at tað skuldi verið ein einein trupulleiki og og halkiliga og almannapartin av tí men eitt sum eg kundi hugsað mær at spurt landssýrismannin direkt um tað er hvussu roknað mann inn í kommunurnar inn í hetta her tað er soleiðis at hesir flottarnir teir faraðu út í kommunurnar og blíva ein intigreraður partur av kommununum og skula inn í skúlar skula inn í barnagarðar kanska og vøkgustøður og so víðari hvussu eru verður tað so kommunan sum teir koma í sum kemur at bera tann kostnaðin sum stendst av at hesir flottarnir koma og hvussu verður tað samskipað við kommunurnar ella er tað bara nakað sum kommunan automatiskt skal skal yvirtaka tað eru uttan iva soleiðis ati attað eru nakrar kommunur sum eru sum hava eitt eitt apparat sum er førtu fyri at taka sær av flottum men so kann mann hugsa sær at tað eru kanska kommunur sum ikki hava tað apparatið vistað eru smærri kommunur ið i flottarnir skulu búsetast í sum ikki hava tað apparatið aftanfyri tað kundi verið áhugavert at fingið at vita hvussu hevur mann hugsað tann partin inn í alla hesa her skipanina eykajáttanarlógin hon snýr seg um fimtan komma fimm milliónir og tað tað virkar ikki avskrekkjandi tá ið tað snýr seg um tvey hundrað flottar men óansað so so skal mann vita hvussu mann er komin fram til hettar og um um mann metir at hetta her er nokk og um mann ja og um hvussu hvussu hetta verður skipað í heila tikið øso tað var e í fyrstu skifti mítt mín spurningur gjøgnum formannin til landsstýrismannin hvussu hevur mann hugsað kommunurnar inn í hetta og og hvat verður teirra leiklutir
takk fyri
edva jacobsen eina viðmerking takk fyri harra formaður tað var akkurát nøkulumta handan banan sum eg ætlaði at koma inn á sjálv eg hevði tað í eina viðmerking í áðni eisini nú koma loftið e tvey hundrað so kundu tað koma onnur onnur við eisini sum hoyra til familjurnar sovarðið og so tosar mann um at reyðikrossur hevur líkasum vitað hvar ið hús kunnu møguliga nýtast til hetta her og tað kann gott vera at tað sum ger tað at at tað kemur til onkrar kommununur sum sum koma verti há tað meira enn aðrar tí í onkrum kommunum er ikki slupp dríva eitt neimt hús men tað saknaði eg tá ið eg fyrireikaðin upp á hetta her og las upp gjøgnum ati eingin kompensatión til kommunurnar og alt sum er íbarnagarðsøki og ós skúli og so øll alt eldra øki sovorðit liggur í úti í kommununum hevur mann hugsað tann partin inn tá ð mann ger ein serpakka til hetta her øki so haldi eg mann skal hugsa eitt lítið sindur breiðari tí úti í kommununum fólkini koma at vera runt runt um í landinum og tað kann

erhard jonstakk fyri harra formaður ja eg kann bara geva edva jacobsen rætt í tí at tað eru kommunurnar sum faktiskt vera vertur fyri hesar her flottarnir og teða ymiskt hvussu teyr eru fyrri og tað er ymiskt hvussu hvat fyri tilboð tey hava og tað er ymiskt hvussutað eru fyri fíggjarliga øsummar hava kanska ikki ikkibarnaandsyðing mann hevur samstarv við aðrar kommunur og sovíðari so í heila tikið so so sakni eg at fáa upplýst um um kanska um mann hevur hugsað u nakrar fíggjarliga kompensatión til tær kommunurnar sum flottarnir koma út til og um í sofall um hvussu nógv og og hvussu tað verður gjørt
takk fyri
bjørs samelsen takk fyri ja eg haldi erhard joensen kom inn á nakað sum eg hugsaði eisini at spyrja landsstýrismann um um mann hevur hugsað eina skipan fyri hvussu mann fær býtt hesi fólkini út altso hvussu mann fær tey spjødd út yvir landið tí ætlaðnastað visti mann sær fyri sær mann skal fáa tey at trívast væl og fella væl til og sovíðari so er tað nokk so umráðandi haldi at mann fær tey ymsastaðni í landinum soleiðis at mann at byran ikki verður fortung í í einstøkum kommunum so eg támt bara um erard joensen við sínum royndum frá suðuroynni til dømis sær fyri sær at mann kann gera eit samstarv har soleis at mannkordinerar tað so allar kommunur nú havi eg rættiliga nógvar kommunur í føroyum at allar ikki hvør sínum lagi skulu
finna vegin takk fyri
erhard joensen ja takk fyri harra formaður nei eg havi ikki nakra loysna upp á hvussu mann skal fordeila tey eg haldi at tað skal tað skal útlendingastovan og og tann sum tekur ímóti og so tann sum koordinerar væl vera tann sum hevur eina meining um tað eg vóni bara at tað verður gjørt soleiðis at har sum tey koma at hær kunnu tey fáa tey tilboð sum mann metir at tey hava fyri neyðini at tað verður hugsað væl inn í hvussu mann fordeilir hesi fólkini sum sikkurt nokk hava sera ymiskan tørv og eri sera ymisk fyrri soleiðis at har sum tey koma at har føla tey seg vælkomnan
takk fyri harra formaður ja takk fyri síðani fær elsbet mersetis gunlesdóttir orðið
ger tú væl takk fyri harra formaður tað er ikki so øgiliga nógv eg ætli mær at leggja afturat undantikin tað at vit vita tað at tá ið vit taka ímóti fløttum so skulu vit vera so mikið klár sum tú hørður ber til og lóggávan hon skal sjálvandi eisini vera klár og vit vita tað at onkra av teimum kanska fleiri fara at hava brúk fyri at fáa hjálp sosiala hjálp ikki tíðivænt kanska fleiri fara at hava møguleika at sleppa til arbeiðis men tað einasta eg vil við mínum boðskapi her í dag tað er at eg eri glað fyri at vit kunnu veita hjálpti so fólkini vit hava sæð hvussu óhugnaligt tey eru útfyri tað er heilt heilt ræðuligt at síggja seg vitibondini og bíløt av ungum fólkum og ja ja men tá ið vit nú siga tað við kunnu móttøkulisfólkini vilja móttøkulisfólkini so er tað gott men vit skulu eisini vera klár til at játta tann pening sum skal til vit hava hoyrt her í dag at føroyingar mangla bæði tað at búgva í og mangla at fáa salarið á hjálp og síðari síðari men tá tað kemur til at hjálpa okkara fløttum ber tað ikki til at vit bara líkasum halda tað at vit skulu hava eitt gott hjarta og taka mótdómin hendan vegin men vit skulu eisini ofra altso ofra eg veit ikki um hon kann siga tað bland handan máta men vit skulu vera klár til at raðfesta fíggjarliga eisini tí vit hoyra dag og dagliga um hvussu stórt forbrúkið er og um fíggjarlógina og so víðari so víðari men tað ber ikki til at vit skulu siga ja til at taka ímóti neyðarsfólkum og so ikki vera klár til at seta pening av eisini tað var bara mín boðskapur at at vit skulu eisini vera postir tá ið tað kemur til at seta pengar av í fíggjarláginum tað var tað einasti eg vildi eisini takk fyri

edva jacobsen takk fyrihara formaður akkurát át tær fíggjarliga sum sbet mersetis gunlestóttur inni á hevur stóran týdning vit hava havt nakrar diskusiónir her í gjár um um ting sum veruliga følast a verkið úti í samfelagnum og eg haldi at tað skal gaganga hond í hond nú hava vit eina eina eykafíggjarlóg akkurát saman við hettar við teimum um aðra eyka fíggjarlóg og vit skulu hygja uppá okp á hetta so gott sum tað ber til eisini í tí longra løtunum men tað má eisini vera soleiðis at okkara borgara sum hava búr alt lívið ikki bæð kostning skulu líkasum niðurgradera og og mangla umlætning og annað so at hyggja upp á bæði bæði økini samstundis

ja takk fyri harra formaður tað skal vera soleiðisnar at tey sum koma hendan vegin skulu hava sama rætt sum vit og eg haldi sjálv mann skal ikki gera nakran mismun men tá ið tað so er sagt so skulu vit eisini verða klár til at raðfesta tað fíggjarliga

ja eg fari at takka fyri eina eina góða fyrstu viðgerð av hasum her málinum mnn kann siga av hesum her pakkanum sum handlar um jat it kundu kalla tað hetta her flótta fólkamálið tað hevur verið havi verið nógvar góðar røður sum hava hava greitt frá ymiskum og vit kunnu øll vera samd um hendan her ræðuleikan sum er og at vit nú hava tikið støðu til at vit skulu taka eitt tak og gera tað so at tað kunnu koma flóttar til føroyar mann kann siga á á fyrsta sinni líkasum skipað í hvussu fer eg kundi sjálvandi tosað nógv um sjálvan lógina men eg haldi eg fari at brúka tíðina upp á at royna at svara nøkrum spurningum sum hava verið frammi her tað fyrsta eg vil siga tað er tað at tað verður tað hevur verið spurt kanska altso hvussu hvussu nógvir fløttar ella hvussu nógv fólk eru komin úr ukraina til føroyar og har eru tølini sum vit hava fingið at tað liggur um tey fjøruti um tey fjøruti sum eru í føroyum nú sum sum ferðafólk og sum nokk heilt víst tey allarflestu fara søkja um at blíva fløttar so tað eru vit kunnu siga fjøruti øh so fari eg at siga it lítis sindur um hetta at tey hava verið spurningar í sambandi við hetta við móttøkuhúsi og tað er ætlanin at hava eitt móttøkuhús og vistu vit taka beint nú so tey sum eru komin tey búgva runt um kring í føroyum og hava ein bústað tey verða ikki kravd at koma at búgva í hesum móttøkuhúsinu tað erikki ætlanin men tey verða biðin um at koma har tí tey skulu fáa nakað av informatión so tey skulu koma har og so hevur eisini verið tosað um hetta her við hesun her lækna eftirlitinum ella lækna kekkinum og tað er fríviligt tað er ein møguleiki so sigur mann hví krevur mann ikki tað og tað tað heimildalógin ikki tá tá fær mann øgiliga tætt uppá tað er altso ikki heimild til tað men at tey fáa møguleikan so tey sum búgva runt um kring í føroyum í dag verða ikki kravd at koma at búgva á móttøkuhúsinum men tey kunnu ella skulu koma har fyri at fáa nakað av informatión hetta er ein serlóg sum verður galdandi í tvey ár sum tú verður sagt ofta og líka kanska eg haldi tað var hervur posdóttir sum segði at tað tað broyttist so øiliga skjótt at mann mann kundi ikki taka tveir flóttar eg minniski akkurat hvar fyri ein hálvum árum síðani men men tá er tað útlendingarlógin a so sum vit hava also vit hava ikki tær heimildinar í ordan men hetta her er ein serlóg sum heimmilar og vit hava so tikið av og vit hava fingið hana í í tingi í dag og tað eru faktiskt vil siga kanska tveir høvuðsspurningar sum eg havi hoyrt ella viðmerkingar til tað er hetta hr við hesum talinum tvey hundrað og tað r verið li so ferð eitt sindur um altso hví akkurát tvey hundra og hví ikki hálvfjerðs ella hví ikki bara hava tað opið men eg eri hvussu er glaður fyri at tað er eitt tal so hevu man tað atfyri thalda seg til og tað stendur vist mann lesur tað stendur at bíli er eitt eisini støddina á landinum og vit hava ikki stórar royndir og so hava vit mett tvey hundrað tað r altso tað kundi eg gott veri hundrað og hálvtrýss ella tvey hunrað og hálvtrýss men men eg haldi tað er rætt at haldi eg persónliga at vit hava eitt tal hetta sum eitir tvey hundrað tað kann mann altso tað kann mann broyta vist mann heldur tað altso eg sigi ski er tað rætta men eg haldi tað er gott at vit hava eitt eitt marká

tað he verðu spurt eitt sindur um hetta her við tað bleiv spurt eg hadi tað arahøgni hoydal sum spurdi um hesi her fólkini sum koma hvhvarj rættindi fáa tey í samband við kommunulækna og sovíðari tá ið tey hava søkt sum upptøk til at blíva til flóttar so i tað eru blivin fløttar tá hava tey sama rætt sum eg sjálvur og høgni hoydal tey hava fingið sítt ptal og tað er tað sum er nokk so gjøgnumgangandi í hesum lógini hesi serlógini at tey hava somu skyldir og rættindi sum vit og tá i mann so spyr verða tey hála framum í rekkini tá i tey skuldu tillækna ella verða tey aftanfyri tey eru í somum rekki sum vit altso tey eru at rokna sum føroyski borgarar kunnu siga og hava skyldir og rættindi vit vóna tað at at nógv av teimum fara til arbeiðis tey sum eru før fyri tí sjálvandi og so kanska eg komi inn á á spurningin sum erhardi joensen var inni á tað er heta her hvar hugsar mann kommunurnar í hesuni her og eg kann siga at tilgongdin í hesum her arbeiðinum hevur verið at mann hevur havt ráðini heilt hatta uppá altso heilsumálaráðið sum og almannamálaráðið og mentamálaráðið og sum havt kommunufelagið við frá dag eitt av reyðikrossð hevur eisini verið sum tað verið sagt hevur verið við alla tíðina og onnur og har hevur kommunufelagið verið við tað verur ikki hugsað sum um at mann fer at kompensera kommunurnar við pengum eina eina eina upphædd tað stendur í sum eini meting tað fíggjarliga tað er tað er leysliga mett men tað er ikki nakað sum vit hava mett ella eg havi mett taðer verið úti í ráðunum og tey koma so við nøkrum tølum metingum sum so kanska fíggjarnevndin fer at spyrja hvussu eg ri t komin akkurát til hatta har men tá ikemur ti kommunurnar visti vit siga tað at parturavs fólkun fer til arbeiðis so koma tey sjálvandi at betala skatt sum sum onnur inn í kommunurnar meðan børnini tey fara kanska í barnagarð og og tað kostar so het hetta verar eitt sindur aftur og fram men tá ið mann fer at tosa um hvar hesir flóttarnir skulu fara so verður tað soleiðisnar at at tað verður ikki bara soleiðsnar at tey bara fara til eina kommunu ella eina lítla bygd bara soleiðisnar og í eini hús har tað verður soleiðisnar at at myndugleikarnir setast saman man tosar við kommununa og kommunufelagir á bananum og reyðikrossir eru og annars aðrir myndugleikar soleiðisnar at mann tryggjar sær at tað ber til at móttøkan er í ordan har so tað stemeg í í danmark er tað soleisnar at tað verður heimylað altso har stýrir mann hvar tað fer út tað hava vit ikki í føroyum

høgni hoydal var inni á hesum her við at málsgerð málsviðgerðin kundi verið føroysk vit hava nógvar ymiskar førleikar men tað tað tað má eg bara siga tað loyvir lógin ikki og tað var eisini høgni hoydal sum spurdi um kunning víðari fram og eg vil gera mítt til at at kunna tað sum eg kann og eg haldi tað at í hesum málinum hava vit staðið rættiliga væl saman at vit hava arbeitt frá eitt av og og tað hevur verið tað hevr verið hugaligt sam petre grund kom inn á hetta við undirvísing í móðurmálunum hjá ukrainum tað verður n ofta nevnt at vit skulu tey tey koma og vit skulu læra tey føroyskt og sjálvandi er tað viktigt hjá børnum at fyri fyri intigratiónina at tað er gott at læra føroyskt málið ogsovíðari og tí hevur hevur mann sæð at mann tosað kanska um móttøkuflokkar og vit sóu hvussu tey gjørdu á tvøroyri men tað er eisini kannað um mann tosar um akkurát hetta her sum ftramfesti grund var inni á um at tey eisini kunnu fáa undirvísing í sínum móðurmáli so so tað er mann líkasum tilvitaður um og hevur við í í hesum her ingilín strøm spurdi um lestrarstuðul hon hevi lagt merki til sum sikkurt fleiri at tað stendur at lestrarstuðul altso vistu n hugsar um at tey esi ungu fara eina hægri útbúgving so er einki við lestrarstuðli og tá er tað tað man eg hugsast um so at hetta árið er so nógv liðið skúlaárið at tað verður nokk ikki fyrr enn komandi ár og so tekur mann tað upp og arbeit eit sindur nærri við tí visti tað skal verða brúk fyri tí

niclasen var nú á hesum her at ikki at bara brúka kenslurnar eina vit skulu eisini brúka fornuft tað er altíð gott at hava hjarta og heilan komi mansigur at tað er ein ein ein kopling har so tað kunnu vit skót vera samd um tað bleiv tosað um eg haldi ta jørgun niclasen eg hugsi igjerna órætta um førleikar í heilsuverkinum og um hettaher við køkkolturin og har erdist eg kann endurtaka at at tá ið tey hava fingið suptal so hava tey somu skyldir og rættindir sum vita í føroyum og um mann hugsar tá i teg fløttar at tey eru her eina tíð og so vilja tey sleppa aftur til til sítt heimland eg eg kann ímynda mær at at at vissi eg hevði verið flotti tað vóni ikki at eg nakrantíð verið at eg hevði viljað sloppið aftur til mítt heimland til mína heimbygd so tað tað vónar mann men men tað kann so sjálvandi vera at nøkur fella so væl til og tað skuldi vera vælkomin hví fáa flóttarnir meira í peningi í føroyum enn í danmark var ein spurningur og tað er faktiskt er ein ein relevantur spurningur í í danmark hevur mann havt flóttar í í áravís og mann hevur skipanir rundanum rímiliga komplinserað skipanir meðan her í føroyum hava vit við hvussu hildið at á ið tey koma til føroyar so skuldu tey vera í jøvnum føti við føroyskar borgarar og og tí fáa tey somu sum eg sigi skyldir og rættindir og eisini til til veitingar og tey fáa ikki minni altso tey fáa minni visti mann sigur at tað hevði verið sum ein fyritíðarpensjonistur men tey fáa tað sama sum at vistu tey vóru á forsorgini nú varð eisini onkur sum nevndi um hetta her við ellisheim tað er soleiðisnar at tað kann eisini vera at at fólk eru gomul og hava kanska vistu tey vóru føroyingar tíð brúk fyri at koma eftir ellisheim men mann hugsar ikki tá ið tey nú skulu vera her eina stutta tíð at tey skuldu heivt ellisheim í eitt hálvt ár etaleokt ár og tí er tað t hugsað heldur tað at mann hjálpir teimum ella tey fáa ta veiting og ta hjálp har sum tey búgvatað hevur verið nakað inni á hesum her við við við býlum og og og ja nú fór tíðin kanskanlít sindur afturat ja tveir minuttir afturat tað er soleiðisnar at at reyðikrossur tað er nógv sum hava teknað seg til reyðakross og vit vita at tay nógv hús tóm tómhús runt um kring og tað er ikki soleiðisnar at tey fáa eini hús og kunnu verða koyrdr út aftur man sigur tríggjar vikur seinni mann roynir at fáa langtíðar leigu men annars eur leiðilógin mann siga eisini er galdandi fyri
takk fyri fráfortíðina ja takk fyri tað er nógva viðmerking
ingar tann fyrsta er frá beint ú løvi jacobsen ger so væl ja takk fyri ja tað er hetta her seinasta sum landstýrismaðurin nevndi víkjandi býli eg hugsaði at spyrja at landstýrismaðrin fyritað fyrsta um hann fær sagt nakað um hvussu nógvar bústaðir mann hevurfingið fatur á og fyri tað næsta ettaðher við landsýrismaðurin sigur at mannin roynir at fáa lang tíðarleiði men hvørjar eru treytirnar vil tað siga at flóttafólk sum hava fingið ein bústað tey kunnu sigast upp aftan á ein mánaðir tríggjar mánaðir alt eitt hvat sáttmállan sigur tí at tann sum eigur bílist skal brúka tað til okkurt annað og hvør eru so ábyrgdina av flóttafólkunum sum sum
akaði hótt takk fyri
hjá takk fyri forkvinna tað verður nokk reyðikrossur sum kemur at hjálpa til við leiðimálinum og so víðari og um mann roynir sum eg sigi at fáa tað so langt sum møguligt men men tað sigur seg sjálvt ella tað veit ikki um tað sigur seg sjálvt men tað er ikki sikkurt at mann kann fáa eitt oyðimál tvey ár og tí tí kann tað sjálvandi koma fyri at at akkurát sum eg sum føroyingur kann verða uppsagdur í mínari íbúð at kann ein sum er fløttur verða uppsagdur visti vit taka tað heilt heilt syrgiliga tað er tað mann mann verður uppsagdur og ikki klárar at fáa eitt leiðimál sum má tað tað almenna sjálandi taka sær av tí solei solei sum tað ger tað ger tað

yr yngilín ditirsen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg kundi hugsað mær at spurt inu
eitt sindur um hettar er tað móttøkuhúsið hvat hvat fyri ætlanir hevur mann har hvat fyri hvat fyri stað er talan um og eisini hvat fyri mann skal siga tað soleiðis vera á tí staðnum og nær væntar mann at tað verður klárt takk fyri
takk fyri frú forkunnari ja móttøkuhúsið er ætlanin at tað skal vera í í miðstaðnum hóast tess og mann útlendingastovan haldi saman við reyðarklossið hyggur upp á nøkur hølir og tað skal vera soleiðisnar at tey kunnu búgva har í nakrar dagar tí er tá ið mann sendir sær umsóknina vist eini nú ikki búgva privat og kunnu fortreta har so koma tey á móttøkuhúsi og tað skulu vera dagar vikur men ikki mánaðir so skal tað vera avgreitt so vit halda okkum til fjúrtan dagar men í tí móttøkuhúsinum skulu vera allir góðir facilitetir soleiða ligiligt og so verður útlendingastovan og reyðikrossur sum koma at ella útílendingastovan
samskipa tær takk fyri
takk siristenberg ger suvæltakk fyri frú forkvinna ja eg hugsi um tá man nú fer at savna fólk í móttøkuhúsunum og og kanska hava forskelligu átøk við undirvísing og annað um støðuna hjá teimum sum kanska longu eru komin hvussu mann fer gjørt upp á einan máta fyri at fáa tey við soleis at tað ikki verður at ttay koma at vera uttanfyri tað v tað var sakkurtsum tað eina men so er taðhetta her sum vur verið onkur spurt um tað ta hvødu fund tað var hetther v við at tú hevur ikki rætt til fólkapensjón vistt eru eldri fólk sum koma tí at tað tá skulu teir bú so so leingi í landinum hvat hvat hvat hvørji rættindi fáa so tey fólkini atskula fáa tey so at liva av

magnusrasmussen ger suvælja takk fyri frú forkvina ja til at ta seinna fyrst so so er tað soleiðisnar at tey fara at fáa ein eina veiting sum á forsorgar støði í staðin fyri fólkapensjón og tá tað kemur til móttøkuhúsið so segði tað at at tey sum nú eru búgva kring føroyar tey hava møguleikar at koma men tað hari ikki kraft tómunar at tey skuldu búgva
darin takk fyri frú forkvina sámal petur
ger suætakk frú forkvinna tað var deiligt at hoyra frá frá landsstýrismannunum at mann hevir tryggjað sær at móttøkan og er í ordan og at tey man eisini umhugsar ukrainska undirvísing sum eg haldi er er rættiliga týdningarmikið men so kundi eg támt mær at spurt at eta nøkur sosial umsorgan tá ið fólkini eru komin til landið mann kundi hugsað sær til at onkur kan tesilæra seg av hesum fólkunum og eta so ein llonnur skipan altso at tað hverða uppsøkt elaella lærastandi hvat tey kunnu endvenda seg men kanska serliga at tey verða uppsøkt at
afan á at tey er komið
ja takk fyri frá forsínna nú minniskegokkar hvørat vera sum segði tað men tað sum er av alstórum týdningi tað er tað at eitt er lógarverkið og at tað skal vera væl skipað men tað er tað vit øll taka ábyrgd og tá hugsi um lokalsamfelagið og so kann eg líka siga at eg minnist í hálvfemsunum tað mann kanlaa ikki flóttar men tað koma nokk so nógvar til runavíkar av serligum orsøkum og vissi ikki lokalfelagi í bakkarið væl upp tá tað kann vera skótar kirkjur og samkomur og ttað kann vera reyðukross ella hvat er tað er púra alneyðugt og og eisini hetta sum pallanreynatygvum var nú á at at mmann rætturenn hondog bjóðar kaffi ella hvat tað skal vera nettur fyri at at koma í samband við tey so tað er eitt sama spæl av øgiliga nógvum ymiskum viðurskifi
fyri at hetta skal hepnast væl
sprninr sdóttir ja takk fyri harra formaður forkvinna tað eru soleiðis ar at nú hava vit tosað nókk so nógv um hetta her við at fáa sosiala hjálp og mann skal vera eisini til reiðar at seta pening av til tað og tað haldi eg fast við men tá ið tað som er sagt so veit eg eisini at tey sum eru komin henda við millum annað at tey brenna eftir at sleppa til arbeiðis og tað sum skjótast og tað vita vit at vistu tey skulu tað sum mugdu hava arbeiðsloyvi hvussu leingi væntar landsstýrismaðurin gjøgnum forkvinnuna at at tað fer at ganga áðrenn enn tey ella ger mær eitt ella annaðs e tað veruð skjótari enn vanligt ella
fáa arbeiðsloyvi takk fyri
takk til landsstýrismøgum gerst væltá ið tey hava fingið status sum fløttar so kunnu tey fara til arbeiðis sama dag sama dag at hvussu leingi tað gongur til tey fáa tað ganga dagar vikur frá tí tey hava søkt og uppfylla tey treytirnar og verða upptikin sum fløttar innan fyri eina tvær vikur so sluppu tey til arbeiðis beinanvegin
takk fyri frú fólkini
jrginiclasen gersuvælja frú forkvinna nú segði magnus rasmussen landsstýrismaður at tað var rætt at flóttar í føroyum komu at fáa betri sosialveitingar enn í danmark hví tað hann svarar ikki pá hví enn annað annað enn at danir høvdu havt tað leingi men so segði hann at tað fáa tað sama sum føroyingar nað meg bara siga tað beinanvegin tað passar ikki ein eldri persónur fær ikki fólkapensjón men hann fær eina lægri veiting enn tað og hyggja vit so eftir hvat fyri ískoytir ið til dømis stakir uppihaldarar fáa í føroyum so eru ymisk gjøld altso barnaviðbót barnagjald serligt barnaískoyti familju ískoyti til samans hundrað og tveyoghálvfjerðs túsund skattafrítt sum ein ein føroyingur fær sum se fløttanum ikki fál og mín spurningur var hví eg munur á altso metir mann at føroyingurin fær ov nógv ella at flóttin
bara má klára seg við minni
mansasmussen gersuvætakk fyri frú forkvina ja vit hava til tann fyrra spurningin altso vit hava valt tað ella halda tit skilagott at tey sum koma til føroyar sum flottar blíva roknað sum føroyingar í hesi her tvey árini og fáa hava ta somu skyldir og rættindir og tí koma tey inn í lógin um almannatrygdu tænastur og nú fór jørgun niclasen rímiliga langt inn í át roknistykki sum eg ikki ordiliga klári at fylgja við og tí tí fái eg ikkiordlia at svara men hatta mugu vit so royna at svara í nevndini tí at eg kláraði ikki ordiliga atfylga
bigja við tíverri
takk helgi abramsen ger sovælfrú forkvina øhtað verður nevnt et her um at undirvísisi fólkum í teirra egna móðurmál ukrainskum ja vit øll komu til havnar til dømis so kundi mann gjørt undirvísin men altso vistu vit spreiða hesi fólkini yvir kanska fjøruti og hálvtrýss bygdir so vera ikki undirvísing í ukrainskum í hvørjari bygd tað var simpulten ikki lærarafólkin so eg haldi eg mann vera eitt sindur realistiskur altso tað ber ikki til at vitsimpulten hava ikki kreftir til til hesa undirvísingina viðtvit breiða tað rúnt tað var eitt annars haldi eg at hetta arbeiðið e sum landstýrsmaðurin særði fyri erer fínt arbeiði r væl gjørt og har nógv væl umhugsað tað sum eg síggi fyri mær ver tann stórur spurningur tað erhetta talið tvey hundrað tað trúgvi g vit fara at t viðgera nærri í nevndu
men annars haldi eg tað er fínt arbeiði takk fyri
vágst rossin gjørt væl takk fyri fólkum at tað sum sá ein fittur grundvarin á við at kanska undirvísa í ukrainskum tað verður nevnt um at mann hevur móttøkuflokkar har ið mann fer at undirvísa kanska bólkum ikki út í hvørjari bygd ella hvørjum skúla í føroyskum at mann kundi kanska mann guds er umhugsað um um tað er eitt møguleiki eisini at flætta kanska nakað av undirvísing í móðurmálinum hjá ukraina tað er har tað eru ikki útgivdu
smáplássi talið ikki er tankin
takk fyritakk beini johannesen gersuvætakk fyri frú forkvinna jú eg haldi sjálvur at mann má vera nokk so varin og nú brúkar helgi ababsen orðið realistisk eisini tað tað er eisini ein góð hugsan vit hava longum í dag mann kann siga trupulleikar við at integrera tey sum eru er komin her til tað eru bæði tey tá tað kemur til familjusamanføring og eisini tey sum koma her at arbeiða og annað so hava vit trupulleikar ví tí og nú hevur mann arbeitt við at fáa eina integratiónslóg sum skal líkasum royna at rætpa hesi tingini her f at spyrja landstýrsmannin hvussu gongur
við tí arbeiðinum
takk fyri fyri forkunnanina hatta var ein sera viðkomandi spurningur tað var soleiðisnar ella er soleiðisnar vit arbeiddu við integratiónslógini og ætlanin hjá mær var at fáa hana niðan í hesi tingsetuni hon bleiv send til hoyringar og tað komu rættiliga nógv hoyringssvar og eg vil siga eisini eisini øgiliga øgiliga áhugaverd hoyringarsvar og tí helt eg at staðin fyri at arbeiða ordiliga skjótt at fáa hana niðan so segði nú steðga vit líka á og fáa hetta gjøgnum arbeitt og so hatta hon kemur niðan á ólavsøkulig hest
takk fyri frá forkunni
síðan er tað erhard joensen ger suvætakk fyri frú forkvinna ein konkretan spurning til landssýrismannin ígjøgnum forkvinnuna hvør er tað sum fordeilir og hvussu verður tað altso hvussu er tað skipað hvussu hvar hesi ymiski skula hevur hevur mann hugsað at tað skal vera geografiskt spjattt men serliga hvør er tað sum stendur fyri at fordeila tey runt

landstýrsmaðuin gersuvæltakk fyri frú forkvina ja sum eg segði tað tað tað verður altso útlendingarstovan saman við kommunufelagnum og og so víðari at mann situr og hugsar um nú m kemur á familja og tað er býlur har so kontaktar mann tað taðtað bygdin ella tann tann býin ella tað býreiði hvussu er eru eru møguleikarnar fyri at taka ímóti fløttum her so so tað verður ikki soleiðisnar at mann mann bara letur tey fara hvar sum helst mann mann ansar øgiliga væl eftir at tað skal hepnast so væl sum
takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður løgmaður
orð kunnu illa lýsa henda sorgarleikin sum hendir úrkraina í løtuni í okkara grannalagi og eg má siga sum her tað er nakrar hendingar í lívinum sum mann nokk ongantíðnar gloymir men í hesum førinum er nokk ein av teimum har mann minnist bæði tíð og stað tá ið tað var greitt fyri einum at nú var kríggj kríggj aftur í europa fyri fyrstu ferð í ja næstan fýrs ár var tað veruleiki hóast hóttarnir hava verið mangar so var tað nú ein veruleiki vit hava roynt at bjóða okkum fram á altjóða pallinum nú í seinastu árini og tað viðførir so eisini nakrar ábyrgdir og nakrar skyldir og nú hava so tikið eitt stig av leiðini afturat og tað er at bjóða okkum fram at hýsa fløttu í mínari verð er tað eitt rættiliga rættiliga stórt stig at taka vit fara inn í eina nýggja era vit fara inn í eina nýggja ka man siga ell eitt nýtt øki har vit fara inn í nakað ókent nakað sum vit ikki kenna avleiðingarnar av fyri føroyar fyri føroyska fólki fyri føroyska samfelagið men vit kunnu sjálvandi gera okkum tann beina at læra av royndunum sum onnur lond kring okkum hava gjørt øheg eri ógvuliga takksamur fyri at løgtingið her í dag haldi hevur víst at vit standa rættiliga væl saman um eitt so týðandi mál sum hetta er fyri at hetta skal hepnast er tað neyðugt at vit standa saman og vissu vit her frá ovastu rók á í politisku skipanini klárar at vísa tað at vit standa saman í einum so týðandi mál sum hetta r so er grundin løgd fyri at vit eisini niðureftir í niður á stovnar hjá landi kommunum hjá fyritøkum hjá borgarunum eisini hava lagt róðrarbontunm undir at um hetta skal hepnast hjá okkum so krevur tað at vit í felag taka tøk saman fyri at fáa hetta athepnast eg haldi at tað størsta ivamálið í dag her hevur verið talið er tað ei eitt høgt tal at seta sær at vit eiga at klára herberga tvey hundrað fløttum og tað hevur eisini verið viðgjørt í landsstýrinum upprunaliga hvat skuldu talið vera o tað r eingin ivi um at ja talið tvey hundrað er eitt høgt tal at byrja við tí hetta er ókent vit vita ikki hvat fylgir tað hevur og eg haldi at viðgerðin her í dag og teir spurningarnir sum eru komnir hava verið stak áhugaverdir relevantir tí hvat merkir hetta og kan mann siga nógvir ivamál eru eisini komin fram ella undan kavi her í dag um hvørjar aðrar kann mann siga fylgerð hevur hetta á ymsum økjum og hvussu loysa við tað og tað er so nakað vit muga taka upp eftirfylgjandi og leypandi dagføra lógarverk og annað soleiðisnar at vit koma at hava eina skipan sum ger tað at vit trygt kunnu fáa flóttar integreraðar í samfelagi tí mínar royndir eru tað at fyri at fáa slík ting at hepnast so krevur tað at øll eru við øll eru á sama banna og at øll taka eitt tak fyri at fáa tað hepnast vit síggja tað innan ítróttaverðuna har fólk tíbetur eftir mínum tykki hava verið væl integreraði vit síggja tað eisini í stóran mun tá tað kemur til nakar sum koma hendan vegnar uttanífrá hvussu týdningarmikið tað er at tey verða væl intgreraðir frá byrjaðin av tær royndirnar hava vit havt hóast har er einm heilt øðrum støði enn tað sum vit nú koma at uppliva fyri ta fyrsta koma vit nokk at uppliva at eg fólk við djúpum sárum á sálina sum vit skulu taka okkum av við tí ekspertisum sum tað krevur og sum vit sjálvandi ikki hava tí vit hava ikki havt hesar kan mann siga ikki havt sama brúk fyri hesum veitingunum sum hesi fólkini koma at hava men vit kunnu siga tað at hesi fyrstu sum koma sjálvandi nokk ikki hava verið útsett fyri teir heilt stóru ræðuleikarnar áðrenn tey eru komin men tað er skjótt so dukka eisini tey fólkini upp tí tað sum vit hava sæð síðstu dagarnar úr ukraina tær myndirnar eru ikki serliga kan mann siga ella eru andstyggiligar at hyggja eftir hetta er so langt frá tí veruleikanum at vit hava givið okkum far um kann henda so tætt okkum at mann hevur ikki orð fyri fyri hesum ræðuleikunum so eg vil bara enda við at heita á øll fyritøkur stovnar borgarar land kommunur løgting og løgtingslim og takka fyri ta góða viðgerðina atatever fingið og heita øll um at standa saman um hettar tí tað er einasti hátturin at hetta skal hepnast og at vit skulu koma væl burturúr hesum bæði sum land
land og sum fólk ongu hana ja takk fyri
jóhannes joensen eina viðmerking ja nú náddi eg ikki at geraeina viðmerking í áðni til landssmannin men men eg bleið merki í hann segði tað at mann ætlað at hava móttøkuhús og so ætlaði mann at tey fólki skuldu sparast runt um alt landið og so samlast tar visu ey høvdu hug ella eg skilt tað hvussu soleiðis men tá tað kemur til at undirvísa so hevði tað verið nógv skilabest helgi abramsen var inni á tí at mann samlaði saman sum mann fekk bólkar at undirvísa tí ella brúkar tú nógvar pengar óneyðugt runt um landið í staðin fyri at samla dega saman í bólkar í eindir so tað skal mann hava í hyggi hvussu at hugsa um í ella brúkar mann nú veit um mann sett tr tríggjar miliónir av eg veit ikium um um løgmaður veit hvat mann ætlar at brúka ttær tríggjar milióna

ja sær tú løgmaður gjørt væl takkar formaður tað er eingin ivi um tað at ja hesi børnini sum koma hendan vegin bæði kann mann siga tey sum eru børn ung altso børn í fólkaskúla tey sum eventuellt koma eisini hava tørv á at koma á miðjunum skúla hava fyri neyðini at tú onkursvegna hevur eina undirvísing sum ger at tey kunnu samskifta og heilt stað føroyskum máli upp á innan eina tíð men í øllum førum sýst at tey kunnu fáa undirvísingina við og har er tað nokk so er starvstjóðan sum ein strøðurpundur og onkur annar vini á í dag eisini at sjálvandi er har lætta kjálturin at tú savnar tey tí tað verður trupult at hava ein lærara kann mann siga í suðuroy á einum av sandoynni og so víðari út á hvørjum er tað bygd og býi í føroyum fyri at gera tað men tað er eingin ivi um at helst og tað síggja vit longu nú komið so fløttandi at verða staðsettir ymsastaðnis kring landið men um nakað so hava vit síttu tvey árini lært at tøknin í dag kann lættliga brúkast og mær vitandi eru okrainar rættiliga frammarlaginan tøknina og tí yvirskjóða tey eisini vónar brúkanna og kanska kunnu mannørt brúkað av tí at tú hevði eina sentrala undirvísingaroynd sum undirvísti onkursvegna yvir netnøvnuna
takk harra formaður takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað hesi málini tey fara so í nevnd og tey fara tað mál e løgsmánnum hundrað og trýogtretivu tað fer í trivnaðarnevndina tr tað um veiti veitingar í sjúkrahúsverkinum og tað sum er sjálvt ríkislógartilmæli hundrað og fýraogtretivu tað fer í rættarnevndn og tað sum er hevur við eykahjáttanarløgtingslógina gera tað fer í fíggjarnevndina tað er nummar hundrað og fimmogtretivu so er bara framløga eftir í dag og eg skal boða frá at mentanaðarnevndin hevr lagt álit fram í løgtinsmál nummar tveyoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um ásøkara fyri seksual upplýsing í fólkaskúlalógini vinnunevndini heur lagt álit fram í løgtinsmáln nummar seksoghálvfjerðs uppskot til ríislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endurikar av lóg forferðørini um kapitalkrav ág tilsynsmessiakrad for kredittinstitutter og innvesteringsseksuav og finnu nevndini eisini lagt álit fram í løgtsmál hummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til ríkislógar tilmælið um settur gildi fyri føroyar annorðning íkraftiti forferðina av grein tvey í lógin um endring av lóg um finansiell virksemet á lóg om reruktirering og avvitkan av vi finansiellu virksemit ogskal gí andritað vóru álitini so skal eg boða frá einum skrivligum fyrispurningi hann er nummar trettan og hann er til kaij leu holm johannesen frá elsbet mersedes gunlesdóttir viðvíkjandi norðoya búð heimatænastu tað verður so hann verður so settur á skrá at atkvøða um í á næsta fundi tað er ja so vórðu vit komin á mál og tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður í morgin og tanntað verða allarhelst fleiri tingfundur í morgin so tingfólk vita av tí og tann fyrsti verður klokkan trettan klokkan eitt tá er framløga á skránni og vit rokna við at tá verða álitini løgd fram av nevndunum klokkan so verður sjálvandi onnur viðgerð níggju fundur og triðja viðger eisini tað er ætlanin í morgin so tingfundur er klokkan trettan við framløgu á skránni so so er hesin fundur lokin